so er tingfundurin settur og áðrenn vit fara til dagsskránna í dag fimtanda mars so skulu vit atkvøða um ein ein farloyvisumumbøn tað er komið soljóðandi skriv til løgtingsformannin biðið verður um farloyvið frá fimtanda mars til og við einogtjúgunda mars og at næsta tingkvinna á javnaðarlistanum kur tekur við sæt meðan eg eri burtur tað er vinarliga ingi ingilín strøm sm skriva undirtað er soleiðis at næsta kvinna á listanir hjá javnaðarflokkinum e er kristianna vinter poulsen hon hevur verið á tingi fyrr í hesum valskeiðnum so vitla okkum líkist ikki at kanna valprøvini so eg fari at mæla til at vit uttan atkvøðugrasso samtykkja at khristianna vinter poulsen kann taka sæt á fyri ingilinstra tað er samtykt so kann kristianna venterpolsen taka sætvit fara so til dagsskránna í dag og fyrsta mál á skránni er løgtingsmál nummar hundrað og tíggju tað er uppskot til løgtslóg um fyrisiting av skatti tolli og avgjaldi skatta fyrisitingarlógin skulu biðja um um framsøgu fólk fyri fólkaflokkin er tað jørgun niclasen fyri javnaðarflokkin ja eg einki koma uppá men so er tað fyri sambandsflokkin johandal fyri tjóðveldi pálla reynatúgvu fyri miðflokkin billjustinussen og fyri framsókn ruttvang tað er aksel johannessen fyri javnaðarflokkin fyrst fær jørgin niclasen orð
vælharra formaður hetta uppskotið er kanska meira rúgvusmikið í vavi enn í sjóvuminnihaldinum nógv av uppskotunum eru broytingar sum verða gjørdar við við heitum og hvar mann skal vera og við at fáa staðfest freistur og so víðari meðan tann um eg so at siga innihaldsliga stórur parturin av tí eru tær kommunalu skattakærunevndirnar sum verða avtiknar og at tollu skattaráðið verða avtikin landsstýrið setti sær jú fyri at atvit vilja minka talið av nevndum í føroyum tí her er er nornt av almennum nevndum og við hesum uppskotinum so er bara á grein trý fíggjarmálum tíggju nevndir færri enn tað vóru tá ið hetta valskeiðið men fyri at taka tær kommunalu skattakarnevndirnar so var tað jú soleiðisnar at mann hevði líkningarnevndir úti í øllum økommununum og tað vil siga tað vóru jú kommunurnar sum líknaðu tað vóru kommunurnar sum sótu og roknaðu út hvat hvør skuldi rinda í skatti og har hevði mann so kommunalar líkningarnevndir sum vórðu valdar av av leikfólki til at líkna til at áseta hvat skatt hvør skuldi rinda men tað kemur jú heilt aftur áðrenn tøknin líkasum tók yvir og tískil so frá nítjan hundrað og áttaoghálvfems so staðfesti mann tá ið líkasum tøknin kundi fortelja alt um um inntøkura hjá persónum at tað bleiv flutt til tað almenna og tá vardað vist nokk

tað sum ið vit í dag kenna sum taks sum so fór at álíkna tær nevndirnar sum tá vóru runt um kring sjey nevndir til samans tað er líkasum eini í hvørjum av teimum gomlu vældømunum umman so kanna siga tær fluttu so yvir til at blíva kærunevndir staðin fyri

sum er ein almennur kærmyndugleiki a kæra til og tað er har avgerðirnar nokk verða tiknar tað vísir seg at tað eru ikki serliga nógvar kærur til tær kommunalu skattakærunevndirnar og tá mann so í viðger he hetta uppskotið jamen men eg so iki líkasum hevur tøknin ikki yvirála skipanina og og o er neyðugt við hesum og har bleiv mann so í landsstýrinum samt við kommunurnar um at avtaka hesar her kommunalu skattakærunevndirnar men hesir limirnir eru valdir og tí metir mann í hesum uppskotinum at rættast og ruddiligast er at tær verða sitandi hetta vælskeiðið út tað haldi eg er ein ein ein røtt avgerð at taka hetta her við at hava for nógvar kærvinsansir tað eisini dregur út og serliga tá ið skatta spurningar tó hevur tað nakað við økonomiin hjá privatufólki at gera tá kann tað vera ógvuliga keðiligt at tað skal ganga so lang tíð áðrenn tann endaliga avgerðin fyriliggur so eg haldi het tað er eitt gott og skilagott uppskot hetta her er eitt uppskot sum fortelur okkum at at tøknin hevur líkasum yvirhál okkum so kemur tað til toll og skattaráðið øh og tað hví tað upprunaliga komið tað veit eg ikki men tað situr á sovorð toll og skattaráð sumá hvørjum ári skal leggja strategiir fyri hvussu taks skal arbeiða skal taka avgerð um taks skal fara í rættin við einum máli altso altso tað er líkasum sum avgerðir sum eg vildi hildið at tað er púra logiskt at tað er taks sjálvt sum tekur tæravgerðina tí hvørju ferðina í í tað skal geras so er tað jú taks sum fyrireikararmál við einum tilmæli og so víðari altso hetta er ikki eitt tollr skattará sum fer inn og tekur avgerðir í í øllum málum hjá taks men leggur strategiir hvussu mann nú skal arbeiða og tekur støðu til til ávís mál tað vil siga nú nú nevndi eg mum mann skal fara í rættin við einum máli men eg eg haldi tíðin er farin frá hesum ráðnum altso hetta er hundrað og tveyogtretivu túsund krónur u mann brúkar upp á eina nevnd og tað má væl vera tey sum arbeiða við tíg til dagligt sum sum sum sita inni við vitanini og vita um eg eri nakað at fara eftir her og og skuldu tey so havt vilja havt eina sparring ja so kunnu tey jú fara til til uttanhísis sjálvt eg dugi ikki at síggja hví mann skal hava hesa nevndinav sitandi har men kærumyndugleikarnir verða sum teir vóru áðrenn og tað vil siga tað at skattamál kunnu kærast sum tey hava verið gjørd fyrr og har er óvildu skatta kærumyndugleiki sum sum mann fer til so eg havi hug at siga at at eg taki undirvið hesum uppskotinum tolog skattaráðið haldi eg er er eitt óneyðugt element sum liggur inn ímillum taks eigi sjálvt at taka avgerðirnar tær avgerðirnar sum liggja hjá lskattaráðnum og má so eisini taka ábyrgdina av hainum tað er ofta tað sum er trupulleikin also hvør tekur avgerðin og hvør hevur ábyrgdina nú verður tað sagt at stovnurin taks sum tekura avgerðina og tað er stovnurin taks sum so eisini hevur ábyrgdina av úrslitunum so hetta her eitt uppskot sum vit fara at taka undir við og tað vóna vit eisini at
restina av løgtinginum eisini ger takk fyri formaðurja takk so fær aksel aksel johannesen orðið
gersuvælja takk fyri harra formaður til viðgerðar eru fyrsta viðgerð av einum uppskot frá landsstýrismannin o fíggjarmálum og tað er eitt uppskot s faktist et nýtt nýtt uppskot til løgtingslóg um fyrisiting av skatti tolli og avgjøldu ikki eitt nýtt uppskot soleiðis skilt at vit hava eina lóg í dag men vit gera nýggja lóg á økinum og tað eru nakrar broytingar og eg haldi ikkihetta málið snýr seg so nógv um politikk mann kanska meira um teknikk og um fyrisitingarligar broytingar og tað er í høvuðsheitinum tríggjar broytingar ella høvuðsbroytingar mann ger tað er eina einfaldari kæruskipan har mann fer frá at í dag hava viti bæði eina kommunala skatta kærnevnd ella kommunalar skatta kærnevndir sum eru sjey í tali býtt út á økir og so eina yvirskipaða kæru møguleika taðsum mannhvur tveir kæruímótuleikar áðrenn málið fær rættarskipanina og tað broytir mann so at mann avtekur tar kommunalu skattakærnevndirnar og staðin fyri er tað føroya kærustovnur sum er kæru myndugleiki tað vil vera við at tað er ein einfaldari skipan og sambært uppskotunum so taka bæði taks og kæristovnurin og kommunurnar undir við ta broytingini ein onnur broyting er so at avtaka toll og skattaráðið og tað verður eisini gjørt fyri at gera gera bygnaðin innan fyri øki meira einfaldan og umsitingarliga einfaldan tann triðja triðja broytingin ella broytingarnar tað er at hon sger nakrar nýggjar freistir ið viðveikja tolli mmvig og lønarhæddaavgjaldið og øðrum avgjøldum hat endamálið er eisini at gera tað lættari fyrisitingarliða so hetta eru í stóran mun øh fyrisitingarligar broytingar og og tekniskar broytingar sum ikki raka borgaran tað stóra burtur frá tí man bara bara kemur av ein kærumyndugleika í staðin fyri tveir í dag tá tað kemur til at kæra í skatta og avgjaldsmálum og tállmálum men vit halda hettar uppskotið er er rímiligani einfalt og altíð skilagott at royna at gera tað fyrisitingarliga so smidligt og einfalt sum møguligt sumn ikki brúkar óneyðuga orku og resursur til fyrisiting so javnaðarflokkurn er positivir yri fyri tær broytingar sum lggja ís uppskotnum herpeint men fer sjálvandi at lurta eftir teimum fólkunum sum koma inn til hoyringar hvat tey hava at siga og annars geva te eina góða viðgerð í fígga

eg haldi tað eri hugaligt ati hoyra tað at javnaðarflokkurin og fólkaflokkurin er hvussu er samd ví hesum málinum tað kann vera tað fari at blíva munandig meira samsagt frameftir eisini tað vóni eg men hetta her málið snýr seg um løgsmálið numar hundrað og tíggju og tað er uppskot um løgnslóg um fyrisiting ar skatti tolli og avgjaldi etir skatta fyrisitingarlóg sum verður tiðligað í mun til verandi lóg og sum undanfarni røðara eisini havi nevnt so er hetta spurningur um kommunali skattakærnevndinar tit verða avtiknar tá i hetta her vælskeiðið hjá teimum limunum sum sita nú er lokið so verða tær kommunali skattakærunevndirnar avtiknar og staðin verður so kært beinleiðis til førdya kæristovn summi har kommunurnar taks og kæristovnar eru samd um at hetta skal vera soleiðis tað haldi eg eisini er skilagott orsøkin til at mann upprunaliga valdi at býta landið upp í sjey skattakæruøki var tí at tað søguliga var neyðugt við lokalum kunnleika fyri at álukna rætt og fólk høvdu tí ein týðandi leiklut í teimum kommunalu á líkningunum ein onnur orsøk til at tól skattakarðnevndirnar egiseru varðveittar til í dag er fyri at skattaborgarin skuldi hava møguleikar at koma við viðmerkingum til málini áðrenn fyrisetingin tók ein endaliga støðu

eg haldi at mam má síggja eyguni tað at hetta er ikki longur e tíðarhóskandi og neyðugt fyrilit fyri rættartrygdini verður í dag til fulnar tikin tá kært verður til føroya kæristovn ein fyrimunur við hesum er ert tað styttur um málsviðgjuna tí nú fer tað beinleiðis til kæristovuna at viðgera og haraftrat er tað trupult hjá leikfólki annars í kommunalu skattakarnevndini at viðgera torvsskild skatta mál anar fyrimunur er eisini at nú sleppa kommununa frá at velja limir í fjørða hvørt ár og harumframt nýtast heldur ikki at veita skrivstovushjálp til til nevndirnar longur tá kæristovnurin hevur tikið avgerð so hevur kærarin og eisini taks rætt til at fara víðari til føroya rætt við málinum

eftir verandi lóg er tað galdandi tríggjar mánaðir men eftir eftir nýggju lógini verður tað galdandi í seks mánaðir taðlsiðatman hevu longt tað freistina at kunna a fara og leggja málið in fyri

uppgávurna hjá tollskattaráðnum tað vóru millum annað at fastleggja tey stevnumiðini sum taks skal arbeiða eftir á toll og avgjaldsøkinum og at hava eftirlit við skattu álíkningini og toll og avgjaldsfyri sitingini og at gera vegleiðingarvivítjandi skatta álukning og táll og avgjalds líkning at góðkenna vegleiðingar sum taks ger og t taka avgerð í ávísum málunum um bindandi svar

felags fyri uppgávurnar hjá tolla skattalógnm er at hesari sum heild verða fyrireikaðar og útryntar í tøttum samstarvi við ela eftir tilmæli frá taks og eftirlitsuppgáurnar verða somuleiðis útentera taks aðrar stovnrar teir kunnu eisini ella aðrar stovnar r hava eisini eftirlit við skattafyrisitingini serliga landsgrannskoðanum løgtingsumboðsmaður og dateftirliti vivíkjandi fyrispurningur við bindandi svari sum fólk kunnu hava og vilja hava greiða á samband við skatta spurningar so er tað soleiðis í dag at taks standa fyri sjóvum svarinum meðan toll og skattaráði góðkennis sjálv svarið frátaks

tað er eisini uppgávu eð krevja stóran fakligan serkunnleika og hendan serkunnleikan hevur taks fram um aðrar almennar instansir tí verður arbeiðið hjá tollránm lagt til taks at umsita eisini ein annar fyrimunur við at avtaka

so er tað eisini spurningur um freistir ella freistir viðvítjandi tollskatti í dag er tað ymsar freistir vivítjandi skatti tolli emvig lønarhætdagjaldi og øðrum gjøldum við nýggju lógini viðførir tað at somu freistir eru galdandi fyri toll og avgjøld sum fyri skatt tavil sig a alt verður eins endamálið er sjálvandi eisini her at lætta um fyrisitingarliga og at geva størri greidleika og gjøgnumskygnuni

so er tað annað sum eisini snýr seg um frávik frá freistini at broyta eina skattaálukning taks kann vanliga ikki gera gera broyta ella taka upp aftur skattaálendingar hjá vanligum persónum seinni enn trýár eftir at sjálv uppgávan er latin inn tó er tað nøkur undantøk í hesum høpuni tað hevur tó ikki verið møguligt fyri taks at fara longur aftur enn tey trý árini í sambandi við útlendskar skattamyndugleikar hava tikið avgerðir og nýggjar upsøkulir komnir fram sum á týdning fyri skattgjaldaran til dømis kann tað verða mál um transárpreising og onnur ting fyri at nevna et dømi

lógini sum liggur á borðinum nú at um útlendskur skatta myndugleiki hevur tikið eina avgerð sum hevur skattligan týdning fyri skyldua so kann taks gera frávik og fara longur aftur enn tey trý árini tað haldi eg er skilagott hetta er í stuttum líkasum esensurin við hesum her uppskotinum sum eitur í løgssmál hundra og tíggju og okur fara sjóvandi í sambadsflokkin at geva hesum her málinum eina góða viðgerð hetta er etta er haldi eg ein skilagóð loysn sum hevur funnin í samband við
við hetta málið takk fyrihararformaður ja takk fyri so er tað pállá reynatygvu sum fær orðið
onkursvegna noyðist eg nokk at siga tað at tað kennist eitt sindur løgið at viðgera spurningar um skattakærnevndirnar skulu avtakast og um toll og skattaráðið skal hava ein leiklut el tað er ikki skal hava ein leiklut tá ið øgiliga stórir politiski spurningar eru rundanum okum og millum okum til dagliga so løgtingið viðger ikki spurningurin um flótta fólk skulu vit hvørjar støður skulu vit sum samfelag hava til tiltil tær flottar sum longu byrjaðir at koma til landið skulu vit byrja viðgera tey sum persónar ella skulu vit hava nøkur prinsippir sum eru galdandi og eg kundi nevnt eg veit ikki hvussu nógvar aðrar spurningar sum eg haldi eru ótrúliga týdningarmiklið ikki minst spurningurin um umlofteftirlitsradarar og so framvegis ð að tað tað virka ótrúliga løgið av løgin raðfesting av av orkuni hjá hjá hjá parlamentunum hjá løgtinginum at viðgera savnað smáar fyrisitingarligar pdtessur tá ið vit í veruleikanum áttu at viðgjørt stórar spurningar sum hava grundleggjandi ávirkan á hvønn einasta einføring hvønn einasta ein europear a hvønn einasta heimsborgara men hvat er tingi tingið viðger smáttaríir í staðin fyri at viðgera tey stóru tingini sum sum sum vit sum parlament eiga at viðgera og eg má siga tað harra formaður eg aðeri eitt sindur skelkaður av at at mann kann hava eina so

ábyrgdarfjara fatan av hvat færi leiklut eitt parlament skal hava at mann yvirhøvur ikki viðgerð teir stóru viðkomandu spurningarnum sum vit sum samfelag eiga at viðgera og sum vit sum parlament eiga at viðgera men í staðin viðgera vit smáttaríir sum sjálvandi kunnu vera relevant men sum absolutt ikki standa fremst í røðini av teimum trupulleikunum sum vit eiga at loysa flóttafólkini byrjaði at koma til føroyar men vit sum politisk skipan hava yvirhøvur ikki fingið møguleikan g fingið høvi at viðgera tann spurningin otað haldi er heilt ótrúligt at eitt parlament kann kann livi í eini sovornari paradoksalari verð har sum mann har sum mann viðger ting sum sum eru púrasta errelevant fyri fyri fyri fyri fyri ta ta tað dagliga trýsti ella tað dagliga lívið sum er rundan um okum og og meðan meðan heimurin er í stórari broyting men eg skal so eisini sum tær flestu framsøgufólkini her hava gjørt velja at viðgera hetta málið sum er til viðgerðar so absurd sum tað kann tykjast meni men men undarligta er tað undarligt er tað at parlamentið brúkar so nógva orku upá at viðgerða øll møguligi viðurskiftir uttan uttan at viðgera tey viviðurskiftini sum vit absolutt áttu at viðgjørt hetta málið snýr seg um at í høvuðsheitunum sum ókini a hava víst á at at ein spurningur um at einfald gera tollskattafyrisitingina millum annað skal mann burturtaka tær kommunalu skattakærnevndirnar a

so kann mann gott siga tað er sikkurt púra rætt men samstundis gera vit okur eisini inn á inn á ta kannman siga ta fólsligu viðgerðina av skattamáluum altso tað at vit hava havt eina skipan har sum vit hava havt eina eina fyrisiting sum sjálvandi er mest av av teirr teirr stovnshugsanir sum ræðar í eina fyrisiting meðan skattakærðunevndirnar hava verið tað fólksliga íkassti til at at tryggja borgaran í mun til hvussu borgarin verður viðfarin ella handfarin skattamessi skulu vit púrasta taka burtur tað fólksliga elementið tð euttan iva nógv sum tala fyri tí men men men sjálvur eri eitt sindur iva eg eri eitt sindur iva tí at vit vita eisini tað at at gera vit skipanir alt ov sentralistiskar og alt ov fjart frá borgarunum so so byggjaðut eisini undireitt eitt biokrati ella eina bueokratiska fatan av hvussu samfelagið skal verða skipað og eg má siga at eg veit ikki um eg eri púra sannførdur um at tað er tað rætta tað at hava fólslig element inni í tí lóggávu sum vit sum vit bjóða okkara borgarum sum sum kanska er eitt sindur lokalt staðset ella hevur atlit til tey menniskjuni sum liva í samfelagnum tað er tað er ikki bara v tringa tað er eisini av tí góða tað er eisini ein orsøk til at mann hevur havt tað elmenti inni tí at tað hóast alt snýr seg um um um menniskjur og ikki bara um skipanim so eg eri ikki so so sannførdur sum allir aðrir framsøgumenn um at um at hetta her við at sentralisera hesa uppgávuna kalla tað einfald gera ella rationalisera tað kann man eisini gera at tað bara er gott tí tað er uttan iva uttan iva onkur ting sum fara fyri skeyti við tí hin spurningurin um leiklutin hjá tolloskattaráðnum har eri kanska ikki so har havi eg eg kanska ikki so sterkar meiningar men eg má siga tað at tað leypi í eyguni at tá ið man fer at gera eina nýggja óg um tol skattafyrisiting at tað skal vera so bara at regulera skattaviðurskiftir at tað skal vera so fløkasligt og innviklað sum tað er visum eg havi talt rætt so er tað einogtjúgu lógargreinar í hesum uppskotunum tær eru allar rættiliga løliga orðaðar so tað er tað er í útgangsstøði er tað ein nokk so biokratiskir máti at at at at at arbeiða pa ot vit skuldu hugsa um tan vanliga borgaran so trúgvi eg at øgiliga fáir av okara landsinsborgaranum í prinsippi skulu vit altíð gera lógir sum er til fyri borgararnar og soleiðis at borgararnir hava ein møguleika at fata hvat lógina snúgva seg um tí visu borgarin ikki kann fata hvat lógin snýr seg um so er hann heldur ikki nakað serliga góðan møguleika afyr innrætta seg eftir teiri lóg sum er galdandi og her hava vit eina eina lóg um toll og skattafyrisiting sum hevur einogtjúgu greinar við fleiri undirpunktum og við øgiliga nógvum tekniskum samansetingum men eg má tó róvsaav landsstýrismanninum fyri eitt og tað er tað at í hesari lógini so fær mann ta fatan av hóast alt at hetta er ein ein lóg sum roynir at viðgera viðurskiftini og ikki bara ein rammulóg sum sigur at meginpartin av hesum viðurskiftunum skulu loysast kunngerð tí eg dugi sum eg viskun havi lisið rætt so er tað bara einaferð í hesum lógaruppskotinum at tað stendur at landsstýrismaðurin kann tavilsig a tað er bara ein kunngerðarheimild hjá landsstýrismanninum í øllum lógaruppskotinum og tað haldi eg er ein fyrimunur vit eru farin alt ov nógv yvir til at hava rammulógir summ sum geva landsstýrisfólkunum óendaligar heimildir á stórsa øllum økjum og harvið gera vit eisini gloppið millum millum okum sum parlament ella lóggevandi myndugleika og fyrisitingina óvanliga stórt so harra formaður hetta málið skal fáa góða viðgerð og eg skilji væl tankarnir í uppskotinum men eg havi eisini míni fyrivarni

og og haldi annars at vit eiga at hava fyri eygu at gera lóggávu sum er meira borgaravinarlig enn hetta her uppskotið leggur upp til eg sigi ikki at hetta uppskotið er líka trupult ella torskilt sum eitt nú bankalóggávu og tryggingarlóggáva har vit í veruleikanum samtykkja lógir sum hvørki parlamentið neyvan heldur landsstýrisfólkini sjálvi vita heilt hvørjar avleiðingarer av teimum og tað má eg hvussur vera eitt syktir sum vit seta okkum fyri sum parlament at vit royna at stremba eftir at gera lóggávu sum er til at skilja tí annars so flyta vit út eftir einum ása har sum vit har sum tað ikki samsvar millum millum tað samfelagið sum vit sum vit onkursvegna royna a selja til borgaran og tað samfelagið sum borgarin fær men yvirskipað haldi eg at vit áttu at viðgjørt nøkur heilt onnur og nógv størri og
klárumál enn hetta takk fyri formaður
jatakk ruttvang eina viðmerking takk fyri ja nú fari eg sjálv at hava orðið eina løtu um hetta uppskotið men tað var meira un hugn til hetta her síðsta at tað er at henda sera sera álvarslig ting í okkara heimsparti í dag og sum røðarin eisini vísir á at vit hoyra í miðlunum um flóttar sum eru komnir og eru á veg til føroyar uttan at vit hava innlit í nakað sum helst her í løgtinginum eg veit at teg er verið ein kunnandi fundur í uttanlandsnevndini har sum vit ikki hava umboð og eg haldi ikki at tað er nøktandi so tað skal vera mín áheitan eisini at landsstýrið syrgir fyri at vit kenna okkum trygg her í løgtinginum við hvat ið hendir í landinum í løtuni takk fyri

takk fyri formaður jú takk til ruttvang ja tað tað tað tykist bara ónatúrliga løgið haldi eg tí so ella so hava vit sum lóggevarar ábyrgd av tí samfelag sum vit sum vit bjóða okkum fram til at at at stjórna og tað tykist løgið at síggja tað at eitt um flóttafólkaspurningurin verið viðgjørdur alla aðrastaðni enn herbeint hjá okum sum sum eiga at hava eina meining um í hvønn mun vit skulu viðgera spurningin tað er jú bæði ein spurningurin um um kvotuflottar og og og o og so framvegis at og allar tær avleiðingarnar og avbjóðingarnar sum fylgja við í kjalaveruna á tí eg sigi ikki at vit skulu gera okara leiklut ella at taka okara ábyrgd av okkum í tí sambandi men
tað hvat eru vit gera takk fyri
fær høgni hoydal eina viðmerkingja harra formaður eg var sára samdur við pollarenatekur bæði í viðgerðini av av hesum uppskotunum og tað sentralisering sum liggur í so eilja nógvum uppskot sum koma øh men ikki minst sjálvandi í hansara lýsing av teirri politisku støðuni og eg má bara siga akkurát sum er at seinastu árini so er løgtingið alt meira tur tað uttan iva altíð verið í hesum heimastýrisskipanin poliniskipanini men ber bara eitt órógvandi element landsstýrissamskifti við øll onnur og mál og vu hevur sjálvt einki mál sjálvandi áta vit at viðgjørt bæði fóttafólkaspurningin átøk móti russlandi og annars hvat vit kunnu gera beinanvegin tá slíkt hendir men tað verðursletkiki viðgjørt parlamentinum og hetta er esini ein áhitan u løgtinsformannin og pola rena hevur veri hevur verið fyrra lgtisformaður og roynd at geva løgtinginum meira vald løgtingið er altso fólkavalt tað er landsstýrið ikki og vit missa fólkaræðið hvønn einasta dag og taka ikki lut í teimum stóru spurnu
kunnu heim
ja takk fyri formaðurin og takk til høgna hoydal vit eru rættiliga samdur í um hasi viðurskiftini tað tað tað tað er tað er ómetaliga løgið at at at mann skal uppliva tað at at ein stórur partur av okara politisku skipan heldur en taðvar í lagið at vit ikki viðgera teir stóru spurningarnar altso vit eru vit eru fólk sum øll onnur vit eru væl útbúgvin vit eru hava akkurát sama umhugsni og ansni fyri okara medborgarum men tá ið tað kemur teir stóru spurningarnar so skal parlamentið verða hildið uttanfyri vit skulu slekki viðgera sovnur mál altso tað er altso tað er at seta okkum sjálvi út á eina síðulinju sum vit ikki up á nakran máta eiga at vera vit eiga at vera sum parlament eiga vit at verða
blittini áv vøllunum í diskussiónini av teimum stórum spurningunum tí tað eru vit sum skulu definera hvat tað er fyri ein politikkur og føroyska samfelagu
billjustinusen vimerkintakkfyri hara formaður útlendingarlógina er donsk og tað hevur ikki verið heimild fyri flóttafólkum í føroyum í útlendingarlógini øskal tað gera so má tað fyrst og fremst verða ein broyting sum má gerast víð fólkatinginum við ríkislógartilmæli ella at vit yvirtaka útlendingarlógina annars haldi eg at tað hevðir verið viðkomandi at havt eitt orðaskifti í løgtinginum eitt uppskot til samtyktar møguliga annars so minnist eg ikki at undanfarna samgonga hevði nakað uppskot um at føroyar skuldu taka ímóti fløttum tá ið ið kríggið herjaði niðri í síðuroyen og milliónir av fólkum blivuð lands forvíst serliga upp til turkaland eg veit ikki um undanfarna samgongu ikki helt tava viðkomandi men tá hevði miðflokkurin hvussu so er tankar um at tað hevði verið viðkomandi at vit vi
vóru tann spurningin
pállareynatigvu takk fyri formaðurn allar aðrar til miðflokkin fyri at hava góðar hugsanir um um um hvussu vit skulu loysa støðuna ið flóttafólkunum tað er akkurát tað sum eg eftirlýsi eg eftirlísi at vit viðgera málið vit síggi í dag veruleikanum í veruleikanum at vit síggja hvussu gjøgnum miðlarnar at flótta fólk koma til føroya men tað er ikki eftir at vit sum parlament ella politisk skipanir hava viðgjørt málinum og tað altso løgtingið kann ikki løgtingið kann ikki snork sova tá iðr stórir uttanríkispolitiska politiskir spurningar uerupp at venda politikkur er eisini at gera tað sum er gjørligt og tað eiga vit at gera sum samfelag uttan mun til um málið er er danskt ella ikkir vit hava í hvussur avleiðingarnar av at málið er danskt inni í tí føroyska samfelagnum og inni í tí føroyska samfelagnum
eru tað vit sum skulu seta dagsskránna takk fyri
kristianna vintrup hálsen ja takk fyri ja eg eri próvað samd við tí sum pállarinatøk fór teg fram og tað undrar meg eisini stórliga at ikki eitt orð verður mælt um tær álvarsligu at tær álvarsligu hendingarnar sum sum henda ikki so øgiliga langt frá okkum eg hugsa at hvørjum eru tey bangin fyri hvørjum er samgongan bangin fyri altso er hon bangin fyri hvat ið tingið hevur upp á hjarta hví er tað at samgongan ikki torir at lata tingið viðgera
tava teir stóru spurningarnar
ja takk fyri formaður ja nettupp sær ljósunum av at eg sat mangan í formansstólinum undir stu samgongu og hoyrdi atfinningar og ákæru frá táverandi andstøðu um at hetta var alt uttan parlamentarist hatta vóru uttan parlamentaris á øllum økjunum tavil sig at málini bleivu ikki viðgjørd í parlamentunum tey blivu bara viðgjørd í í stjórnarskrivstovunum og og og eg eri púra samdur í tí eg royndi av hesum tingformaður at at gera vart við at tingið er altso tingið og tingið hevur rætt til at hava støðutakanar og meiningar um hvat sum helst og serliga í teimum stóru avgerandi málunum skal tingið stíðin á vøllini sum sum sum sum trendsetari í bæði í kjakinum
men eisini í tí at skipis viðurskiftin so væl sum gjørligt vit eru ikki frítikin fyri ábyrgd sum sum tingfólk fyri teg um vit hava eina tvørturímóti so er tað vit sum skula fortelja stjørnu hvat ið er tað rætta at gera takk fyri
helgi abramsen harra formaður eg kann gott vera samdur við pállareynatúgvu tí at raðfestingin kann tykjast løgin men so skal eg alíka væl siga fíggjarmálaráðnum til forsvar at tá tey gjørdu hetta uppskotið vistu tey sjálvandi ikki at tað fór apbel a kríggi og ukraina og tað er heldr ikki somu fólk sum arbeiði við hesum altso flóttafólk eru verð nakað sum verður viðgjørt í í umghvørvsvinnumálaráðnum meðan hetta er gjørt víð fíggjarmálaráðii so taðer ikki somu fólkini so tað er ikki so nógvar spurning um raðfesting og so havi eg eisin hug at siga ta at at fólkini sum koma til føroyar eru ikki flóttafólk tey eru ikki skrásett faflóttafólk málsøkið er seg yvirtikið og tað evur eingin samgonga yvirtikin á málsøki tí er tað frammeð sám dansk dansk málsøki og tí má mann fara gjøgnum
ttað tað tak hatta tíð sum tað tekur
ja takk fyri formaðurin nei fíggjarmálaráðið skal ikki lastast eg eg lasti ongantí eina fyrisiting tað er altíð ein stjórn sum situr oman fyri eina fyrisiting so tað er tað er tann politiski parturin av tí sum kann lastast fyri raðfesting hvat mann velur at g viðger likkjuviðgerð í í politiskuskipan fíggjarmálaráin púrasa fríkent tað er ei royna sjálvandi at gerast sítt arbeiði so gott sum tey kunnu sambært teimum áseting sum tey nú eina ferð hava at eingin flottarfólk eru komn til føroya eg haldi altso so havi eg misskilt miðlarnir púra púrasta tí e altso vit hava fingið blástinni í oyruni ág okum ta síðstu vikuni hvussu r um flottarfólk sum eru komin til føroya vit hava fylgt teimum frá land til landamørk og og og so framvegis vit hava normast verið viðføru hjá hesum fólkum allan vegin so so so altso tað er hvussu ein paralell verð sum heldur ablenbsen livir í sin hann ikki sfyri heldur sigur fyri tí spurningin sum eru
tað eru flottar fólk í føroyum takk fyri
ser ta heinsagreasen takk fyr hara formaður nú var hetta málið í sambandi við skattagaranevndirnar um at niðurleggja tær og eg kann gott fylgja pollarenatigvu hetta her við við nemiliga tí partinum altso hvat er tað sum vit skulu sentralisera hvussu nógv í hesum førinum haldi eg sjálvur at upp á einl annan máta eftir rætt tí at vit eru inni á altso vit vit kenna tá ið kommunurnar áloknaðu skattin tá ið ið málini komu út til kommunurnar hvar tú skuldi gjøgnumganga tingini ogsovíðari og tí haldi eg faktiskt at hetta her hetta hetta her uppskotið er tað taki fult undir við at tað verður gjørt men tað grundleggjandi prinsippi í tí hvat er tað tú flytur úr lokal oysinum inn í og sentralisera vit sóu tað við við friðingamyndugleikunum friðinganevnd og yviringanevnd og sovíðari og tí haldi eg tað at tað skal mann eisini vera rættiliga varin við tí eg eri samdur við pálla reynavíkvar við tí at tað eigur mann at hyggja eftir soleiðirnar at at tað er ein balansa ímillum tað sum verður sentraliserað og tað
siggur út ú lokaløkinum takk fyri
ja takk fyri formaðurn og takkcaghariasen eg haldi vit eru rættiliga samdr í hasum ha viðurskiftinum eg haldi e hvussu tað sum vær meiningi mínari viðmerking um tað var at vit skulu vera tilvitaði um tað at hvat er sum hendir altso í í øllum práti um bæði rationaliseringum og sentraliseringum so eru eisini nøkur ting sum sum sum broytast sum kunnu ávirka tað samfelagið sum sum vit hava bygt upp higartil og og tað skulu vit bara verða tilvitaðir um eru vit nóg tilvitði og upplýst um hvat tað hevir gera so er fínasta lag at gera tað og eg eri ikki fýrakantaður í hesum málinum men eg haldi bara at vit sku at vita hvat tað er sum er avleiðingin av tí sum
takk fyri ja takk fyri so er tað vel justinussen sum fer at áður orðið annars fari eg at minna á tað at tað eru uppskot í løgslógum fyrisiting av skatti tolli og avgjald sum er til viðgerðar og ikki flóttafólk tað kann mann sjálvandi harmast um men hesar skráðnar eru lagdar fyri nógvum døgum síðani og mær vitandi er viðgerð landsstýrið hesar stóru spurningarnar sum teir ivaleyst eisini koma við lægtingi
so fær billjustinusen orði ger sovæl ja takk fyri harra formaður ja eg skal viðgera etta uppskoti sum er til viðgerðar men fyrst byrja við tí sum seinastu aðrar aðrari røðari varð nógv inni á at hósdagin so verður ein serlóg samtykt í fólkatinginum í útlendingarlógini og beinanvegin aftaná so verður tað málið lagt fyri løgtingið til viðgerðar so vit fáa tað orðaskifti í løgtinginum í løtuni hava ukrainar heimil til at búgva í føroyum í tríggjar mánaðir sum ferðafólk men við serlógini so fáa teir loyvi til at búgva í føroyum í tvey ár og tað er tað sum løgtingið kemur at samtykkja ella at viðgera tá ið vit koma har til og tað er tað sum magnus rasmussen hevur verið upplýst men so aftur til hetta her orðaskifti sum er á skránni nú hvar ið landstýrismaðurin skjýtur upp at gera kæruskipanina einfaldari við at avtaka kommunalu skattakæruskipanirnar og at føroya kærustovnur verður einsamallur í myndugleiki o økinum og at avtaka tollu skattaráðið og gera bygnaðin einfaldari og og at nýggjar freistir í toll emvig og lønarhættar gera tað gera ta fyrisitingarliga einfaldari tað hava framsøgufólkini verið nógv inni á og tað er rímiliga rímiliga greitt at fyrihalda seg til landsstýrismaðurin leggur alla lógina um skattafyrisiting fyri løgtingið og tí eru allar greinarnar í spæl um vit so kunnu siga hann fer ikki bara inn og broytir nakrar einstakar greinar og yvirskipað dámar mær væl tann lóggávuforminn tí mangan hevur tað verið so í løgtinginum at tá ið mann hevur viðgjørtslíkar broytingar so hevur mann ofta viðgjørt lógina sum heild og hevur kanska ynskt onkrar broytingar í onkrari grein men av tí at í summum førum er akkurát tann greinin ikki við í sjálvum broytingaruppskotum frá landsstýrismanninum tað hevur so gjørt at tað í nevndararbeiðinum ikki ber til at gera ávísar broytingar so eg haldi hetta er ein góður máti at lóggevað upp á at mann leggur alla lógina fyri løgtingið til viðgerðar tí so eru allar eigreinarnar í spæl og ein grein sum ikki hevur verið so so sum eingin broyting er í men sum og sum helt ikki verður viðgjørt nakað serligt undir hesum orðaskiftinum tað er grein seks har stendur at taks sendur annan yrkadagin novembur kommunum ein lista við skattskildu inntøkunm hjá hvørjum einstøkum skattgjaldari kommununi og stykki tvey sigur skattalistin í umrøddur er í stykki eitt verður dagin eftir móttøku lagdur fram í kommununi til alment eftirlit í ellivu dagar á høgligum staði fyri íbúgvarnar eftir at ta frammanundan er kunngjørt soleiðisar sum vanligt er í kommununi skattalistin má ikki almannakunngerast á annan hátt enn ásett er í stykki tvey í mínum hugaheimi er hetta ein avoldað skipan ein løgin skipan hvar ið tú kanst fara inn á inn í eitt rúm í tínari kommunu fáa eini ein prentaðan lista í hondina yvir hvat hvør einstakur hevur goldið í skatt ein tjúkkur listi og er tað onkur serlig skattaskattgjaldari tú ynskir at hyggja eftir hvat hann er goldið í skatt sum skalt tú kanska sita og leita í í fleiri minuttir tí at tað er ein rúgva av skattgjaldarum í kommununi og eg fari at spyrja una rasmussen um um hann hevur nakað dømi um at hetta sum verður kallað eitt eftirlit tá í frágreiðingunum til hesa greinina so so so verður sagt at hetta hetta er ein partur av eftirlitinum við við skattingini av borgarum í kommununi um tað eru nógv dømi um at hetta eftirlitið er virkið

onkur onkur fer onkur skattaborgari fer inn á kommunukontórið lesir skattalistan og sær at ups har ein hann hevur goldið ræðuliga lítið í skatt ella hann hevur goldið øgiliga nógvan skatt og ger frøvl um tað altso ger vart við tað um tað eru nøkur dømir um tað og um tað verður brúkt aktivt ella um hetta bara er eit sovorðt eg veit ikki at at leska forvitninum hjá fólki hjá forvitnum fólki atsskattalistin liggur frammi eg haldi í hvussu er at hetta er ein ein merkilig skipan tí at vanliga so er tað øgiliga privat hvat tú hevur av inntøku og hvat tú rindar í skatt og allar tær skipanir sum verða settar upp altso visu vit hugsa um borgaragluggan og vinnugluggan og hvat annað er so er eitt hav av trygdaravmarkingum fyri at tryggja sær at eingin annar upp á nakran máta kann fáa høvi til at síggja tínar upplýsingar og so allíkavæl so skal hetta liggja púra opið frammi tað er mótstríðandi haldi eg og tí tí haldi eg og fari at spyrja landsstýrismannin um hvat hevði hent um mann tók hesa greinirna burtur strikaði hesa ásetingina í skattalógini tí eg haldi at hetta eru hvussur ein ein grein sum

er eitt gott dømi um at vit duga at at efektivisera at vit duga at skarva burtur nevndir og ráð í hesum førinum ein sparing upá hundrað og tveyogtretivu túsund tað er sjálvandi ikki allarmerandi men hóast altso tann rætta vegin og vit kunnu í veruleikanum gera tað sama við minni resursum og tá tænir ta okkara landi og okkum øllum so samanumtikið haldi eg at tær broytingarnar sum verða gjørdar eru skilagóðar
tk fyri harra formaður
heðinsakariasøgnin og viðmerking takk fyri at formaður biljusinnsa komið nógv at her er í sambandi við skattalistan og hvat fyri ávirkan tað hevur og so er og man vera ein partur av kommunalaskipanini í nógv ár og eg haldi ikki eg veit ikki um nakað føri hvar ið fólk hava líka sum fær inn í tí sambandi hugt eftir og so kanska líka sum gudsfyrki vendsar til kommununa og og sagt sagt eitt ella annað men eg haldi bestemt at tað stendur í at hvussu nógv hevur einstakur hevur kent hvat inntøkan er og ikki hvat hevur einstakur hevur goldið í skatt annars er tað so eisini eg meini teg so eisini norra at har kanst tú fara inn og so har kanst tú síggja alla ognirnar hjá hvørjum einstøkum enntá hvussu nógv tey oyða og so viðari eg veit ikki teg so gott men men eg kann gott fylgja biljurin stikin hjá teimum í sambandi við skattalistanum trúgvi eg ikki at hann hevur um hann liggur fram ella ikki liggur fram hann hevur onga ávirkan á nakað sum helst í sambandi við teg tú hevur heilt fá fólk sum koma inn og kanska hava áhuga í at hyggja eftir hvat hvør einstakur hevur kent

biljustinusen ja tað er júst so sum heðensagarieasen sigur at tað er listi yvir inntøkurnar og eg eg hugsi bara altso kanska øll eru ikki so stolt av at hav sínari inntøku at tey kanska hava hava kanska ikki kent so nógv tað kann vera eitt tað ktað kunnu vera nógv fólk sum sum sum hava tað hugsanina meðan onnur kanska eru stolt av at tey eru millum hægstu skattaborgarar kommununi og sovíðari altso men tað eru øgiliga privat hvat hvat mann tjenar og tí haldi eg tað er eitt sindur løgið og og uppæddur løgnar er tað sum heðins agreasen nevnir um norra har er tað soleiðisnar at eg kann fara á netið og hyggja inn á ein ítøkiligan norðman og síggja hvat hann hvussu hansara ognarviðurskifti eru alt liggur opið úti og tað er heilt spesielt eg veit ikki um tað er leiðiar aðrastaðni men har er tað hvussur upp á tann mátan
takk fyri ja takk so er tað rutt vang sum
takk fyri harra formaður ja vit hava fyrstu viðgerð av einum uppskoti til løgtingslóg um fyrisiting av skattitolli og avgjaldi og hetta er ein nýggj lóg ikki tí vit hava eina galdandi lóg frammanundan men av tí at mann ger so nógvar broytingar so hevur mann valt at gera eina heilt nýggja lóg og tað ger so at tað eisini eru nøkur viðurskiftir ið spæl í hesum uppskotinum sum ikki verða broytt sum vit í prinsippinum hava rætt hava møguleika fyri at broyta vissi eg havi skilt tað rætt hetta við skatti nú vildi onkur vera við hetta var pdtessur eg haldi ikki hetta pttessur eg haldi kæru møguleikar í sambandi við skatt tað er ikki ein petretessa við støði í lógum sum vit samtykkja her inni hevur skattavaldið heimild til at fara avstað við eini knapparihelvt av okkara inntøku tað er í sær sjálvum eitt nokk so álvarsligtátak og er kanska taðallarstørsta inntrivið í okkara rættindi sum privat borgarar tað at vit eru tvungin til at kjalda skatt tey allarflestu síggja meiningina í tí og er púrasta við upp á tað men rættar støðan hjá okkum sum skatta borgara hon skal vera í lagi og hon skal ikki vesna og tá ið mann avtekur eina skatta kærunevnd so skulu vit tryggja okkum at vit gera tað rætta og at vit ikki gera støðuna hjá borgarunum verri tað verður víst á her at akkurát skattaborgarin hevur ein dupultan kærumøguleika sum mann annars ikki hevur yvir fyri myndugleikum annars og tað er sjálvandi intesant nú er tað soleiðis at vit í føroyum í mun til til dømis í nei okkara grannadanmark hava eina rættiliga einfalda skattaskipan og skatta lóggávu tað er lutfalsliga lætt hjá vanligum borgarum at gjøgnumskoða hvat tey gjalda í skatti og hví hvussu reglurnar eru í danmark til dømis er tað munandi minni gjøgnumskygt tað síggi eg sum eina styrkji við okkara skattaskipan hinvegin er tað okkurt óvanligt í tínum viðurskiftum sert tú til dømis uttanlands at arbeiða so broytist støðan munandi og tað gerst nógv meira innvikla at gjøgnumskoða hvussu mín støða er í mun til skattavaldið og nú havi eg sjálv sitið í skattagarðinevndini hjá tórshavnar kommuna í eitt valskeið og eg kenni nøkur av hesum málinum og tað er nokk so vanligt at tað er í sambandi við at fólk hava búð uttanlands illa hava onnur óvanlig viðurskifti upp á ensa mátar eiga okm kanska uttanlands hava eitt felag uttanlands ella hvat tað nú skuldi vera skattakærunevndirnar eru settar av leikfólki tað eru politisku flokkarnir í kommununi ella vællistarnir sum velja fólk í skattakærunevndini eg haldi ikki eg sigi for nógv tá ið eg sigi at tað í tórshavnar kommunu typiskt er soleiðis at tað eru valevnir sum stilla upp sum ikki eru vald tí tú kanst nemliga ikki sita í nevndini visti tú situr í sum fáa hendan her sessin og tað er eitt sindur ein ein ein takk fyri innsatsin sessir tað skal so eisini sigast at fleiri av teimum fólkunum sum hava sitið í skattagarðnevndini í tórshavnar kommunu hava sitið í nógv ár og eri hóast leikfólk væl skikkaði og hava innlit í hesari í hesi viðurskiftini harafturat so hevur mann ein løgfrøðing sum alla tíðina vegleiðir og hjálpir og kann vísa á hvat er galdandi í lóggávuna

øhhetta skeiðið eg sat í skattakærínevndini var tað sera læruríkt fyri meg sjálvan fekk innlit í nógv viðurskiftir harsum borgarar koma í klemmi og nú verður eitt nevnt í hesum uppskotinum at mann broytir freistina í mun til eg haldi tað var í mun til skatt gó tin uttanlands og eg minnist eitt dømi eg minnist ikki akkurát smálutirnar í tí men eg minnist at tað var ein borgari sum kom ordiliga tvørtufyri tí at hann hevði goldið skatt í føroyum tað var nakað við at tað var inntøka uttanlands og har sum tað landið hann hevði búð eftirfylgjandi broytti støðu soleiðis at viðkomandi skuldi gjalda skatt í tí landinum men av tí at avgerðin var so so gomul her í føroyum so endaði tað við at hesin borgarin kom at galda gjalda dupult og har var einki at gera tí at lógin onkursvegna forseglaði ta avgerðina sum varð tikin í føroyum hon kundi ikki takast umaftur og hann var noyddur til at beyggja seg fyri tí avgerðini sum varð tikin í tí landinum eftirfylgjandi har sum hann hevði arbeitt eg giti at tað er dømir sum akkurát hetta sum ger at mann nú broytir freistina soleiðis at borgar ikki skulu koma so illa fyri

sum sagt eg haldi at tað er serliga rættartrygdina hjá borgaranum vit skulu tryggja okkum at hon ikki verður verri við við hesum uppskotinum og eg haldi sum so ikki at hon verður tað men eg haldi tað hevur týdning at vit fáa allar partar inn í nevndina og fyri at hoyra hvussu tey síggja hetta her undanfarni røðari billjustinussen var inni á hesum her við at skattalistin leggur frammi øhtað er eitt øgiliga áhugavert fyribrigdi undarligt tað tað kennist

tað kennist ikki rætt altso út frá okkara vanliga fyriseting um privat lív at fólk kunnu koma inn á kommununa blaga ígjøgnum ein lista notera niður hvat hasum og hasin rindar ið skatti tí í føroyum halda vit vanliga at tað sum hevur við okkara inntøku at gera hvussu er okkara persónligu inntøka tað hoyrir til privat lívið og eg eri sjálv ein av teimum sum havi stórkar meiningar um um privatlívið eg haldi at privat lívið hevur eitt virði í sær sjálvum tað skal ikki grundgevast fyri privatlívinum umvent skal tað grundgevast fyri at nakað skal vera alment sum vit vanliga betragta sum hoyrandi til privatlívið og nú nevndi heizachariasen norðeg eg trói tað var í svøríki men líkamikið kanska er tað bæði støðini har sum mann sær heilt øðrvísi upp á hetta her har sum hann hevur innlit í øll møgulig ting hjá grannanum sum við okkum hevði verið heilt óhugsandi og tí eri eg púra við ugvið upp á tað visu tað er soleiðis at tað ber til í nevndini at vit fara at hyggja upp á hesa greinina kemur hon meining skulu vit avtaka hana eg haldi at vit skulu taka okkum neyðugu tíð og orku til eisini at hyggja upp á akkurát hasa ásetingina tað tað taki e eg hvussu ur undir eg havi ikki so nógv afturat at leggja afleggja afturat nú og her er i fyrstu viðgerð eg haldi her eru nógv ting sum vit skulu hava lýst nærri í nevndini og tað fari eg so at gera mítt øtil sum nevndur sum nevndarliðum
kemur í fíggjarnevnd takk fyri harra formaður ja takk
so er ta helgi abramsen eina viðmerkinja hara formaður nú nevnir rutt vang eitt dømi um persónar sum flyta í millum lond og og kunnu betala dpult og soframvegis og tað er ein ein spurningur sum efta vit kallar markaforðingar og sum ti ruttvang og eg hava bæði sitið í norðurlandaráðnum sum mann arbeiðt nógv við at tú arbeiðir í einum landi burtur eft øðrum sum kemur tað betala dupult og flyta hin vegn betalar einki nógv ting sum sum sum man má orðnir millum lond fyri at fáa tað rigga tað er einkin ivi um at vit skulu fáa allar marknaforðingar burtur og og tá tað kemur til innlit so so undrar tað vit hava vit hava eina lóg um innlit í almenna fyrisiting hvar tað ofta knípur við at fáa innlit tí virkar tað øgiliga øvugt at mann so knappliga so opið innlit í privat viðurskifti hjá fólki spurningur er bara hvat skulu vit brúka tað til eg haldi sjálv vit skulu hava innlit so nógv sum møguligt í almenna fyrisiting men innlit í privatlív hjá fólki
havi tú ikki ordiliga brúk fyri tað fer
rutvang eg eri púra samd evintølt kundi mann gjørt mun á persónum og feløgum at mann kanska hevði innlit í skattaviðurskiftini hjá feløgum men ikki hjá persónum altso feløg eru onkursvegna meira almenn og og tað ger kanska einki heldur um vit hava innlit í viðurskiftini hjá feløgum sum vit oftani handla við og hava samband við men eg haldi at tað er nakað heilt øðrvísi
við tá tað kemur til privat persónar takk fyri ja takk síðani er tað uni rasmussen sum
ærorðið ger so væltakk fyri ja eg havi fylgt við orðaskiftinum og eg haldi tað sum er komið fram í samband við sjálvt uppskoti so haldi eg fólk eru positiv yvir fyri hesum broytingunum soeis generelt onkur hevur kanska eitt sindur ímóti onkrum men eg takki fyri at tað er so positivurstemingur fyri hesum men so er tað onkur ting sum verða spurd um eisini biljustinussen spurdi um um henda skattalistan sum liggur frammi onkur nevndi at tað var opið í í norra og onkur nevnir svøríki ella eg havi soa fingið at vita at mann kann í í svøríki ja fáa tær upplýsingarnar á netinum alt árið um tað er gott ella ikki gott eg havi ikki so sterkan meining um tað men men um at tað verður brúkt sumeftirlit í umsitingini hjá mær kenna tey ikki til tað men men tað er kanska meira taks sum veit tað vissu nakað er ábrúkt tann vegin við við hesum skattalistinum so tað kenni eg so ikki til og so bleiv tað tikið nokk so nógv um hetta her við fløttum men eg haldi tað at tað er viktigt at vit viðgera onnur mál fyri tað um um tað eru ógvuslig ting sum henda so so er tað viktigt at viðgera onnur ting eisini hetta er sjálvandi nakað sum er fyrireika og sovorut áðrenn tað bleiv kríggj í ukraini so so tingini skulu sjálvandi ikki staga upp fyri tað og eg havi verið á landsstýrisfundi í dag hvar tað eisini var snakka nokk so fytt um tann partin so tað fer at koma í løgtingið innanfyri ikki so nógvar dagar at tað verður okkurt viðgert viðgjørt her í tinginum í samband við við flóttar og kríggj annars haldi ikki at eg havi nakað t leggja afturat heu

har er faldið takk fyri har formaður grundigtil at eg viðmerki hetta her um grein seks í sambandi við skattalistarnar tað er tað at tá mann hevur eina lógaráseting so so skal tað vera eitt grundarlag og ein orsøk til at mann hevur lógarásetingina og eg haldi at grundgevingin í sjálvum uppskotinum tá ið tað stendur serliga viðmerkingar til teir ávísu greinarnar tann grundgevingin hon sannførir meg ikki um at tað er neyðugt at skattalistan liggja opið frammi so tá ið unir rasmussen kemur í fíggjarnevndina at viðgera hetta uppskotið so kann hann gott fyrireika seg upp á at greiða nærri frá hví hví vit skulu hava hesa skipanina við skattaleyst
sum framhaldandi
uni rasmussen takk fyri ja tað skal eg sjálvandi fyrireika upp á tann partin tá eg nú eisini havi fingið hendan spurningin so so tað verður at finna út av tí í sambandi við taks eisini og og úti í ráðnum hvat hvat er best at gera

viðmerking afturat pálla reynatúgvu ja takk fyri formaðurin takk landstýrismonnin fyri røðuna vitjandi spurningin um skattalistarnar og almenni ella ikki so er tað øgiliga ymiskt hvussu eisini tey norðurlendsku samfelagini velja at viðgera tann spurningin tekur út íl dømis støðuna í norra so er tað bæði ein spurningur um skattalista inntøkuformoðu ella ogn bæði bæði peningaogn og eisini eisini fastogn so tað er øgiliga ymiskt hvussu vit velja at viðgera hesi viðurskiftini øhvussu alment tað skal vera ømen tað er kanska verið gott at hoyrt boð frá landsstýrismanninum hvat hvat hann metir

uni rasmussen takk fyri ja akkurát hatta e eg veit ikki altso eg havi ikki so øgiliga sterkan meining um altso persónliga leggi egeg ikki so nógv í um um onnur vita hvat eg betali í skatt men tá mann er settur eisini sum landsstýrismaður so verður tað eisini lagt út hvat mann eigur í og oghvat fyri starman hevur havt tey síðstu árinn so eg eg veit ikki ordiliga hvat er rætt aso opinleiki tað plagar mann at snakka nógv um men men eg havi sletti ikki so sterkan meining um hatta um tað er
rætt ella ikki rætt takk fyri ja takk so eru ikki fleiri sum hava biðja um orðið orðaskifti er endað og hetta málið verður beint í fíggjarnevndina til víðari viðgerð so fara vit til næsta mál tað er løgtsmál nummar hundrað og ellivu fyrsta viðgerð tað er uppskot til løgtislóg um broyting í løgslóg um avgjald við skráseting ar motorakførum tað er at broyta ásetingar um meting av upprunavirðunum og útverjan a skjaldbrógvi og vit skulu hava framsøgufólk og jørgun niclasen fyri fólkaflokkin aksel johannesen fyri javnaðarflokkin jóhandal fyri sambandsflokkin pálla reynatúgvu fyri tjóðveldi billjustinussen fyri miðflokkin og ruttvang fyri framsókn fyrst færi jørgu niclasen orð

vælharra formaður allar vørur sum vit innflyta verða avgjaldsroknaðar út frá fakturavirði taðvilsiga hevur tú keypt eina vøru úr útlandinum jamen so rindar tú avgjøldini eftir faktura og ja ja so fraktprísurin eisini við tavil siga hvat ið vøran kostar tá hon kemur til føroya tað er øðrvísi við brúktum bilum tí nýggir bilar verða avgjaldsroknaðir eftir tí men brúkta bilar har er tað ein onnur skipan tað vil siga at fyrsta kaikantinum skal mvig roknast og tað verður av fakturavirði men tá tað so kemur til skrásetingargjald so hevur løgtingið fyri nógvum árum síðani sagt at tá vilja vit hava upprunavirði tað vil siga hvat er upprunaprísurin á hesum akfarinum og so verður tað so regulerað við tíggju prosentum um árið tvey ára gamal bilur so tekur mann upprunavirðið og trettjaogtjúgu prosent av og so verður skrásetingargjaldið roknað løgtingið hevði so til viðgerðar eitt uppskot í fjør sum sigur vetur hvat nei nei altso vit brúka fakturavirðið til alt soleiðisnar at tá tú keypir hein brúkti t ein bil jamen so rindar tú enveg av fakturaverðinum og tú rindar skrásetingargjald eftir fakturavirðinum men har segði løgtingið nei tí løgtingið vildi halda fast í at brúka upprunavirði eh tað er so púra greið støða í løgtingi hevur tað so má mann so fyrihalda seg til tað men tað er avbjóðandi at fáa fatur á og tað sum mann upplivir tað er at sum innflyta brúktar bilar hava ikki trupulleikar at fáa útvegað upprunavirðið tað eru aðrar fyritøkur sum burturav fáast við brúkt tær bilar tær hava heldur ikki tær avbjóðingarnar men tað eru serliga privat fólk sum hava antin keypt ein bil í útlandinum besilt hann til føroyar ella kanska hava búð í útlandinum og taka bilin heim við til føroyar tá tey koma har eru avbjóðingar at fáa upprunavirði og hvat ger mann so er stendur ein bilur og hesi fólkini vilja sleppa at betala skrásetingargjald

emvigeiar kunnu tey sleppa við fakturarvirðinum og so kemur upprunavirði jú tey kunnu prøva at fara til verandi bilhandlarar men har hevur tað ikki tikiðst serliga lætt eg haldi tað einaferðina eg spurdi at tá var tað í tveimum førum yvirhøvur at tað hevði borið til hjá fólki at fáa upprunavirði frá bilahandlaranum tí bilarhandlararnir eru sjálvandi ikki so fegnir um at skula útlivera hvat ið teir keypa bilarnar innfyri hvat ið upprunavirði teirbetali

lógin heimella jamen so kann taks fara inn at vordera men tað er ímóti einim gjaldi og tað vil siga so fer taks inn og prøvar at finna ein líknandi bil tað er ikki einfalt tí ein bilur er ikki bara ein bilur altso tveir sama sla bilar kunnu verða fullstendiga forskelliga útgjørdur so tí skil rakar mann ongantíð heilt rætt men akstovan hevur so út frá flestur sannføringum hugt eftir líknandi bilunum aftureftir og út frá tí hjálpt kundanum við at áseta eitt grundin til hetta uppskotið tað er at skatta og avgjaldskærunevndin sær eitt mál har ið akstovan hevur mett og sagt við viðkomandi hetta her er upprunavirði og so skalt tú betala skrásetingargjald eftir hesum og tá sigur skatta avgjaldskærðunevndin nei nei nei nei nei vit skulu hava upprunavirð tað vil siga akstovan skal hava skyldu til at fara til framleiðaran ella til tann sum tað er keypt frá og har útvega upprunavirði ja tað ljóðar so rætt men tað hevur akstovan jú ongan møguleika til akstovan hevur roynt men fabrikkin færi ikki at upplýsa upprunaprísin seljarin fyri seg t upplýsa prísir hvat hvat ið hanhandla við og sovíðari og tað vil siga at akstovan stendur í saksunum teir kunnu ikki fáa tað sum skatta og avgjaldskærunevndin áleggur tan og hatta gevur jú onga meining tí sjálvandi fer ein forhandlari í berlin ella stokkholm ikki at fortelja einar skrivstovu í føroyum hvat teir selja bilarfiði uttan so at skrivstovan ætlar at keypa ein bil ikki bara fyri líkasum at finna útav so soleiðis fungerar seðs vanlig bisnesykki og vit hava ikki lóggávuval til at áleggja teimum at geva okkum upplýsingarnar so tað sum hetta uppskotið líkasum gongur út uppá er at at vit halda okkum til tað sum løgtingið segði við upprunavirðinum at tað er uppgávan hjá innflytaranum at skaffa upprunavirðið tað vita vit at hann ger í allarflestu førum halda meg minnast tað tal millum millum fýra og seks bilar um árið har ið mann ikki hevur havt upprunavirði frá tí sum skal skráseta og so sigur henda lógin at men so kann mann fara ti tá mann stendur í neyðini og ikki hevur upprunavirði fara til akstovuna og fáa akstovuna at finna ein líknandi bil og so rokna skrásetingargjaldið eftir tí men fyri ta tænastuna skal mann alsor betala trý túsund krónur eg veit at onkrur hoyringspartur er bangin fyri at tað blívur ójøvn kapping ogsovíðari men men er tað soleiðisnar at akstovan skal finna tay viði so kostar tað tavilsi a tey fáa eitt eykagjald um tey ikki hava klárað at fingið upprunavirði og attað sum skatta avgjaldskararnevndini áleggur akstovuni at fara út til framleiðarar og onnur eftir prísinum ein total ómøguligheit at mann líkasum strika tann partin soleiðisnar at lógin nú sigur tað er tann sum skal skráseta sum skal finna upprunavirðið men um viðkomandi ikki finni tað so kann viðkomandi keypa eina tænastu fyri trý túsund krónur har ið akstovan fer inn og finna líknandi bil og ásetir eftir tí so eg vil siga fyri at fyrisitingin skal fungera so er hetta eitt eitt neyðugt uppskot og eg vil ikki fjala út yvir at eg haldi tað burdi verið roknað eftir fakturavirði tað var eisini tí eg sum landsstýrismaðuri legði tað fram fyri tingið men har koyrdi løgtingið tummil niður og vildi hava upprunavirði og er tað tilfeldi so er henda lógarbroytingin neyðug um fyrisitingin

jstinseina viðmerking taktyraharra formaður vit hava mangan viðgjørt at tað burdi verið so í tingskipanini at tá ið eitti nýtt mál kemur til viðgerðar so burdi landsstýrismaðurin byrjað orðaskifti við at greitt frá innihaldinum í málinum tað var ígrundina í tað við sóim nú vit eru tí delekatostøðu at jørgun niclasen hevur framleitt hetta uppskotið og greiðir í menniskjansligum orðum lætt fatiligum orðum frá hvat uppskotið snýr seg um eitt innviklaðuppskot sum eg trúgvi øll skilja tá ið jørgun hevu jørgun niclasen hevur lagt tað fram so tað er bara ein ein ein tøkk og ein og at vísa á at tað kann hava týdning fyri tað kann gagna einum máli at tað frá byrjanin av verður lagt greitt fram tá ið vit fara undir eitt orðaskifti tað kundi so verið ein ein umhugsan til næstu ferð ið onkur broyting skal gerast í tingskipanini at at mann
kanska byrjaði upp á hendan mátan takk fyri
arfrmaðurja harra formaður nú nú skal eg ikki vanliga vera framsøgmaður íg fíggjarmálum tað er annar tinglimien av serligum orsøkum so bleiv tað í dag eg havi jú fingið tað serligu tann serliga heiður um morguna verða valdur til formann í trivnaðarnevndini enntá inn absentia eg var ikki til staðar men tað at at uppskotið at mann greiðið frá tí eg havi roynt at greitst frá tí í í í menniskjamáli her eg má siga atso vit eiga ótrúlig embætisfólk sum sum evna til fyri okkum lógur og reglur og kunngerðir men eg onkuntíð sagt eg pis við ákærdur nú mann mann van við at ákæra at pedagogar er tað ikki tað má eg so siga so pedagogiskt burdi tað verið betur men at uppskotsstillarin fær orðið fyrst tað haldi eg hevði verið rætt at kunna greiða frá men gjørdi tað fyrr men tá stóð tá framløgan var so stóð landsstýrið ella uppskotstillari einsamallur her samal við tingformannm og las eini tjúgu uppskot eingin lurtaði men tá orðaskifti var at hugsskotsstillarin byrjaði tað
tað eg má i sigur til hangaraga ja so er tað pollar
reynatygvu takk formaðurin ja nú er tað einki ivas í tí at at uni rasmussen er sjálvandi nýggjur landsstýrismaður so hesi uppskotini sum vit viðgera nú frá fíggjarmálaráðnum tað er uttan iva verkið hjá jørgun niclasen í hvussur útgangsstøði og og tí ætlaði at spyrja han um hetta her lógaruppskotið er í soleisem eeftir høvdini hjá jørgun niclasen ella ella ella ikki tí tað undrar meg eitt sindur at at bilasølurnar sum jørgun niclasen annars plagar at hava eitt sindur av rúm fyri at hær at hær er tað ein ein hoyringspartur sum er nokk so atfindingarsamur í hesum í hesum málinum so er hetta her við við vælvild frá jørgun niclasen
elta ella uppskotið sær raksinsliga ov staðk fyri
tað er landsstýrismaðurin uni rasmussen sum lagt uppskotið fram men sjálvandi hevur tað verið í fyrireiking frammanundan h eg haldi egsnevndia at eg haldi at mann skal fara yvir til fukturarvirði og droppa tað við upprunavirði men tað segði løgtingið nei til og tí er hendan broytingin neyðugt men eg má siga at eg haldi nokk so lítið um tær atfinningarnar sum nakrar bilasølur eru komnar við tí eg haldi tað skínur fór nógv ígjøgnum at tær eru ógvuliga bangnar fyri at nakar skal fáa vita hvat ið bilarnir kosta í innflutningi tað taðer soleiðis at eg lesi ta uppskotið men eg haldi bestemt við keg minnist rætt at tað vóru teir somu sum vóru ímóti at mann skuldi fara yvir at skrábetala skrásetingargjald eftir fakturavirði tá vildu teir hava upprunavirði og henda her lógin sigur bara hvussu finnavu tað etta upprunairði so eg haldi at tann kritikkurin sum eg komi frá teimum har eg haldi ikki at hann er er væl grundaður ta tað er meira bangilsi fyri at

vælja takk fyri harra formaður til viðgeri er eitt uppskot frá landssýrismannu í fíggjamálum

skráseting av ella avgjøld í sambandi við skráseting av motorakførum ogtnakað sum hevur verið nakrar ferðen løgtinginum eftir hondni tað snýr seg um um um litbrúktar bilar sum jørgun nicklasen var inni á tá undanfarni røðari tað var tað var svar tað soleiðis at upprunaliga so var tað faktur av virði á bilinum tavil siga at tú legði fakturan fyri akstovuna og út frá tí virðini sum stóð fakturráðnum so betaldi tú skrásetingargjald út frá tí tað var ovpbert eitt mál ansað eftir hvat eg sigi men minnist tað rætt so ar tað eitt mál fyrri fyrr enn tíggju árum síðani sum onkur var undir illgrunir hvussusur eg veit ikkihva akkurá hvat tað endaði við fyri at at hava snýtt at teir róttu tølini stóð fukturarvirðinum og og tí tók politiska skipanin upp og broytti tað soleiðis at tað var upprunavirðið á bilinum og so var tregt nøkur frá prosentir fyri hvørt ár sum bilurin var gamal fyri at sleppa undan at nakrar kundi spekulera og misbrúka skipanina tað hevur so verið galdan lí nøkur ár og undanfarna ár so valdi tásitan landstursmanan fíggjarmálinum at koma í løgtinginum við einum broytingaruppskoti mann fór aftur til fakturarvirði men tað var ikki undirtøka fyri tí í fíggjarnevndini og harvið helgj í løgtinginum millum annað tí at kanska mann bangin fyri at tað fór at henda aftur sum hendi fyri fyri fyri nøkrum árum síðani og tí at bilasølurnar sum høvdu verð in til at hoyringar vóra ímóti tí skipanini so verðtaroynt á nýggjum nú og orsøkin at roynt á nýggjum sum eg skilji lanunum tað er tað at akstovan sigur at tað er trupult at umsita verandi skipan tí tað er trupult hjá akstovuni at fáa teir neyðugu

og tað sum veður skotið upp tað er at akstovan kann útvega skjalprógv úr egnum skráum altso av upprunavirðiunum í bilinum ø um um tann sum e innflitur in bil ikki sjálvur megnar at koma við við teimum røttu neyðugu upplýsingnum svil so hyggja eftir málinum so er hetta eitt hoyringskriv tað er frá fýra bilasølum sum eru rættiliga avfinningarsamar og ikki taka undir við hesum broytingunum og tær vísa á ati av eg veikum ag siga misbrúk men men at vandin er har at at tey sum innflyta brúktar bilar ikki sjálvur fara at atút vegat tær upplývsingar nær skulu útvega men lata lata ø akstovunar gær arbeiði fyri seg tað er nokk tað sum er sagt í hoyringsskrivinum soleiðis at fyrisitingin sum ein billasøla hevur í dag og sum mann brúkbilaseljari ella innflytarar eisini hevur veð flutta yvir til akstovuna men obart stendur onkustaðhasa uppskotinum so rindar mann trý túsund krónur til akstovrnar

kanska eitt sindur lættari at innlyta brúktar bilar og tað finnast sær eisini at bilasølurnar tí at brúkti bilar sum útgangspunkt hava kanska eina verri trygd tí teir eru eldri og dálka meira tí at gamlir bilar dálka oftan meira nýggir bilar og eg hugsi ikki bara um elbilar og og bilar sum eru meira umhvørvisvinarligir men generelt so vísta seg eisini appilsino dysibilar gerast meira og meira umhvørvisvinarligir altso nýggjari bilar enn enda eldri bensinur disibilarnar og at ati tá tey siga at tá tey áseta skrásetingargjaldið hjá nýggju bilum so hava tey í bilasølurnar sum eru stór innflytarar seta soleiðis har við einum góða hava ein góða avtalu g tí góðar heimsøluprísir og tí er prísurin nokk so lágir har við eisini skrásetingargjaldið meðan tann sum innflytur ein brúktan bil her og nú ikki hevur tann fyrimunin tí at viðkomandi ikki fær mongdar rabatt men nú fær tað sama skrásetrargjaldið sum tey sum fáa mongdar rabatt alt tey sum selja nýggjar bilar so hetta eru nakrar av atfinningunum hjá bilassølunum og og eisini tær tá túð inntilnýggjar bilar so stendur í ø í teimum skjølunum sum fylgja við koyrir trygd útlát og annað sum eru krøv til bilar bæði í føroyum og okkara leiðum hava meðan tað ikki so stendur í hjá teimum gomlu bilunum sum koma alt annað líka øh so er javnaðarf lokk nokk so skeptiskur ímóti hesum huppskotunum eg skal ikki siga at vit fara t atkvøða ímóti mat kansn sia atvit eru skeptisk isum uppskotinum tí sum útgavðspunti hjá okkum er ati at at at innflyta for nógvar brúktar bilar halda hantaikki vera so gott tívit brúkter bilar sum útgaðspunkt hava ella er minni umhvørvisvinaðarligur nýggir bilar dálka oftan í meira og trygdin at gomlu bilin kann kunna eisini vera verri ean nýggur bilum so vit eru skeptisk fyri hesun her meni meni far geva tein góða viðgerð í fíggjarnevndini og eg vænti at bæði akstovan og landsstýrismaðurin sjálvandi og eisini bilaseljararas bæði bilashølur og kanska onnur koma inn til hoyringar fíggjarnevndina sum hvørjar grundgevingar tey hava fyri hesítn broytingunum og hvørjar grundgevingar tey hava ímóti broytingum
so takk fyri at
formaður bjarni hammer eina viðmerking takfyr hra formaður tað er eingin ivi um tað atað er øgiliga nógv fólk í føroyum sum sletta ikki hava ráð til at keypa nýggjar bilar í dag tí teir teir liggja frá fýra hundrað túsund og oftani uppeftir fyri ein nýggjan bil sum er umhvørvisvinarligur og sovíðari men mín spurningur er altso kann tað vera nú er tað nógv sum hav fingið hett her til hoyringar men tað eru fýra bilafyritøkur sum veruliga ikki ynskja at mann skal fáa vitað upprunavirðið í øllum førum ein vanligir borgarar sum ynskja innsita bilin kann tað vera tí at hesar bilaføritøkurnar eittannastað eru bainnarfyri hvussu stórur hesin eyka vinningurin er sum teir taka fyrita nýggja bilum altso tað eyka gjaldið sum tann vanligi borgarin skal gjalda fyri t nýggjan bil kann eg kanska vera tí at akkurát hesar
byra er so hart ímóti takk fyri hara formaður
ja hatta eru tveimunn tað er eingin ivi um haldi eg at eg tori at siga um mann fer inn á onkrar heimasíður og samanlíknar prísin á nýggjum bilum í føroyum og samanda við prísin á nýggju bilunum í til dømis danmark so er prísurin væl hægri í føroyum o eg haldi ikki avgjøldin í føroyum er hægri ta e ikki tað sum eg ger tað tað heldur í minnini ikki minsta á á elbilum til dømis transporturin til føroya kann ikki kosta so nógv sjálvt um tað kostar nakað øso tað er áhugavert at vita júst tað hvat er reelli vinningurin av einum bili í føroyum eisini fi at trýsta prísin niður men harfrá og so fara yvir til at vit skulu leggja doyðuna innflyta brúkdar bilar tað bloyvir meira ivas í um tað er tað er t rætttomatið
mína æt at gera tað uppa takk fyri harra formaður ja tak so fari jóhan dal orðið er sog væl
ja takk yri formaður hetta her er eitt mál sum faktisk í nokk so langa tíð hevur verið undir uppstitling tí at akstovan í fleiri umførum eg minnist helt aftur til tey sjálvur landssýrsmaður hevði aksovn um hendi tá var hetta her eitt mál sum teir høvdu frammi júst tí at reglurnar um ella ásetingina í lógini í grein tveyogtjúgu sum snýr segu um hetta her við skjalprógvan av upprunavirðunum var eitt problem fyri teir tað var ein avbjóðing fyri teir tí at teir ikki høvdu møguleikar fyri ati fáa tey rættu virðini frá til dømis bil handlarum sum umboðaði sama merki til tann bilin sum bleiv insettur uttanífrá og sjálvandi eri trupult at fáa nakað frá einumum importøri tí hann sjálvandi verjir sítt og vil tryggja tað at ikki rætti tølini koma á borðið fyri ta bilin sum verðu keptir inn og í faktiskt eru í í kapping við við hansara egna virksemi tað er væl sakin her í nøddaskal sum skal kallata tað at atgongdi til informatión hjá akstovuni ferá virðisáseta eftir akfari til avgjaldsálegging ikki hevur verið nøktandi ella virðisásetingin hjá teimum og tí hevur eisini á akstovanin millum anað a víst á at teir hava roynt at fingið rættir tølini fram teir hava eisini samband við viðútlendskar portørar fyri atfinna út av hvat ið virði á uppfútta viri a bilunum er men teir fáa seg ofta røttu tølini og teir hava hugt í dátabasan sum mann kann finna út av hvat ein bilur kosta mm tað meta heldur ikki tað at teir har altíð kunna fáa fatur eftir tølunum tí at bilar eru oftani útgjørdir á ymsan hátt alt eftir hvussuter eru útgjørdir so ávirka tað eisini teirra upprunavirði hetta sum liggur á borðinum nú haldi eg sjálvur er eini skilagóð ein skilagóðan máti at fáa loyst hesa avbjóðingina tí hetta her loyvir akstovuni at kunna fara út og sjálv finna út av so frætt a kunna hvussu mann kann áseta virði á einim bili sum verður importeraður brúktir frá útlandinum og tikin til føroyar og harvið fáa ásett tar retta virðið á bilinum ella so næs sum teir meta tað kunna og tá ið tað fara út í slíkum førum eftir hesum lógini her so hava teir heimild til sambært lógina at krevja eitt eitt eitt tænastugjald frá teimum sum innflyta bilin upp á trý túsund krónur fyri at gera hetta arbeiðið so hetað erikki nakað sum kostar eyka men tað gevur faktisk akstovuni eitt gjald ett ómasgjald fyri at ri at fina út av hesum her málið her hevur í hoyringssvarinum verið andfektað frá fýra bilasølum har teir millum annað grundað tað við at hettar brúktu bilar og teir ikki blúka es norðmar og krøv og so víðari sovíðari men til tað hevur so akston eisini svarað tað at tað er púrasta for kert tí ati allir bilar sum koma inn og verða sýnaðir gjøgnum akstovuna ella gjøgnum bilarsíðuni har teir lúka tey krøv og teir normar um útlát og trygd sum sum allir bilar ger í dag sum koma inn til føroyar øh so tað er ikki har ið problemið er eg haldi sjálvur tað at ásetingin í hini lógini sum hevur við avgjørdum at gera hvussu tú úrdrótnar virði ein brúkti bili hvat tað skal betala taðhevi júreinki við hetta málið at gera hetta málið er jú bara fyri at akstøvan læktari skal kunna fáa atkomiligheit og ogu kunnu áseta tað virðið sum hetta her akfarið nú einaferð sum kemur inn hevur tað upprunavirði so eg haldi tað ati hetta málið eigur frá okra síðu av í í flokkinum at fáa eina góða viðgerð í fíggjarnevndini og har verða sjálvandi viðgjørdur teir relevantiu spurningarnrsum annanrs kunnu taka seg upp í sambandvi heta málið ivamál kanska eisini soleiðisuma finna lýst væl virðiliga og at harútfá verður tikin eini ein greið og og og rættvísi avgerð um júst hetta her málið so ogun far at geva hesum málinum eina eina góða viðgerð í fíggjarnevndini har har tað verðurbeint
takk fyri harra formaður a takk fyri so er næstu røðari á skránni tað er páll at reyna tyngum sum nú fær orðið
ger so væl ja takk fyri formaðurin og eg kundi kanska eisini nýtt høvi at takka undanfarnum framsøgufólkum fyri rættiliga væl at at hava viðgjørt hvat hetta er

ið uppskotinum hjá landsstýrismanninum mentað sum kanska er av størri týdningi enn akkurát spurningurin um

at at fingið eitt størri gjøgnumskygni í ta prísáseting sum er fyri bilar í føroyum tí vit vitað tað ati avgjaldsparturin í føroyum í hvussur tá tað kemur il teir størru bilarnar eru lagaligari enn í danmark men samstundis uppliva vit at bilarnir eru ótrúliga dýrir og eg havi eg havi mær er fortalt og tað er bara sum leysasøgur formaðurin at at ein vinningurin av einum miðal bili í danmark samband við sølu liggur millum sjeyog fimtan túsund krónur per bil meðan vinningurin í einum bili í føroyum hjá bilaseljarunum er væl væl hægri enn tað kanska bæði fimm ferðirnar so høgur og kanska í summi ferðnum tíggju ferðinar so høvuð sum tað og er tað nakað sum vit skulu hava fyri eyga sum politisk skipan so er tað royna at tryggja borgaran so væl sum gjørligt borgarin er okara kundi og og tí haldi eg tað hevði verið klæðiligt fyri fyri okum øll um vit fingu eitt betri ígjøgnumsjúgni í alt tað sum eitur bilasølu bilakeyp og bilasølu tað er eitt tað er eitt lendi sum sum ja fari at siga tað beint út er nokk so gruggut og vit vita eisini at tað ha verið ávísar kreativar loysnir inni ið fáa leigubilar og so framvegis so sjálvt um eg havi havi avgjørt takið undir við at at landsstýrismaðurin roynir at viðgera hesi hesi relativ lítlu viðurskiftini og fáa greiðar aá teimum so haldi e at tann samlaði problematikkurin um bilasølu í føroyum eigur at eigur at lýsast betri og og útgreinað

nú sá eg fyri nøkrum døgum síðani at at tað var komin ann nýggj bilasøla á marknaðin og eg haldi at teir lýstu við at at nú skuldu mann fáa veruligar prísir fyri bilarnar tað var hvussur ein ein líknandi lýsing sum tað tað ljóðar var sággvert tí at tað eru veruligir prísir hvat er so teir prísirnir sum fólk annars hava goldið a eg unni bilaseljarin alt gott altso eg ivist ikki í at teir gera tað gera eitt eitteitt gott arbeiði eina og fremja eina góða tænastu sum heild men men tað er einki at ivast í at at at tann mannligi brúkarin stendur eitt sindur í nakin tá ið tá ð hann kemur inn á eina bilasølu og skal og skal skal keypa ein ein spildurnýggjan bil soo mann kann ikki síggja burtur frá at prísirni fyri tað kann gott at vit eru for ambitiøs hvør sær tá tá ið vit royna at stremba eftir at fáa ein nýggjan bil og at at vit kanska vilja hava hann so fínan og so tryggan og so dýran sum sum sum penga og einarfer røkkur til ella kanska eitt sindur dýrari enn tað men men eg haldi samstundis eisini at bilar eru blivnir ómetaliga dýrir partur av tí vanliga húsarhaldinum hjá einari familju so tað hevði verið ógvuliga kærkomuhaldið um landsstýrismaðurin brúkti eitt sindur av orku upp á at at at gjørt hesa myndina greiðari fyri fyri brúkaram altso og eg sigi ikki við beinlaiðis tað eitt príseftirlit men eg haldi tað at vit kundu vit kundu gott fingið upplýst hvør vinningurin er av einum bili soleiðis at at mann eisini kann eisini

ta tænastu sum mann mátti fylgja í samband við garantiskipan og oservigseftirlit og so framvegis ha tað hevði tevi gjørt marknaðin onkursvegna hevði tað verið eitt nógv sterkari og ærligari úttrygt hjá marknaðinum at arbeitta út frá enn enn verandi støða

spurningurin um eg skilji væl at at bilasølurnar eru eitt sindur skeptiskar við við við við hesum her øgiliga gjøgnumskygdunum og eg skilji eisini at tær er eitt sindur skeptiskar við við við hesum her við upprunavirðunum og og sovorðit tí vist mann fær ein paralell import av av av bilum aðrastaðni frá sum sum kunnu hava ivasama fortíð og so framvegis so so er tað so er tað keðiligt eisini hjá teimum sum vistu teir skulu visu teir so so eru bundnir at teimum sáttmálum at teir skuldu servisera í sær servisera ísar bilarnar tá ið teir koma til landið so alti alt haldi eg ati uppskotið er erelevant eg haldi eisini at viðmerkingarnar hjá bilasøluni eru relevantar men eg hevði lagt størri dent á at vist eva a landsstýrisfólk at roynt hav fingið greitt greina hes viðurskiftini eitt sindur betri soleiðis at tann føroyski brúkarin tann vanliga familjan sum stendur yvir fyri tí skult at keypa ein bil til se og familjuna børnini at tey vita greitt hvussu nógv av tí sum eg nú keypi er vinningur til seljaran og hvussu nógv er tað sum er upprunavirði av bilinum eg haldi at tey ikki farið nakað petti av bilseljarunum um ter vórðu um tær vóru meiri eg vl sega opinskáraðir ella kanska kanska ærligur í samband við tað tí vit síggja eisini altso føroyski brúkarin í dag er hóast alt so mikið tilvitaður at hann fylgir við hvat kostnaður er aðrastaðni og og tá ber til var til væl til at síggja tað at at tað er einki ivast í at at um vit ikki hyggja eftir úrslitunum hjá bilasølunum sum eg haldi hava ljóðað nokk so stór og g og og rúmlig tey seinnu árini so sær mann tað at at tað liggur tað mál liggja ein rættiliga stórur vinningur eftir hjá hjábilseljarunu og sjálvandi skuldu teir hava ein vinning ar skula liva av men hinvegin skal tað heldur ikki vera ein sovorðn vinningur sum sum sum eru er órímiligur í mun til at at brúkarin fær tann biluin sum mann sum sum mann skal hava til rættan prís so altíð altíð so taka vit taka vit og viðgjør hetta málið væl í fíggjarnevndini men her er absolutt onnur aspekt í hesum málinum sum hava størri týdning enn at
er tað sum vit viðgera í dag takk fyri
jatakk fyri viðmerking og tað er bjarni hammer ger so væl ja takk hra formaður ttað er eingin ivi um tað er gott við tað seyman eisini er har sum hoyringsferðið er farið atað er nógvir bilseljara í føroyum tað er kanska nakað sum vísir á at tað betalir ikki at vera bilselja í føroyum men tað ger kanska eisini tað tað kemur ein kapping um prísin sum potareynatúgvu vísti á at onkur seljari ætlar at gera men men tað lýsir eisini nokk so greitt ígjøgnum at tað eru nakrir bilaseljari her sum hava veruliga hava gjørt eina innsóks fyri at vísa á at tað ynskjir ikki at vita hvat tann vanligi borgarin veruliga betalir fyri ella hvussu nógv eyka tann vanligi borgarin betalir fyri eitn bil sum kanska kundi blivið eilísindi bíligari so at tann føroyingur fekk ein tryggari og ein betri bil so at hann slapp frá at gevasr tann stóra ómak at prøvaflyta
ein bilur inn sjálvur takk fyri formaður
kger sovælporetakk fyri formaðurin tað er ein enranes soleiðis eisini at sjálvt um mnn mann ikki kann siga at vit hava beinleiðis monopol hjá bilasøluni so er tað kortini soleiðis at vit hava tað er øgiliga fáar ferðir fyri ikki at siga ongantíð at vit hava tvær fyritøkur í føroyum sum selja sama bil so vit fáa ikki ikki nakað serliga kapping um tann sama bilin vit kunnu fáa kapping millum ymiskar bilar men men ynskir tú at keypa toyota so er tað í høvuðsnum høvuðsheiðnum hjá einum forhandlað at tú kanst keypa tootu tá kann mann spyrja seg sjálvan hvussu hvussu nógv væl hevur brúkarun tá til at velja velja ímillum hvussu stór er kappingin í oftani er tað soleiðis við bilum at tá ið tú funnið eitt merki sum tær onkursvegna dámað væl ella trýogtrýs so so blívur mann oftan verandi hjá tí merkinum tað skal hvussu nókk so nógv til áðrennmann flytur vistum túa verir væl nøgdur men hvussu reell kappingin er tað fari eg at loyva mær at ivast í og eg haldi at vit áttu at gjørt meira fyri at fáa hendan her marknaðin meira ígjøgnumsi
ani en er í dag takk fyri ja takk so er nesta røða bilisinossen ger so væl
ja takkfyrihra formaður tað er væl greitt frá hvat innihaldið av hesum uppskotunum er hetta er í grundini ein fylgja av at hetta málið var til viðgerðar í fjør og tá var tosað um hvussu mann skuldi avrokna avgjaldið av upprunavirðunum nei av avvirðum av brúktum bilum tá ið vit tosa um skráskar gjaldið og tá skeyt landsstýrismaðurin upp at mann skuldi brúka fakturarverður sum grundarlag men tað fekk ikki undirtøku í løgtinginum so tí kemur hetta uppskotið nú í staðin fyri hvar ið mann áleggur við hesum uppskotinum akstovuni atfinna fram til upprunavirði ímóti gjaldi tavil sigat akstovan fær heimild til at taka eitt gjald fyri at rokna upprunavirðið og tað fara vit so at viðgera í fíggjarnevndini eg síggi tað at fýra bilsølur hava umvegis ein advokat sent eitt nokk so hvassorðahoyringssvar og tað mugu vit so eisini sjálvandi fyrihalda okkum til men eg rokni við at vit fara saman at finna eina brúkiliga skipan fyri hetta sum hevur verið nokk so trupult hjá akstovuni at at avgreiða og fyrihaldað seg til og endamálið við við upprunauppskotinum hjá landsstýrismannum tað var fyri eitt fyri at lætta eitt sindur um arbeiðið hjá akstovuni men tað vildi løgløgtingið so ikki geva honum heimild til so tí tí er hetta uppskotið komið á tingborð og eg havisu
og ikki meira at siga um tað takk fyri harra formaður ja takk so er tað røtt vang sum listrarrøða ger so væl
takk fyri harra formaður ja eg fari heldur ikki at síggja hetta orðaskifti eg haldi hetta er uppskotið í tí stóru heila snýr seg um eina praktiska avbjóðing sum mann vil loysa við at nágreina nøkur viðurskiftir tað stendur her svarpa hvítt ati at tað verður við hesum uppkiftuppskotinum staðfest at akstovan úr egnum skráum ímóti gjaldi kann útvega skjalprógv um upprunavirði sum so broytir uppskotið ikki rættar støðuna upp á nakran máta sjálvandi hetta her uppskotið hevur givið høvi til at viðgera øll møguliga onnur ting sum ikki eru fevnd av hesum her uppskotinum og sum eg skilti so javnaðarflokkurin kanska eitt sindur av av fyrivarni ímóti t et er at skunda undir at innflyta brúktar bilar og onkur annar nýtti høvi at viðgera bilprísir sum heild í føroyum og tað veit eg at nógvir føroyingar eru ónøgdir og ganga við einari kenslu eg skal so ikki siga um ter rætt ella iggja men tað er ein nokk so útbreidd fatan her í føroyum at vit rinda for nógv fyri bilar og áhugavert er ati ein nýggj fyritøka nýliga er farin at lýsa við at tey selja bilar fyri veruliga prísin men tað hevur so ikki nakað beinleiðis við hetta uppskotið at gera men tað kanska ger einki um vit nýta høvið eisini í fíggjarnevndini at hyggja nærri upp á hetta hr uppskotið og um tað eru ábendingar um at vit gjalda minni meira enn tað sum marknaðurin átti at tryggjað at vit fingu bilar fyri eg eg dugi ikki at síggja so øgiliga nógv bein í hesum her uppskotinum ommutbart so haldi eg at vit fara at taka undir við hesum men vit fara sjálvandi at kanna hetta nærri í fíggjarnevndini eg havi ikki meira at siga í hesi máli í hesum
umfari takk fyri harra formaður ja takk so eri fleiri røðarar og málið verður beint í fíggjarnevnduna næsta málið á skrá tað er ein eykajáttanar løgtingslóg fyri mars tjúgu tveyogtjúgu løgdsmál hundrað og tólv tjúgu einogtjúgu og formaðurin skal biðja um framsøgufólkframsøgufólk tað er jørgun niclasen fyri jørgin niclasen fyri fokskaflokkin aksel vitensen johannesen hann er ikki í salinum so hann kann ikki skráseta seg tað verður ruttvang fyri framsókn hant er framsøgufólkini bjarni hammer hevur sett seg á fyri javnaðarflokkinum formaðurspyrja er hann framsøgmaður so fær jørgun niclasen orðið ger su væl
harra formaður hetta her ereitt sindur sum í undanfarna uppskoti eg sat við hesum uppskotinum í tá eg sat sum landsstýrismaður og nú eg er tingmaður nú hevur so uni rasmussen nýggi landsstýrismaðurin arbeitt víðari og eg komin í einum løgtingi við hesum málinum og hetta er ein eykajáttan sum ikki er ikki er av teimum stóru men vónandi tann síðsta sum vitlata til kom vit nítjan ella til korona tað dragar seg á tí einu síðuni um hjálparpakkar har í løgtingið r samtykt hjálparpakkar og tí verður játtað meira til tað og so er tað eisini í sambandi við sjúkrahúsverkið tað var bæði korona kanningar og eisini hvussu ið mann skuldi fyrihalda seg lat meg siga at at umbønirnar sum komu væl hægri enn hetta serliga tá tað kom til sjúkrahúsverkið tí tá ið hetta kom inn sum eg nakað síðan roknaði mann við at hetta alt fór at koyra ja i eingin visti nakran enda av tí men men sum síðani tá so er om eg som at siga korona ikki avlýst men men har á leið so tískil hevði eg hildið at tað sum er í hesari játtanini har mann hevur latið minni enn upprunaliga biðið tað er tí at hetta her var til tað avmarkaða tíðarskeiðið sum koronatilmælini vóru í gildi og nú eru tey so ikki gildið

sum er í hesum her uppskotinum er viðvíkjandi landsverk og har tosar mann um asfaltverkið sum krevur ábøtur og skerverkið sum krevur ábøtur ella endurnýggjan

fyrr hevur tað bara verið soleiðisnar at inntøkuvirksemi tavilsig avlop á tí síðuni er so bara brúkt á á útreiðslu síðuni til at endurnýggja við og tað vil siga at t ð hevur mann havt nógv avlop á inntøkufíggjarðnar virksemi amen sumar kunna skift fleiri maskinur út tó skal sigast at at maskinpartin hjá landsverk eg kundi gott verið meira endurnýggjanin hevur verið men tað er tað man hevur havt arbeitt við men har er so grannskoðanin kom við teirra viðmerking at mann metir at tað eigur mann at játta tað vil siga at at hevur tú avlop á einari kontu so skalt tú ikki bara brúka tað á einari aðrari uttan at løgtingið veit av at tað ger mann og tað er tí at tað kemur niðan sum ein eykajáttan hetta er útreiðsluneutralt vit viðgjørdu jú verklagslóg um tað sama herfyri og tað er tí at mann hevur sagt í í fíggjarmállaráðnum at at ta t fer eitt verklag í gongd sum fer upp um tíggju milliónir sum hetta fer so skal tað vera verklagslóg so mann kann siga at her er eitt eitther er broyting í hvussu ið mann handfer tað at mann vil gjarna at løgtingið far at vita at hesar sjey milliónirnar í hesum førinum ætlar mann at brúka og so greiðir mann frá hvat tað er til og so kann løgtingið játta ella la tað vera og at tá ið tað eru størri íløgur jamen so skal verklagslóg til ofta hjá landsverk er tað ikki hillavørur sum skuldu keypast tað eru er útgerð maskinur sum verða sergjørdar og tá kann tað eisini ofta vera at tað verður bílagt eitt ár og verður kanska ikki liverað fyrr enn ári eftir ella tvey ár aftaná og tá er so tann næsti spurningurin tað er hvussu hvat fyri heimild hevur mann at binda landskassan tí tá rindar tú eitt sindur at byrja við og sum við við flestu verkløgum men eg haldi at hetta her eru í rætti mátin at gera tað uppá og tá tað kemur til asfaltað sjerverki so viðgjørdu vit í verklagslógina at tað verður útreiðslurneutralt tavsi mann fær totalt nýtt mobil sjerverk og mann fær asfaltsverkini á sundir fult opt og deyt og tað klárar mann við inntøkufíggjanvirksemi og teirri sparing mann hevur gjørt í fyrisitingini hjá landsverk men tá ið hesi eru uppdateraði so hevur mann á tí økinum meira til viðlíkahald á vegum sum jú sanniliga eisini er er tiltrongt men eg haldi ikkitað er sonógv bein í hesum her hetta her er vónandi tað síðsta tann síðsta koronajáttanin vit fáa øh og hin parturin er meira av tekniskum slagi eftir frá landsgrannskoðanini at løgtingið sær at tað eru hesar pengarnar mann vil brúka harat man ikki bara ger tað uttan at
løgtingið hevur sagt ja til tað takk fyri ja takk næstur á ráða verður bjarni hammer ger so væl
ja takk fyri hara formaður ja sum sagt hevur landstýrismaðurin borið eina eykajáttan niðan í løgtingið um at gera nakrar ábøtur av asfaltsverki tað hevður hoyrt nógv um báði í fjølmyllunum og eisini frá undanfarna røðara sum vísir seg at vera átrokandi ábøtur og so eta eykajáttanin í sambandi við kvi nítjan har e tað seks hundrað túsund til tónleika tónleikavinnuna ella listavinnuna sum man kallari tað og viðdiskuteksog verkhúsvirksemi upp á tvær komma eina millión og so vóru hundrað túsund krónur í umsiting til hetta her undanfarni røðari vísti á at atviðkomandi ikki vónandi varð tann seinasta eykajáttann í sambandiv kovit nítjan eg haldi øll vilja øgiliga gjarna hava at kom vinítjan ferð í søgurnar øllum førum at tað ikki kemur at spøkja aftur í tí føroyska samfelagnum ella helst kanska ikki nakað aðrastaðnis men tá ið viðgerðini var í vinnunevndini av uppskotinum um stuðul til fyritøkur sum ávísa fyritøku sum hevði mist nógv í sambandi við kovi nítjan tá var ein greiður meiriluti í vinnunevndini sum vísti á ati som vísti eg á at tað eru onnur sum eru dóttin veruliga niðir ímillum sum ikki hava fingið stuðul frá úri kom vit nítjan hjálparpakkum millum annað vísti ykur á vinnunevndini at har vóru millum annað keytring virksemi og har var ljóð og ljóstøkni sum er end beinleiðis tengda at atvirkseminum sumalso tónleikavirkseminum tí tí legði vinnunevndin upp til ain greiður meiriluti at landsstýrismaðurin royndi at gera ein hjálparpakka ella ein fyrsta ein uppsavning av avleiðingunum sum vóru á kovi ínítjan og hareftur kanska legði ein ein síðsta hjálparpakka fram í eini vón um at hesi fái sum veruliga vóru dottnir ímillum og sum hava fingið áhaldandi ferðirnar hava fingið lovað at tykur eru hoyrd og okur ynskja at hjálpa tykkum men tíverri eru so nøkur sum ikki hava fingið nakrar hjálp í hjálparpakkar og og okur fingið at vita í vinnunevndini av fleiri av hesum fyritøkunum hava verið noyddar at lata aftur og bukka niður tí at tey hava fingið at vita at haldið áfram roynir tað sum kunna men tað hevur so víst seg at tí at tit skula fáa eina hjálpa úr landsaranum men tað er tíverri ikki komið enn og sum okur skilja á samgonguni so er hetta tann seinasti hjálparpakkin kom við nítjan stuðli av teimum sum hava misti stórar inntøkur men tá tað sum eg sagt so er hetta her mann kann siga t eyka vit skul ikki taka assfaltverkið so er hetta her ein eykajáttan sum fylgir teimum lógaruppskotunum sumliggja í tinginum eitt er akkurat avgreidt í tinginum og eitt eg fari mentanarnevndina sum eisini verður viðgjørt í í løgtinginum og tað snýr seg um at her er so játtanin til tærlógargreinirnar ella teir hjálparpakkarnir sum nú hava verið í løgtinginum tann eini er samtyktir og hin gangi út frá verð samtyktur ið kann leggja líka tað til listu tónleikarvinnuna har at har legði vinnunevndina eisini upp til heittið á mentanaðarnevndina heitti á landsstýri um at leingja tað tíðarskeiðið so tað ikki bara var frá níggjunda desembur haldi eg tað var til síðsta desembur men at mann fór aftur til fyrsta mai og so árið út helst líka til í februarmánað og samsvarandi so tók mann og o o heitti á á mentanaarnevndina fíggjarnevndina og harv alt løgtingi at mann hækkaði ta upphæddina tí sekshundrað túsund tað fingu okur greitt at vit í vinnunevndini at tað var tað var øgiliga lítið til øll tey sum hava missínna sína rúgvu tá vildi tað vera nokk tað sum tar kallaðar fyri til mølliprinsippi sum vildi vera galdandi og tað metti umboð fyri tónleikavinnuna umboð fyri listavinnuna at tað fór at raka øgiligani skeivt har kanska onkur fekk eitt sindur og øgiliga nógv finguð einki so men men í hesari her eykajáttanini tað ertað r eingin ivi um haldi eg at javnaðarflokkurin tekur fult undir við henni skal sjálvandi viðgerast í fíggjarnevndi áðrenn møguliga koma broytingar møguliga ikki men sum tað er tekur javnaðarflokkurin

takk fyri harra formaður vit hava fingið eina eykajáttanina ella eitt uppskot til eykajáttannar løgtingslóg frá landsstýrismanninum una rasmussen og minnist teg rætt so er hetta nokk fyrsta eykajáttan sum uni rasmussen kemur við og hon er ikki so øgiliga innviklað tað er sum onkur longu hevur nevnt tað er nakrar útreiðslur til landssjúkrahúsið í sambandi við korona og tað kostar sjálvandi eitt sindur enn einaferð tað sum vit so kunnu gleðast um er at nú man ganga móti endanum av soleiðis eyka útreiðsluna av korona hvussu er í hesum umfarinum sjálvandi eingin av okkum veit telefunnar hvat ið framtíðin hevur við sær men soleiðis sum tað sær út nú so kundi tað týtt upp á at heilsuverk ogsamfelagið annars nærskanormalum umstøðum aftur hevur kanska verið ein einseins ósøgd avtala at vit skulu játta tað sum er neyðugt til korona og at korona ikki skal ganga út yvir aðrar funktiónir í samfelagnum sum heild hóast nógv hava upplivað tað soleiðis serliga í sambandi við stuðulspakkarnar meni so hava vit nokk góðtikið at tær útreiðslur sum komast beinleiðis av korona innan heilsuverki teir skulu vit játta og ikki finna aðrastaðnis soleiðis at tað gongur beinleiðis útað hevir aðrar sjúklingar so tað tí fara vit so at taka undir viðvíkjandi hesum heri innan mentamál stuðulspakkarnar eg haldi tað er so mikið væl viðgjørt onkran annan dag og í vinni nevndina at eg fari ikki at gera so nógv burtur úr tí men væl vitandi at har hava verið nøkur viðurskiftir sum partar av løgtinginum hava verið nokk so ónøgdig við so er tað hetta til landsverk og har hevur mann so valt at fíggja ta útreiðsluna tað er til hetta her nýggja asfaltog skerverkið og tað uppskotið í sær sjálvum tað viðgjørdu vit hin dagin har sum tað snýr seg um at mann fer at gera mann fer útvega eitt skerverk sum mann kann flyta og ætlanin er so eisini at endurnýggja asfaltverkið á sundi tað er so til viðgerðar í fíggjarnevndini í løtuni men tað sum mann ger tað er tað at mann krevur størri avlop ella at mann finnir pengarnir hjá landsverki onkursvegna og altso at mann krevur størri avlop á tí inntøku fíggjaða virkseminum á játtanina tir landsverk og tað sjálvandi ljóðar nokk so óskildigt eg veit ikki um hvussu trupult tað er og har mugu vit sjálvandi fáa landsverk inn í fíggjarnevndina hoyra hvørjar avleiðingar tað hevur annars dámar mær væl og tað trúgvi eg ikki kemur so nakað yvirrestka ser fyri landsstýrismannin at mann roynir at finna útreiðslurnar onkustaðni tá ið mann i loypi av árunum fær nýggjar útreiðslur so í útgangspunktunum dámar mær sera væl tað so er tað ein serátekning og ein serátekning merkir bara at mann tann játtanin ikki er avmarkað til eitt ár men í mun til aðrar játtanir sum ikki hava seátekning so kann mann goyma pengarnir til komandi ár og tað kemur at verða galdandi fyri metiko tekniskt tól tað er eitt fínt orð men tað merkir tekniskur útbúnaður til heilsuverkið í hesum førinum snýr tað seg um ein nýggjan ctiskannara eg haldi ikki eg síggi nakað í hesari eykajáttanini sum ger ella sum gev mær fyrrvarnaðist sum so annar enn er hetta skal lýsast nærri í nevndini men at eg annars væntaði at vit í framsókn koma at taka undir við hesari
teka játtanina takk fyri harra formaður ja takk so skuldi tað verið biljisinussen m hann er ikki í salinum so nóstura røða verður badrayantingvuð ger so væl
ja takk fyri formaðurin ja hettai r ein eykajáttanarlóg frá landstýrismanninum una rasmussen og tað ereinki ivast í at tær korona relateraðu útreiðslurnar tær eru tær la so ella so er tað avleidd lóggáva av tí sum løgtingið higartil hevur hevur ynskt ella hevur viðgjørt so eg skal ikki brúka so øegiliga nógva orku upp á tað eg haldi kortini at spurningurin er um um allir tættir í í teimum smærru vinnu geirurin um teir eru nóg væl lýstir í mun til tað tað sum hesar fyritøkur hava havt ella ikki tað tað haldi eg er eitt sindur ivingasamt men tað kunnu so tað kunnu so seta seta meiri á orð á í fíggjarnevndini um neyðugt men tað er tað haldi eg teg sjálvsagt at tað er altso tað at eg játta pengar til tað endamálið tað er bara ein konsekvensur av teimum søgutakanum sum tingu tikið frammanundan so tað er eingin trupulleiki í tí so er tað spurningurin um ta játtanina sum snýr seg um at at gera eit nýtt asfaltverk og tað tað loypur eitt sindur í eyguni uttan at eg skal gera mæg alt for kritiskan so loypur itt sindur í eyguni at mann at mann soleiðis at tykja til uppstum lættliga kann finna sjey milliónir í meirinntøkum hjá landsverki har haldi at fíggjarnendin má hyggja efi eitt sindur hvussu tað er hvussu tað er samansett annars haldi eg ta er skilagott at fáa dagført hesi viðurskiftini sum eitt nú asfaltsverkið er men men tað kann loypa í eyguni at mann soleiðis soleiðis finna sjey milliónir bara í eini handavending nú skal eg ikki fara illa við landsverki men eg veit at altso tað her verið eitt sindur eitt sindurtrupult hjá politisku skipanini heilt at fingið innlit í hvussu játtanargongdini eru hjá landsverki altso hvussu starvssetingar eru í mun tilymiskar verkætlanir og so framvegis men men hetta her kanska hetta er kanska eitt øgiliga óskild mál og tað kann mann so lata ivan koma landsverki til góðar men men eg haldi at vit mugu hyggja eftir hvussu hvussu mann hvussu mann kemur fram til at mann kann útvega sjey milliónir krónur so lætti at at mann at tað kann rættvís gerast í hesum uppskotunum men sum heild harra formaður so so fara vit at geva hesum málinum eina góða viðgerð í fíggjarnevndini og
ongurn er tann søgan ikki takk fyri
ja takk sor viðmerking til joannes joensen ger so væl takkfyrharformaður ja pollareynatúgvu er í fíggjarnevndini vit høvdu eitt vel hav hetta uppskot tíl mentanarnevndini um um stuðulin til tillistafólk og til tónleikarar har sum vit mæla til hækka játtanina og leingja áramálið og ætlaði at vita um pálla renadigur ikki eisini kann arbeiða fyri tí fíggjarnevndini so ats fá at hækka játtandi listafólk frá seks hundrað túsund upp á fýra komma fimm milliónir ella bara a spyrj hann um
takk fyri
ja takk ger sovællja takk fyriformaðurin tað skal ikki standa til johannes joensen tí eg haldi vit hava viðgjørt tað fyrr júst tað at at at mentanarlívið hevur verið í einum ein øgiliga stórum aldur dalur meðan koronuverðu og eg haldi at vit skulu hvussu gera alt tað við kunnig fyri at at royna at rættvísgera ta fíggjarligu mynd sum tey eru komin í av av koronavirkseminum so so visti mann pá nakran máta kann grundgeva fyri teimum tølunum sum jóhannes joensen vísti á sum er mentanðarnevndir so haldi g eisini at fíggjarnevndin
eg skal taka tað til eftirtøktar takk fyri taðja tak so eru ikki fleiri røðarar hetta málið verður eisini beint í fíggjarnevndina so vil eg boða frá at fundurin verður niðurlagdur til døgurðasteðg frá nú av og til klokkan trettan tretivu tá fundurin verður uppattikin so er tingfundurin uppafturtikin og vit fara undir tað næsta málið á skránni í dag tað er løgtingsmál nummar hundrað og sekstan fyrsta viðgerð uppskot til samtykkara um virkisætlan fyri skipaða endurrýðslu og ringbúskap hvør biður um orðið ella eg skal biða um framsøgufólk heðin zachariasen og hvar winter poulsen fyri javnaðarflokkin og helgi abrahamsen fyri sambandsflokkin bjørt samuelsen fyri tjóðveldið ja óbjarni kárason petersen fyri framsókn so fær heðin zachariasen orðið fyrst ger so væl
so til viðgerðar eru uppskot til samtyktar um virkisætlan fyri at skipa endurnýtslu og ringbúskap og o so sum tað stendur í her at løgtingið heitir á landsstýrið um at leggja fyri løgtingið eina greiða virkisætlan fyri einum øundirstøðukervi til endurnýtsluog ringbúskap í føroyum umframt neyðuganeðugt lógaruppskot í hesum sambandi og sum tað verður sagt í viðmerkingunum so hevur mann mann hevur sett nakrar nøkur punktir mann vísir eina miðvísa handling og ein fíggjarligan písk ella gularøktur í sambandi við at fara í holt við hesa skipanina og at tað verður minni brenning og meira endurnýtsla og og síðani nakað í samband við plastikkendurnýtslu og sum tað eisini verður sagt í hesum her uppskotinm til samtyktar so er tað soleiðisnar at mann atað er

at tað er tørvur á at fáa fáa gjørt nakað við við at endurvinna við at endurvinna tilfar og at mann vísir á t tørvur er á landi at er at at landið oí kommunuar leggja eina greiða ætlan fyri einum ringbúskapi har har brúkt tilfar og tilfeingi heldur enn at verða beint burtur og at tað verður endurnýtt og endurvunnið og at hetta verður gjørt í samstarvi við fleiri í sambandi við heimsmálini og sum tað verður víst á eisini her at tað eru fleiri orsøki til at hetta er neyðugt og at nógvir fyrimunir eru í einum ringbúskapi harra formaður tað verður víst á at hetta er eitt uppskot fyri at koma inn á tað tann ta linjuna ella tann banan at staðin fyri at keypa og brúka og so koyra burtur so at mann so fer inn á at at at skipa tað soleiðisnar at tú fær enndurvunnið so í mest møguligan mun alt tað tilfeingið sum verður brúkt og mann tosar eisini um í uppskotinum um hetta her í sambandi við við vinnuna altso við okkara vinnu sum er sum brúkar tilfar av avalskyns lagi og at staðin fyri at at brúka tað og tað sum so fer burtur at heldur enn at koyra tað vekk at tað so verður samlað inn og at tað so kann endurnýtast aftur og harvið mann sleppur frá at keypa tað úr útlandinum og flyta til føroyar og upp á tann mátan minkar um bæði um oljunýtslu og annað í sambandi við ctvútlat og at mann heldur eisini at hetta er ein ein betri loysn í so máta

absolutt nakað sum er áhugavert og men tað sum so er kanska interessant í hesum ta er tað at visu vit fara nøkur ár aftur í tíðina visu vit fór aftur til visu vit fara aftur til síðstu fýrsunum tá i ið kommunurnar fóru í í holt við tær skipanina at byggja brennistøðir ella í hvussu er tær brennistøgrnar sum vit kenna til í dag tá var tað soleiðisnar at tað sum bleiv samlað inn tað bleiv bara antilbleiv tað grivin niður ella bleiv tað bara vippa í havið og og tað ynsktistsu kommunurnar at gera nakað við og tí bleiv innterkommunalur revenjónsfelagsskapur irf stovnaður og tað er tann felagsskapurin sum samlaði allar kommunurnar saman í eina skipan minus tórshavn og tórshavnar kommuna sum tá hevði sín egna skipan sín egnu brennstø og ta skipanina kenna vit som statvek í tað sum er broytti er sjálvandi tað at onkrar kommunur eru farnar upp í tórshavnar kommunu og eru so blivnar ein partur av skipanina hjá hjá k ob áðrenn hesar brennisurnar byrjaðu so kom mann staðfesta at tað var øgiliga onkult tað sum bleiv samlað inn tað bleiv samlað inn og so bleiv tað wipp í havið ella grivin niður og tá ig mann so byrjaði við tí skipanini so byrjaði mann við at seta bangjupláss upp runt um í landinum hvar ið fólk kundu koma við teimum lutum sum tey høvdu og tað var eisini fyri sovit galdandi fyri virkir og í tí sambandinum var tað øgiliga onkult tað var antlr koyrdu tað til brenningar ella koyrdu tað til tiltirving og mann kann siga at tað eru nøkur ár síðani men tann skipanin er ótrúliga nógv broytt og tað er øgiliga mann er komin øgiliga langt á tí leiðini og tað verður víst á í viðmerkinum har at mann kundi havt tíggju punktir hvar ið mann tosar um hetta her við at samla ella at endurnýta og vit kunnu hvussur staðfesta í dag at vistu vit fara inn til brennistøðirnar í dag og sum eru virkandi runt um landið so hava teir longu nú skipa tað soleiðisnar at tú tú hevur brennandi tilfar og har í tí er øgiliga nógv sum kemur frá húsarhaldinum og síðani hevur tú roynt timbur sum so eisini verður brent og síðani hevur túimperiginerað timbur tað erur so tað verður so grivið niður tyrt og tað er øgiliga lítla nøgdir í í mun til tær vórðu tá og síðani hevur tú jarn og dekk og tú er plastikk og tú máling og tú rørr altso ljósrør og annað øll hasi tingini vera í dag skilt sundur og síðani hevur tú hesi hesi heri flótandi evnini sum síðani verða send niður til kommunukom ið í danmark tað verða samlaða saman í føroyum og síðani verða tey send av landinum eitt annað sum eg veit hvussu frá teii tíini var hjá rf at tú kundi fara inn í eina skipan sum man hevði tókuðsi eina skipan sum tú kundi fara inn og hyggja eftir øllum virkjum í skipanini tað vil siga at visttú kundi tú kundi til dømis taka eina kommunu sum sunda kommunu út inn í skipanina og sigur hvørji virkii eru í í í sunndakommunu hvussu nógv hava te leverað til irf hvat slak hava tey leverað og so víðari og upp á tann mátan kundi tú fylgja við og tað held eg var øgiliga áhugavert at tú sá munin millum tað at hvørjir virki brúkti skipanina og síðani hevði mann ta skipanina við bingjuplássinum sum tá var bara broknað til í mestan mun til privat virki ná privat húsarhald men so hevði høvdu nakrar kommunur eisini tað soleiðisnar at tú kundi fara í holt við eina ella at tú kundi koma á ta staðið við við við tínum burturkasti og eg veit eisini at tað varð hvussu viðmælt soleiðsnar at mann heldur brúkti tað enn at tað bleiv kanska koyrt út í náttúruna eitt annaðs var nokk so áhugavert haldi eg sjálvur tað var at til dømis niðri tað varð tað sum fór á brennistinna var eisini nakað sum hann segði varð brúkt til endurnýtslu tá ið ið tú brúkti ta skipanina til at hita húsð upp við so at tað bleiv slett ikki betraktað sum nakað sum ikki varð endurnýtt men men harra formaður sum hetta her uppskotið leggur upptil so haldi eg tað at tað hevur nøkur góð ting í nemliga tað at visti tú fór inn og hyggur eftir øllum avlopstilfari í í byggivinnuni og eg haldi bestemt at onkur fyritøka í føroyum koyrir hevur prøvað tær skipanina eg vet ikum ikki arktigon hevur prøvað tær skipanina við at at at brúka nakað aftur av tí tilfarinum sum leypur av og gert nakað við tað soleiðisir at tú kanst brúka tað umaftur og og síðan verður eisini víst á her at at tað við plastikk og annað at tað er kanska tað sum er mest gevur mest siotvey útlát sum verður í dag verður brent á brennistøvunum men vit vita hvussu er tað at tað er øgiliga nevnt at framleiða í forhold til til dømis pappír

uppskotið sum til samansett tað setur hvussu altso tað er nøkur avgjørt nøkur nøkur áhugaverd ting í uppskotinum eg haldi eisini at tað vísir sendir ett signal um at mann upp á einlanan máta eigur at seta meir fokus á at fáa endurnýtt heldur enn at bara koyra burtur og eg haldi annars at at at føroyingar og tær føroysku kommunurnar komnar rættiliga langt tá talan er um at at at skipa viðurskiftini soleiðisnar at at fólk ganga væl um í eg kann bara siga fyri mítt viðkomandi í sunda kommunu har gjørdu vit tað soleiðisnar at vit samlaðu faktiskt øll hesi plássini saman á teimum lítlu støðunum samlaðu vit inni á størri øki og vit søgdu tað at óansæt hvat tið skuldi av við so skuldi kunna koma eitt stað og tú kundi sleppa av i alt tilfar og at tað var at tú hevði fólkastaðnum og at tað bleiv skipað og sortera soleiðisnar at at tá ið tað bleiv vvera á tí staðnum at tað fór avvera soleiðis sum tað skuldi og at tað var so minst arbeiði sum møguligt hjá irf í tí førunum so harra formaður hetta her uppskotið kemur í nevndina og har fer fólkaflokkurin at geva tær eina sakliga viðgerð takk fyri
ja takk fyri bjørt samuelsen eina
viðmerkir takk fyri og takk til hensøkariasen fyri eina góða røðu hann er gott innlit í hetta við serliga arbeiðin hjá kommunum at skipa fyri at mann kann sortera og hann er púra rætt í at tað er hend stór framstig tey síðstu árini eg kundi hugsað mær at spurt tingmannin um hetta við hvussu hann sær framtíðina tí hetta uppskot gongur eisini nokk so nógv út upp á at mann í byggivinnuni skal kunna endurnýta tilfarið heldur enn at brenna tað ella tyrváta ella hvat mann nú partvíst ger í dag hvussu sær hevði sakariasen gjøgnum formannin fyri sær nú hetta mann hevði tosað um nýggja brennistøðir og framtíðina og tað at kunna byggja upp eina eg veit ikki mann kann kalla tað tilfeingið so mann kann fáa nýtt tilfeingi burtur úr at í nógv størri mun brúka tað sum í dag á ymsan hátt fer burtur takk fyri
hevði eg sagt har
ja takk fyri takk fyri viðmerkingina g tað er eingin ivi um haldi eg at visti mann visti mann fær hyggur eftir teimum størru virkjunum ikki bara teimum størri men mann kann siga tær tað eru tær stóru fyritøkurnar sum brúka rættiliga nógv og upp á einannan máta trúgvi eg at tað manglar at seta fokus á tað upp á tann mátan at fáa eitt arbeiði mmann vísir á eitt arbeiði og athvar ið tað er ein avgjørten fyrimunur at fara inn og gera hetta her tí at eg trúgvi tí at tað er nógv í dag sum varð koyrd burtur sum mann annars kundi brúkt umaftur og tað skuldi væl oysini verið nakað sum hevði vi við við sparing av pengum at gera og serliga tá ið ið vit síggja at tilfarið alt fer bara lonur longur upp so út frá tí dýrar tað blívur sjálvandi nemmari skuldi tað verið til hav fingið ngsaman tí tað hevur sjálvandi eisini nakað við við pengar at gera men men tað við at at at fara væl um umhvørvið og at brúka pengarnar rætt tað haldi eg eigur at ganga hond í hond
takk fyri ja og so er tað
kristianna vinter poulsen ja eg haldi eisini hatta var ein áhugaverdu framløga sum eðinsagariasen hevði tað sum eg kundi hugsað mær hoyrt eitt sindur um tað er matspill tað vísir seg ati millum fimmogtjúgu tretivu prosent av tí sum verður brent har uppi at kjalla tað er tað er mætur og eg veit ikki um tað er sama skili í erf men eg haldi tað e øgiliga viktigt at mann kemur hesum til lívs tí hetta at at koyra so nógvan mat burtur tað haldi eg at vit øll síggja tað man við teg í men hvussu minkar mann um matspilli er tað nakað sum jens achareasen hevur hugsað um kanska serliga sæð ljósina av at hann hevur veriðí borgar
v gjóru í nógv ár takk fyri einsachariasen
og takk fyri viðmerkingina ja vit fóru eisini í holt við tað at vit góvu kompostkassar út soleiðir a fólk kundu brúka tað og tað vístu seg at vera ein rættiliga stórur áhuga fyri tí og eg trúgvi at tað er eingin ivi um attað er nógv matur sum fær sum fær til spillis sum ikki burdi verið farin eitt sum eg minnist aftur frá tá ið mann koyrdi tað var hetta her at vit tosa oftani um hett her við tí føroyska landbrúkinum ella vð við við seyðahaldi og annað altso tað var ótrúligt hvat ið nógv bleiv koyrt burtur í forhold til visti mann fór aftur til en eni tretivu ár aftur í tíðina hvar um soseð alt bleiv brúkt og tað vísti seg næsta soliðinar í summum førum var tað soleiðinar at tað einastasum bleiv brúkt tað var jálv sjálvt krovi restina bleiv koy burtur tað var eitt sindur ótrúligt men eg haldi tað hevur eisini vent seg vent venta rætta vegin og tí haldi eg tað at tað við matspilli og attað er absolutt eisini nakað sum mann eigur athyggja nærri eftir men eg gangi út frá allíkavæl at forrættsmenninir keypa ikki meira na neyðugt tí sjálvandi alt tað sum teir ikki selja er tað sum teir annars kundu havt eina minni útreiðslu av takk fyri harrar formaður
ja takk so er tað kristianna vinter poulsen sum fær orðið ger so væl
eina virkisætlan fyri eina skipaða endurnýtslu og ein ringbúskap sum er til viðgerðar og hetta er eitt uppskot til samtyktar sum bjørt samuelsen og hervør polsdóttur vegna tjóðveldið hava lagt fyri tingi tær skriva í hesum uppskotinum at tað er tørvur á at land og kommunur leggja greiðar ætlanir fyri einumringbúskapi har brúkt tilfar og tilfeingi heldur enn at verða beint burtur brent ella sent av landinum kann endurvinnast eg haldi eisini hetta er eitt ósera áhugavert uppskot sum tær bar at koma við tí hetta her við ring búskapi tavil siga tí sirkulera búskapinum har tað í umment av tí linierar búskapinum har tú keypir og tú brúkar og so tveitir tú burtur so verður tað til burturkast meðan í tí ring búskapinum til sirkulera búskapinum har endurnýtir tú tú sinnir ein máta har tú kanst endurnýta tilfeingi tær vørurnar sum tú keypir og tað haldi eg teg at vit hava brúk fyri at fokusera p meira upp á í dag vøksturin í heimsbúskapinum og vaksandi fólkatalið í heiminum tað elvir sjálvandi til ati tað verður ein øktur globalur eftirspurningur eftir vørum eftir tilfeingi og tað verður ein vaksnandi nýtsla og hetta kombinerað við okkara mentan sum eg haldi er øgiliga eyðkend av tí at tú brúkar og so blakar tú burtur

um vit skulu tryggja burðardygd frameftir og tað hugsi eg hóast vit ikki hava gjørt so nógv við tað her á landi sum vit áttu so hugsi eg at vit meira eon meira innsíggja hetta er neyðugt so eg haldi akkurát sumtingkvinnurnar siga í hesum uppskotinum at vit eiga at menna ein ringbúskap og vit eiga at læra okkum eina nýggja tilgongd har ringbúskapur er grundarlagið undir okkara nýtslumynstri

altso ringbúskapurin snýr seg sum sagt um at halda tilfari og vørum ella úrdróttun í búskaparligu ringrásini so leingi sum yvirhøvur gjørligt og við so høgum virði sum gjørligt tað snýr seg altso um tað øvuta av fatanini av teiri li virðisketuni sum framleiðir ella útvinnur tilfeingi sum síðani endar eftir at er brúkt sum avfall ella sum burturkast og við einum ringbúskapi so er møguleiki fyri at tað tilfeingið sum annars hevði endað sum burturkast tað kann endurupptakast virðisketuna og í framleiðsluna so talan er um antin endurnýtslu av tilfarinum ella at burturkastið verður minkað við vørum ella við ítróttum sum kunnu umvælast ella uppstaðast forbrúkarin skal kunna koma aftur við vøruni til umvælingar og eg haldi at tað er áhugavert í hesum sambandi at hugsa um at í dag øll húsahaldsstovn til dømis er tað okkurt gal við uppvaskimaskinuni við vaksmaskinuni bara tað sídav hvat er galið kann kanska kosta helvtina av tí sum tað kostar at keypa eina nýggja so eg haldi at yvirhøvur hava vit fobrúksmynstur sum eggjar okkum til at blaka burturkeypa nýtt heldur enn at royna at endurnýta og at umvæla alt tað sum vit sum vit brúka hvønntan einasta dag

tað kann mann so spyrja hví so er men eg haldi at hetta er eitt ósunt mynstur og eg haldi at vitvti klætt okkum atttað tað undurstøðukervið sum gjørdi at tað loysir seg betur at umvæla og endurnýta enn tað gera so er spurningurin hvat vit kunnu gera hetta uppskotið hevur nógv nógv nógvar ja nógva uppskot um hvat er at gera vit vita tað at tað eru serliga nøkur øki sum skulu takast í mann skal hyggja eftir tá mann talar um hetta við ringbúskapi og øktari endurnýtsluog umvælingum tað er matur matspill í føroyum tað er stórt tað er øgiliga øgiliga ógvusligt tað vísir seg at úti við tretivu prosent av tí tilfarinum sum verður brent uppi á brennistøðini tað er matur eg hugsi at í dag er tað eingin sum hevur enn góðan smakk í munnum við at hugsa um tað hvussu nógvur matur fór burtur ella lívstongum og hetta haldi eg at vit veruliga eiga at taka í álvara hetta er so eisini ein partur av hesum her við ringbúskapinum nakað annað er húsarhaldsvørður hetta var eg so inni á hetta við heldur enn at keypa nítt at reparera og fáa teir umvældar hvussu kunnu vit skapa møguleikar fyri tí tí sum eg segði fært tú onkran heima at hyggja eftir uppvaskimaskinuni som vís tað seg ofta at rokningin er upp á kanska hálvtrýss prosent av tí sum tað kostar at keypa eina nýggja uppvaskimaskinu tað er ikki rætt tað haldi ikki rætt og tað hugsi eg faktiskt at vit øll tað er ikki nakað sum sum sum eigur at vera so og tað krevur hugsi eg at mann eldurhugsar okkara nýtslumynstur júst sum hetta uppskotið leggur upp til byggivinnan er eitt annað dømi um eitt øki har ið stórar stórar broytingar kunnu gerast í mun til hetta við endurnýtslu har nevna tingkvinnunar at tað er eitt av teimum størstu økjunum har ið broytingar er fara fram og eg eog a eer í øllum førum eitt arbeiði í gongd í kommununi har vit byggja eina eina skiljuhøll har uppi at kjalla hetta arbeiðið er farið í gongd og tað er júst hetta sum sum tingkvinnurnar siga góður møguleiki fyri at skilja eisini byggitilfar men alt tað tilfar sum verður verður sum vit ikki skulu brúka mær vit eiga at seta krøv um og at skapa góðar møguleikar fyri at hetta verður skilt við tí endamáli at at at tað fer í í endurnýtslu og so er tað til dømis innbúgv tað er klæðir tað er pakkitilfar eisini tað er eisini eisini øki sum har rúm er fyri stórum forbetringum og serliga má eg við ringum smakki munnunum nevna at akkurát klædnaframleiðsla er eg haldi aftan á olju er tað tann næstmest dálkandi og resursukrevjandi framleiðslan sum er og har má eg siga at eg eri ein av súndarunum eg keypi alt for nógv klæðir tað átti ikki hat gjørt hinvegin er tað gleðiligt at vita at tey nógv ung í dag sum heldur enn at keypa nýtt tey fara til dømis undir reyðakross ella í aðrar endurnýtsluhandlar sum eru í øllum førum her í havn tær eg eisini runt um landið og brúka heldur tey endurnýtsluklæðini tað eru tað er í øllum førum ein ein gongd sum vit síggja millum ungdómin so eg hugsi at tað tað kann tað kann betrast á tí økinum eisini so men eg haldi at sum heild er hetta itt sera áhugavert uppskot hetta krevur nøkur tiltøk sumtingkvinnurnar eisini nevna og eg haldi tað athetta er nakað við sum altso almenni myndugleikarar eiga at taka nógv nógv størri álvara vit gera eitt arbeiði kommununi og vit hava fokus á tað og tað er er gott at lesa at eisini løgtingið er sinnað til at taka taka hetta stríðið upp tíverri verður so ikki við í framhaldandi viðgerðini men eg vóni at hetta fær fær eina góða viðgerð í rættarnevndini har tað fer sotak
fyrra orðið takk ja so er tað v
jóohanes joensen takfyri hara formaður ja tá tað kemur til endurnýtslu so ver tað soleiðis fyrr at mann endurnýtti áv neyð tað var ikki keypiork til at keypa alt tað sum vit eiga í dag tí mátti mann endurnýta tað sum var ella skapa sær tað sjálvur í dag eiga vit so nógv at endurnýtslan tað er tað er kanska tí at tú síggjar tað at jørðin maknar tað ikki at vit kunnu ikki blíva við at forbrúka og og samfelagsvólturin kann ikki vera óendaligur so tað er meira tann vegin vit fara nú men so hugsi eg at her tá ið mann snakkar um eingangsnýtslu tá er tað soleiðis at tólini sum verða gjørd í dag selja ørntólini tey uukunnu slttiki endurnýtast tól í dag verða gjørd soleiðis at tey skulu tveitast vekk aftaná og tað er kanska tað skeiva vit gera vit gera tól tú nevnnevndi røðarani uppvaskimaskinur og annað man mann kann næstan ikki arbeiða upp á hesi tólini tí at meiningin er at tá tey eru gaganga fyri emi so skal mann keypa nýtt
kristianna men
ja takk fyri viðmerkingina fari eg at siga við jóhannes joensen tað er akkurát hatta hví er tað at framleiðararnir hava framleitt vørur og tól sum als ikki kunnu umvælast tað er væl fyri at fáa okkum at keypa meir frá teimum og keypa meir og keypa meir og keypa mær men avleiðingin av tí er at vit orva móður jørð fyri at brúka eitt eitt sindur blomstrutu tað kundi eg sagt mensannleikin er sannroyndin er at jørðin heldur ikki til okkara fárbrúk og sum onkur sigur um vit halda fram við hesumvið hesumforbrúksmynsinum so hava vit brúk fyri nógv nógv nógv fleiri jørðum um heilt stutta tíð og tað vita vit jú tað sum onkur segði tað er

ja elsla spyrja khristian vinter poulsen hon vísti nógv á hetta við atiendurnýta ella kunna gera ting aftur sum brotnað og eitt sum vit nevna íhesum uppskotinum tað er hetther við at mann eisini skrúvar avgjaldspolitikkin saman soleiðis at hann stuðlar upp undir tað at ting sum bara verða gjørd og noyðast at fara burtur at tey kanska hava hægri avgjald enn sovorðnið ting sum eru sniðgjørd soleiðis at tey lættari kunnu gerast aftur øum um tingkvinnan kanska hevur onkrar tankar um tað

ja øsum tað er eisini júst hetta við hvussu tú kanska fíggjar hesa umleggingina tí tað tað er neyðugt ella tað fer innibera nakrar útreiðslur og eg haldi at ðer tey uppskotini sumtingkvinnurnar skriva í teirra teirra uppskot til samtyktar eru eru áhugaverd og eisini nakað mann kann kann brúka hugsi eg fyri at fáa fáa ferð á til dømis at mann revsar í gásareyginm eitt sindur um tú velur at keypa tað sum ikki kann umvælast tað sum er einnýtis og so eggjar tú fólki til at velja vørur sum eru vinarligari í mun til ein ngringbúskap ella vinarligari í mun til umhvørvið so eg hugsi at tað er avgjørt nakað vit eiga at hyggja nær
bíi eftir og herinsacareasen fær eina viðmerking
maður nóg var røðarin er nú at ðer í sambandi við gób og tað sum eg haldi eisini er er gott eisini tað er tað at kb og if eru farnir inn í samstarv og vit síggja eisini at at tey byggja eina skiljahøll í í ella eina tyrvíkarhøll í aí í jukkarahaganum og temasumi samanfelag og so stendur eisini í uppskotinum at at brennistøðirnar ella kommunurnar og privatir kunna
verða ein partur av hesum her og tað sum eg haldi er øgiliga umráðandi er tað at sjálvandi tá mann setir nakrar streytir so má tað eisini vera púra greitt og nevnt og lætt at koma til og at kunna avlevera tað sum mann skal og tí haldi tað er gott eisini stendur í her taður nevnt um at privatar veitara eisini kunnu kunna vera inni á bananum takk fyri
polsenrd hetta var eisini nakað eg hugsaði um tá eg fyrireikað meg til hetsa framløgu at í øðrum londum síggja vit at tað er ein ein eitt øki har ið fyritøkur altso í verksetarar síggja møguleikar í at uppbyggja at uppbyggja fyritøkur har har ið tænastun verða veittar sum sum hjálpa ella sum eru til júst júst hetta økið og tað verða so typisk privatar fyritøkur sum veita ymiskar tænastur sum skulu til fyri at ringbúskapurin skal rigrigga tað kann vera altso neyvan rusk av heinta men tað er ymiskt ymiskar fyritøkur man kalla tað kanska tann grøna sektorin so har er heilt avgjørt eisini eisini møguleikar fyri okkara vesturellarar og eisini fyri fyri nýggjarvinluvegir so eg hugsi at vit eiga at gera nógv burtur úr hesum her takkfyri
takk fyri hann tann næsti at røða verður helgi abrahamsen ger so væl
ja frú forkvina hetta her uppskotið tað snýr seg um at ja um endurnýtslu og ring búskap uppskot til samtyktar um virkisætlan fyri skipaða endurnýtslu og ringbúskap sum tað eitur vit liva í eini tíð sum ja vit kundu kalla tað eina tveit burtur og keypir nýtt mentan og tað er har hetta her hugtakið ringbúskapir kemur inn at í staðin fyri allaní at keypa nýtt og tveita burtur so skalmann heldur fáa tingin ganga runt soleiðsnar at tá túð er liðugr at brúka ting so skalt tú byrja umaftur hvat kann eg nú brúkar tað til onkursum førum skal tað broyta eitt sindur onkuonkur førim kann tað brúkast og tað er eingin ivi um ati tað er alt alt ov nógv burturkast visti vit skuldu hyggja eftir hvussu búskaparstøðan er inn í landið ella siga í føroyum so skulu bar hyggja í køstarnar í í hjá brennistøðunum er nógv í so verðu tað tí at nógv ferðabúskapinum og er lítil ferðabúskapinum so minni í jú betri at vit hava tað jú meira væl sfer et vit hava meira tvei ta burtur byrðjan tey ganga illa so byrja vit at hugsa meira um n hvussu brúka vi hesi tingini so tað er einki ivast í at hetta er ein røtt leið at fara yvir í ringbúskap og endurnýtslu og mann hevur so í tí sambandi gjørt ein sokallaðan uburturkast stiði ella burturkast trappu hvat mann kalla tað og har ta fyrsta ovasta triðini ti er at minka um burturkasti har ka mann onkur nevnt matoysl sum er ein stórur trupulleiki øtalil si at tú roynir at ansa eftir at tú ikki hevur so nógv at tú troytir burtur tann næsta stigin ta er endurnýtsla og tað síggja vit at at til dømis irf far at fylgt eitt sindur við tað er ótrúligt hvat ið tey at vísta á hvussu nógv mann kann endurnýta ting heldur enn at brenna tey og so er tað tað triðja tað er endurvinna og fjórða tað er gagnnýtað á annan hátt og fimta stigi ta er at beina burtur tað vil siga at tað er bara tað sum kemur nivu á fimta stigið sum faktiskt skulu tveita burtur øhtað kemur til matoysl so nógv fokus sett á handlar at at har fær for nógvir konterrnar hjá teimum men veruleikin er tann at tað er nógv meira ein trupulleiki í teimum einstøku húsarhaldunum vit keypa nógv meira inn enn vit eta mati vit kenna øllum hettar at vit gera døgurða so skulu vit gera ríkiligt tað sku ikk mangla í og so er tað so ríkiligt at tað lípar nógv av og hvar fer so tað avlopið og nógv kunnu sjávandi hita tað upp aftur alt hetta her men men tað er eisini ein ein lættur máti at koyra tí í skrellispanna vit kenna eisini hetta her ja tá ið tá ið eitt breyð byrjar at minka so keypar tað nýtt fyr tat ikki hvat mangla í og so er tað øgiliga freistandi at seta á tað nýggja breyði tí tað smakkar jú betri nýbaka enn tað gamla og og hvat fer so tað gamla so tað eru sovorðir tankar mann má hava í høvdinum tá viðvíkjandi nýtslu eg haldi sjálvur at tað t tað allar fyrsta stigið vit kunnu gera á hesum økinum tað er at endurskoða burturkastskunngerðina og fáa pantuskipanin riggar betri men tað vísir tíverri at alt sum hevur við hetta hetta at gera tað koyrir øgiliga seint eg eg umsat hetta í málsøki í tvey ár og eg havi verið landsstýrismaður í tveir mánaðir tá eg tosaði við umhvørvsstovuna um at fáa gjørt nakað við hetta og og øgiliga skjótt aftaná ta bara tay fara í holt við at gera nýggja burkaskunngerð og seinastu frættið varð hon ikki gjørd taðvarikki liðugt so so hetta koyrir tað er øgiliga tungt at fáa tað at at at rigga tíverri eg veit kva ikki hví tað er so tungt men vísir tað seg nú ver vit tosað um byggivinnuna og eitt sum eg haldi mann sær onkuntíð tað er tað at onkur gomul hús tikin niður nú erta ikki øll hús sum eru sum eg havi stórt virði sum varð tikið niður men men men so so verður tað tikin niður við breyt tú setur eina broyta á tað og tað tekur bara nakrar fáar tímar at javna tað við jørðina tað er tann lættasta og bíligasta loysnin men tá ið tú gjert tað so kanst tú ikki endnýta nakað alt fyrður knútt og kortini konteknari og so til irf ella ella kob og og brent otað er ein ein ein ein ein nakað vit eiga at hugsa um altso er tað skal tað verða verða loyvt bara at taka knús ál sundur soleiðinar at alt verur toyvt burtur og so byggir mann ogso keypir mann nýtt ein annar ein onnur avbjóðing tað hevur verið eftirhr burturkasta í sjónum tá ið skip til dømis far eitt fremmant trol í sítt rol skal so tað reiðaríi t betala fyri at sleppa av við tað tað trolið visti tað blívur ein stór rokning so er ølia freistandi bara sleppa teg aftur í havið so er tað úti á verðini tað er eisini nakað vit mugu hugsa um hvussu altso skal tað loysa seg at taka tað til til lands ella ella blívur ta so dýrt at mann freistast til at bara at lata tað fara htað var eisini tosað het her um at endurnýta ella ella reparera tól tíverri eru tól í dag gjørd soleiðisnar at tað loysir seg ikki at reparera tey tað er so ræðuliga nógv bíligari og at at keypa nýtt koyrtað gamla vekk og tú fært eitsini eitt nýtt tól heldur ennat gamalt og tað er eisini onkurt mistanka um til dømis a fartelefonir er programeraði til at blíva í ólagi aftan á so s langa tíð fyri at mann skal kunna fyri at framleiða skal kunna selja meir so har eru nakrir trupulleikar sum sum vit kanska ikki eru hærrar yvir men í øllum førum haldi rætt at viti vit gera nakað við hetta her málið øog ja her stendur so at løgtingið hoytir á landsstýrið í uppskotinum um at leggja fyri løgtingið eina greiða virkifsætlan tað tað vísir bara at tað er bjørt samuelsen sum hevur ført penni n siga greiða virkisætlan hon hevur tað við at alt blív so øgiliga greitt lalternativið hevði við at gjørt nka avgreiðar virkisætlan men tað vænt eg ikki nakar meinar men fyri einum undirstøvukervi til endurnýtslu og ringbússkap í føroyum umframt neyðugu lógaruppskot í hesum sambandi og eg haldi at ati lat tað eisini vera greitt at egeri púra samd við bjørt samuelsen og og og hervur posdattali átta uppskotið eisini í tí at vi at hhetta er vegurin at fara og og eg haldi sjálvur at at tað allarfyrsta vit eiga at gera tað er at fáa sær burturkas kunngerðina dagførda tí at har eru nøkur ávísn amboð skulu til men tíverri hevur tað gingið ótrúliga seint at fáa tað fáa ta avgreitta málið og so so vit fara hvussu at viðgera tær málið við við allari vælvild eg eri púra samdur við endamálinum um um akkurt hetta uppskotið er farið meira at ferð á tað tað veit eg ikki men men har er hvussu er harler vussu í veðurin at fara takk fyri
takk fyri so er ein viðmerking frá
sirið staðnberg ger so væl takk fyri reyðfrí forkvinna hetta er við burturkastkunngerðini eg kann bara taka undir við eitt ídrúvt eg haldi at tað var sett í gongd longu míni tíð so at tað hevur tikið langa tíð og tað er einki komið enn so eg veit ikki hvussu hvussu nógvar resursur tey hava eisini sum arbeiðina fyri at her øki og fleiri ferðir mann tosa um tað at ungvørt stovan kanska fór breið at hon skuldi kanska havt ein altso verið eina ordiliga ungvørtsstovan á sum ein grønur stovnur og eg veit at samanflokkurin hevði tað eisini fram við sambandi við vanliga at mann skuldi styrkt eisini fyrisitingina av sínum røkinum tí at tað er nakað sum kemur at fylla meir og meir hvat heldur at helga epperson um tað altso hevði tað verið ein máti at mann kanska skilti tað tað sundur at mann hevði akkurát sum ein sum hevði tóst kanska av grundadag og kort og skráðir og annað og so var tað ungvørt parturin og orka ungvørurin sum var í einum
ja eitt greitt starvfelga
frú forkvina ja tað skal vera heilt greitt øh tað sum eghaldi ver øgiliga áhugavert tað er tað at við siri stenberg hevr settu á arbeiða í gongd so er tað set í gongd tvær ferð og eg gav teimum eina freist til fyrsta juni tvey tsund og tjúgu og nú nú erðu nærkasu vit farið tvey ár for up í tað so so tað er ætlanin sum vísir at at har er eitannað sum ikki koyrir sum tað skal men men um tað hevði koyrt mín fingið meira ferð á at skilta sundur tað dugi eg ikki at siga tað er eg dugi sjóvt at siga eg haldi at alt sum er gingið for seint í síðstu tvey árini tað havi fingið koronafingið skyldina fyri men men í øllum førum lat tað fara hvat hvat er hent higartil eg haldi at tað allarstørsta vit kunnu gera akkurát hesum økinum tað er at fáa sa burturkastukunnkinna endurnýggjaða takk fyri
ja takk fyri og faktiskt er tað bjørt samuelsen sum fyrsta eyr orðið áðrenn bjarna kárason bjørt samuelsen ger so væl
takk fyri harra formaður ja hetta er so eitt uppskot sum hervur polsdóttir og eg sjálv vegna tjóðveldi at leggja fram sum snýr seg um at vit vilja hava løgtingið á heita á landsstýrið um at leggja fyri løgtingið eina greiða virkisætlan fyri einum undirstøðukervi til endurnýtslu og ringbúskap í føroyum og neyðug lógaruppskot í hesum sambandi og harra formaður eg haldi eg fari bar at lesa viðmerkingarnar til uppskotið soleiðis at tað stendur greitt hvørjar argumentatiónar eru fyri uppskotinum vit halda at tørvur er á at land og kommunur leggja eina greiðar ætlan fyri einum ringbúskapi har brúkt tilfar og tilfeingi heldur enn at verða beint burturbrent ella sent av landinum kann endurvinnast hetta eru samsvar við fleiri av heimsmálunum hjá st serliga heimsmál nummar tólv ábyrgdarfullnýtsla og framleiðslu tað eru fleiri orsøkir til at hetta er neyðugt og nógvir fyrimunir eru við ringbúskapi trot verður á fleiri ráðevnum og ymiskum tilfeingi í framtíðini at endurnýta tilfeingið minkar um tørvin á innflutningi og tað gerður okkum minni búskaparliga heft og burðardyggari nýtslu ag tilfeingið minkar eisini munandi um cotvyútlátu tað er bæði búskaparliga og umhvørvisliga burðardygt í einu ringbúskapi skal øll tilfeingis um nýtslurásið nýhugsast og vit skulu brúka minni og endurvinna ella endurnýta alt sum til ber ráðevni og tilfeingi skulu nýtast aftur og aftur og aftur vørur skulu sniðgevast og framleiða soleiðis at hesar kunnu umvælast heldur henn a vera blakaðar burtur ella á fari og lutnir í einari vøru ella tóli skulu kunna skilja sundur og brúkast aftur flutningurin skal vera so stuttur og lítið dálkandi sum til ber góð kunning og møguleikar fyri at skilja og endurnýta burturkast skal eggja borgarum vinnu landið og kommunum í øllum liðum at hugsa burðardygt og troyta møguleikarnar fyri endurnýtslu byggivinnan er eitt dømi um vinnu har stórur tørvur er á møguleikan at endurvinna tilfar men har karmarnir fyri hesum í dag eru avmarkaðir fjøruti til hálvtrýss prosent av tilfeingisnýtsluni í heimshøpi er í byggivinnuni tí eru átøk her sera avgerandi vit eiga at tryggja møguleikar hjá byggivinnuni at skilja sítt burturkast og lata tað inntil skiljingar og endurnýtslun hetta krevur eitt nú stórar skiljuhøllir og øki har lívrunni burturkast kann og harafturat øki har sum tann lívrundi partin av av av burtkassim kann gerast til dygdarmold føroyingar eiga eisini at luttaka í gransking og menningar møguleikan fyri endurvinning og at taka ceg á tvey úr luftini og til dømis binda tey undirgrundini ella nýta tað á annan hátt at leggja um til ringbúskap eigur at skapa fleiri nýggj størv tørvur er á at borgararnir fáa betri møguleikar at skilja alt sí burturkast so meginpartirin kann fara til endurnýtslu tørvr á lóggávu sum skipar hesi viðurskifti sum kommunurnar r í stóran mun ava ábyrgd av og tí er samstarv við kommunurna er avgerandi tá greiðar ætlanir skulu gerast fyri fult útbygdum endurnýtslumøguleikum fíggjarligan písku gularøtur avgjaldsskipanir eiga at verða umlagdar soleiðis at hægri avgjald verður lagt á allar einnýtis vørur og vørur sum ikki eru gjørdar soleiðis at tilfarið kann endurnýtast og lægri avgjald eigur hinvegin at verða á endurnýtsluvørum somuleiðis á vørur sum kunnu bøta ste ella umvælast í mun til keyp og blakað burturvørur vit eiga at stovnseta ein grønan íleggingargrunn ella umskipa verandi stuðulsskipanir so hesar kunnu stuðla og gera íløgur í umhvørvisvinarligar fyritøkur og verkætlanir hetta kann til dømis vera íløgur í fyritøkur sum vilja fara undir at framleiða skipa endurnýtslutilfar til byggivinnuna aðrar vinnur og til borgararnar fyritøkur sum nýmenna vørur úr brúktum tilfeingi fyritøkur sum vilja leiða út tilfar ella skipa fyri felags nýtslu sum til dømis býtisbilum býtisamboðum og so frameftir og her skal kanska líka minna á at tað almenna hevur jú nógvar stuðulsskipanir í dag ella fleiri stuðulsskipanir í dag til ymiska vinnuframa gjørt eigur at vera ein grøn roknskaparskipan fyri land og kommunur sum skal vísa í hvønn munland og kommunur eru burðardygd tá ræður um bygging innkeyp nýtslu og endurnýtslubursturkast virksemi og so frameftir og har rennur mær til hugnsa hetta við at mann plagdi at hava tað sum æt ársins vakrasta bygd kanska kundi kommunurnar umhugsa ati havt eina skipan har mann útnevndi ársinsburðardyggasti bygd ella bý í føroyum men vit í føroyum hava eisini altjóða ábyrgd av at lækka ovurnýtsluna náttúrutilfeingi ug minka um ógvusliga útlátið av covy og tær avleiðingar tað førar við sær høast cegutvey útlát í heiminum í dag er sera nær tengt at ovurhøga forbrúkinum og tað ber til at minka nýtsluna ein hátt so tað gagnar bæði umhvørvi og veðurlagi men eisini gevur burðardyggan vøkstur

harra formaður vit ynskja minni brenning og størri endurnýtslu vit skulu brúka minni skilja meir og skapa karmarnar fyri at burturkast hjá húsarhaldinum og vinnu kann endurvinnast ein greið strategi fyri endurnýtsluringbúskap skal tí gerast fyri landi kommunur tað er hetta sum sjálv

og burturkast skal ongantíð brennast um tað finst eitt alternativ tí eiga vit heldur ein at byggja størri brennistøðir at verða at byggja vælhóskandi endurnýtslustøðir har hallir eru við plássi og útgerð til at skilja alsins burturkast frá húsarhaldið og vinnuni eftirspurningurin eftir endurnýtslutilfeingið veksur skjótt og fyritøkur ið ynskja at grunda virksemi sítt á at umsetu selja brúkt tilfar víðari skulu lætt og ódýrt kunna fáa atgongd til alt hetta tilfeingi sum í dag í stóran mun verður blakað burtur ella brent brúkarin skal lættliga kunna lata ymiskt sundurskigt bursturkast inn á hesa brennistøðirnar ella til privatar móttøkur sum sjálvandi skulu fylgja ásettum regluum fyriburturkasti vegleiðandi reglur eiga at verða gjørdar fyri at taka hús og bygningar niður hvussu tilfar kann skiljast og latast inn eins og fyri hvussu slíkt tilfar kann endurnýtast til dømis í bygging ella útbygging av samferðslukervinum við meira serliga skipanir eiga at verða gjørdar fyri t eggja til minni matoysl og skipanir útbyggjast sum gera tað lætt at endurnýta klæðir og endurvinna av toy havandí huga at klædnaídnaðurin er ein i mest stálkandi ídnaðurin í heiminum so er tað plast harra formaður plaster orsøkin til bróðurpartin av cotvyútlátunum á brennistøvunum nógv plast kann ikki endurvinnast heldur ikki hóast tað er skilt og inn savna fyri seg framleiðarar og innflytarar plastikt skulu eggjast til bert at framleiða ella innflyta plast ið kann endurvinnast hægri gjaldeigir tí at leggjast á plast sum ikki er egnað til endurnýtslu kommunurnar skulu hava loyvi at bjóða skiljing og gagnnýtslu av burturkast tilfeingið út landið saman kommununum eigur at geras skipanir so í minsta lagi tíggju ymisk sløg a burturkasti kunnu skiljast og endurvinnast og tað er til dømis matur pappappír metal glas plass tekst til drekki og matvøru kartongir restburturkast og vandamikið eitrandi burturkast avvarandi landsstýrisfólk eiga at taka upp samstarv við kommunur vinnulívi og viðkomandi áhugafelagsskapur at fáa lagt eina greiða ættilan fyri møguleikarn fyri góðum undirstøðukervi til endurnýtsluog ringbúskap í føroyum og harra formaður eg kundi hugsað mær at tikið a mynsd sum eg gangi út frá vit øll kenna tað er nú er byggivinnan nokk so sentral í hesum uppskotinum tí athar er tað kanska vit í dag hava rættiliga stórar avbjóðingar í mun til møguleikan fyri at endurnýta tað tilfarið tá ið ja til dømis um mann tekur eini hús tað kann vera ella tað kann vera vera privat so rívur mann ein bygning niður ella mannmann tekur mann tekur alt uttanav húsunum man skifti vindeyguni í dag fer meginpartin av tí bara burtur sjóast ein øgiliga stórur partur av tí er slíkt sum onnur kundu fingið gagn av til annað endamál um tað var soleiðis at bæði privatog vinna lættliga kundi latið tá tosa vit um nógv størri mongdir enn tað sum í dag ber at lata inn og koyra í ymiskar bingjur eg haldi vit eru komin rættiliga langt á brennistøðunum í mun til hvat mann kann skilja í dag bara vistmann samanberir fyri fáum árum síðan tá i mann næstan einki kundi skilja men um mann hugsar tær stóru mongdirnar í dag er tað í føroyum ótrúligani trupult at sleppa av við tilfar og tí verður tað mesta brent sumt verður tyrt og so hava vit ein gáa tilfar sum verður sent av landinumø

vit hava gjørt nógv burtur út at útbyggja fjarhita og fjarhitið er jú fyri sovut ein ein góð góður máti at hita hús upp í føroyum men vsum hugsa um at ein ein stórur partur av fjarhitanum faktiskt byggir upp á at vit brenna eina ovurnýtslu so nógvar tí sum fær í ovnarnar eru reint altso tað er reint yvir forbrúk og ella tí í øllum førum forbrúk og tað er tilfeingi sum kann endurvinnast men hetta er ein øliga stórur biti og tí krevst ta sjálvandi at kommunurnar við llum teirra teirra vitan og og teirra fólkið sum arbeiðir við hesum við burturkasti at tey eru við til at arbeiða saman við landsmyndugleikunum um at leggja eina ætlan fyri hvussu mann kann skipa undirstøðukervi fyri endurnýtslu og eg haldi tað er eg havi sæð nógvastaðni í landinum hvar tað er lagt væl til rættist fyri at tað hevði borið til visti mann valdi at hava at gera støðir har mann har mann skipaði hetta i soleiðis at tað bæði fyri vinnulívið men ikki minst eisini fyri privatu húsarhaldini var lætt at at sleppa av við størri mongdir av tí sum vit í dag kalla burturkastið men sum grundleggjandi er tilfeingi takk fyri harra formaður
agni hoydal fær eina við
gersæja harar formaður eg haldi hetta er hetta er eitfrálíka gott uppskot tí tað kasta ljós á tað sum vit veruleikan øll tosa um men sum sum ja eg eg hvussu fyri mín parta kann sigat eisini í gerandissen at mann er alt ov óupmerksamur um og tað r ta uttan va so eisini nóvastaðni í samfelagnum men eg komi at hugsa um hetta við at bara bara í húsarhaldinum at skilja at vit kunu skilja húsahaldsbusskast nógv fleiri lutir og evnir sum kundu endina endurnýtast øh hava hava bjørt samelsen og hervur postetur hugsa um at at mann í kommununum ger ønógv meira lokalar kann mann siga skiljingareindir so tú kanst fara út at svíga í einum einum rannalagi so tú hevur eitt eitt savnað stað har tú kanst skilja í tað tað hugsaði eg hugsi eg hevði verið eitt stórt framstig tí tað er ofta ringt ella vísisegat var ringt í gerandisdegnum ofta hjá fólki at fáa at fáa fáa skilt í tíggju spannir og so goyma tað og o lívrunni og alt tað
bjørt
samelsen takk fyri a tað er ein av avbjóðinguni tað er at tað eru nógvir føroyingar sum hava nógv lívrunni burturkast sum kundi eg haldi vágskommuna gjørdi eitt ógvuligaeitt ógvuliga gott pilotprosjekt ella royndir við einari verkætlan har tað er so niðurlagt so vítt eg skilji í dag men har mann gjørdi ein royndarætlan har tá lívrunna burturkastið kundi blíva savnað og so bleiv tað umgjørt til dygdarmót sum so eg gangi út frá ætlanin var at borgararnir so aftur kundi koma o heinta og brúka í sínum hávum tað er ein møguleiki sum væl ber til hann tað hava verið nakrar smáar royndarverkætlanin e við tí men tað er slettiki serliga útbygt men tað er eitt dømi og tað eru faktiskt summi sum hava rætiliga stórar mongdir eisini av av burturkasti fráfrá trøum og hávum og sovíðari sum sum tey ja í dag er tað øgiliga nógv sum bara fer burtur og sjávandi sumt verður tift og sumt verður brent men eg haldi serliga eisini alt byggitilfar haldi at vit í dag hava trupult við ati at fáa allir høldar soleiðis at tey sum kunnu brúka tað sleppa framat í takk fyri havr
ja takk so er tað bjarni kárason sum fær orðið bjarni kárason petersen ger so væl
takk fyri tað harra formaður vit viðgera eitt uppskot til samtyktar frá bjørt samuelsen og herver polsdóttir vegna tjóðveldi eitt uppskot til samtyktar um at hava eina virkisætlan fyri skipað endurnýtslu og ring h tað er nú einaferð soleiðis at ein og hvør búskapur í dag hann koyrir upp á forbrúk og tað kann vera gott forbrúk og tað kann vera ringt forbrúk tað kann vera dálkandi forbrúk tað kann vera forbrúk sum mann ikki kann endurnýta ella tveita burtur á burðardyggan hátt og so framvegis men tá byggur á at vit sum menniskjur vit forbrúka vørur og tænastur og tað hevur tað óhepna avleiðing við sær at vit hava minni margfeldini í náttúruni vit hava alsamt størri útlát sum elvir til veðurlagsbroytingar vit hava dálking í okkara náttúru og okkara høvum og tað sum bjørt samuelsen og hervur polstettir í hesum her uppskotinum sipa til taðr at mann fer til tað sum mann kalla fyri ein ring búskap altso har tað er marknaður fyri at endurnýta brúkt tilfar at megna at skilja tað og endurnýta tað megna at burtur beinanta á rættan hátt og kanska eisini at at sniðgeva vørur og tænastur soleiðis at tær hava eitt størri nytt í virði og upp til og kunnu nýtast upp til fleiri ferðir hetta er hetta er eitt eitt eitt øki sum sum fevnir ótrúliga broytt og uppskotsetararnir inni eru inni inni á forskelljigum ømillum annað hetta her við við byggivinnuna byggivinnan er bæði í føroyum og globalt eitt normt ein normøkonomisk maskina sum hevur øgiliga nógv nógv skrell við sær sum ikki verður burturbeint rætt og hetta her konseptið við at hava ein ringbúskap sum nokk er eitt konsept sum gongur heilt aftur til einaferð í trýssini tað byggur onkursvegna upp á at mann skal hava eina betri búskaparliga ringrás o tað tilfar sum vit útvega okkum úr náttúruni tað verður set træ stál plastikk jú neymigt at tað verður brúkt í øllum førum meirenn eina ferð so ofta sum tað kann og at tað so at enda verður burturbeint á rættan hátt øh tað er tíverri so kann mann siga ati at vistu tað lá eini konomiður ein sunnur ið konnomiður aftanfyri tað at skilja tilfarið at burturbeinandag og at sniðgeva tað upp á ein grønan máta jamen so var tað nokk onkur privat vinniskj av tittakari sum longu var farin í holt við tí tíverri er tað soleiðis at at eg eri ikki í í nógvum førum eini haldgóður økonomiur aftanfyri og tí gjørt øh tí er tað at vit sum almenni myndugleiki hava nøkur amboð til at eggja til at mann fer í gongd við tað ella at mann í gásaregum revsar tey sum ikki gera tað h men tað røkkur eisini bara so langt øh eitt sum eg haldi er nokk so interessamt til dømis tað er tað at mann í farin í gongd við at útbyggja fjarhitaneti og tað er gott upp á nógvar mátar tí at tað erat at uppsamla yvirskotsorku sum kemur frá hitanini av brennistøðini men tað onkursvegna eisini gera okkum egentiliga avhangu av at brenna og tað er jú sera óheppið at at tað nú fór frá at vera ein optimal gagnnýtsla av yvirskotsorku til at faktiskt at at elva til ein ávísan bundinskap til tað at vit egentiliga brenna so nógv tilfar men tað mugu vit altaná líka koma burturfrá tí at tað elvir til ófatiliga nógva útlát er taðhetta her við uppskotsetararnin í egines inni á hetta her við at mann mann kann skilja tilfarið betur tað eri púra samdur í og eg haldi eisini at tað er galdandi fyri øllum øllum tilfari sum vit brúka í føroyum h har er tað aftur kanska ein spurningur um hvat ber til reint tekniskt og hvat ber til økonomiskt at taka plastikk til dømis so eru tað ymiskir formar av bleytum plastikki einnýtisplast og sovorðið sum hevur eina øgiliga lága endurnýtslugrad al tso tað r ikki ofta tú kann smelta tað um til plastikkt men til dømis sovorðir harðari plastikk sum sum fiskakassar og annað eð gjørt burturúr tað hevur mann eitt sindur lættari við at endurnýta og tað eru sovorðnar har tekniskar avbjóðingar sum eg rokni við eru ein forðing fyri at tað ikki er so so skynsamt at fara í holt við har skal kanska leggjast afturat at vit eru í føroyum og í føroyum eru vit ikki so nógv fólk og tað er ein lítil búskapur og tilsvarandi lítið tilfar so bara mongdin av tilfari sum mann vil skilja og endurnýta er kanska so lítið at tað ikki altíð loysir seg fyri í privaturisi ella almengersi at at fara undir at gera øh men annars so taki eg fult og heilt undir við hesin her tankanum um at mann má hava onkra strategi fyri hvussu mann fær gagnýtt ta tilfarið mann brúkar betur altso bæði tað við at hugsa tvær ferðir áðrenn tú áðrenn tú gert tann úrdráttin og tekur tað tilfarið úr náttúruni er tað neyðugt kansn mann sniðgeva tingi soleiðis at tað kanska brúkar helvtina so nógv eg veit til dømis tað innan fyri byggivinnu til dømis har hevur mann ein ein í gása eg ein gamaldagsmáta at gera tað uppá men har mann eisini er farin undir at brúka ja eg vetki katmn siga á føroyskum artflin telugevn til at rokna út hvussu tú maksimera styrkina á strokturunum við so lítið tilfar sum gjørligt tað er tað teldur sum kunnu rokna út og og og nógv av teimum sniðunum sum koma fram úr hesum her teldum forritunum eru forbiða intersant øhso har eru nokk so nógv innovatión á økjunum og tað er ikki bara galdandi fyri hvussu mann byggir men eisini fyri hvussu mann finnur tilfar sum kann avloysa plastikk eg haldi skrekksinari í mínari verð tað er tað at mann er farin yvir til pappsukurur tað er eitt dømi upp á skrekkiliga innovatión har sum har sum kom fortin o o og hva a sgar mann gleðin av at brúka vøruna fellur drastiskt pappiíkosting av at tað skal verða grønt so ta hevur eisini nakað við at kundin fórbrúkarin tann politiski forbrúkarin sum skal brúka pengar uppá at keypa hesa vøruna at tað heldur ikki ferð fór nógv upp á kompromi við komfortina og fyri tað nýtsluna sum vøran eigur at geva

at mann ger sær ein roknskap eg veit at í nógvum øðrum londum so er mann farin farin til at í staðin fyri at bara brúka til dømis btu sum ein sovorðni indikator fyri fyri okonomiskan vøkstur so hevur mann eisini roknskap fyri tað samlaga útlátið í í landinum og tað er kanska nakað sum mann mann eigur at umhugsa altso í øllum førum skal mann syrgja fyri at tølini eru so neyv og so optimal og greið og neyv sum gjørligt h men um mann um mann skal hava nakað sum liggur paralelt við btú tað tað er kanska klókari høvd sum kundi gera niðurstøður um tað n enn øllum førum týdningarmikið at vit hava eitt greitt yvirlit yvir hvussu nógv útlátið er altso í allari framleiðslu ketuni altso frá tá ið tað verður framleitt til tað verður flutt til tað verður brúkt til tað verður endurnýtt ella burturbeint tað má onkursvegna innganga í roknskapinum tí tað ber ikki til at taka summir partar við og at lata aðrir partar standa eftir sum jú eiga at telja við í roknskapinum so tað land og kmmunui fara undir at gera tað tað er kanska eitt størri arbeiði sum kanska krevur krevur eina ávísa fakliga vitan sum eg tó ikki ivist í at mann hevur allarhelst í føroyum h og tað er eisini ein gongd sum sum sum eg rokni eg giti tað nakað sum vit fara at síggja í føroyum fyrr ella seinni at mann at mann byrjar at hugsa meir um tað øso er taðhetta her við altso ring búskapur hvar er tað mann mann setir tað í samband við altso tað tú skalt ein sykliskan búskap tað setir mann ofta í samband við at tað er nokk so hhvat skal mann siga antivøkstur og tíbetur haldi eg ikki at tað er upprunaætlanin hjá uppskotsetaranum við hesum her uppskotinum tvørturímóti so haldi eg at tey nevna í í uppskotinum eftaher við burðardyggan vøkstur ofta haldi eg mann setir tað sum mótsetningar tað mann hevur eini eini ring búskap og tað at mann í búskaparligam vøksum vøkstur tað hongur ikki saman vilja sum eg siga har sum eg eri rættiliga ósamdur eg haldi er gott at mann kann sameina grøna umlegging við vøkstur vøkstur er tað sum gjøgnum allan manna attana hevur borið okkum frameftir og eg síggi einki síggi ikki nakrar orsøk til at skula steðga vøkstrinum nú hóast vit hava nakrar avbjóðingar eg haldi tað er nakað sum mann saktans kann kann sameina og tí tí bjóði eg hesum her uppskotinum vælkomið og vóni eisini at at tað fer at fáa eina góða viðgerðir í í nevndini og mann færa kanska fara fara a útgreina nøkur ting og komu við nøkrum hugskotum um hvussu mann kom á kann koma á mál við hesum ringbúskapinum og tað var tað sum eg egi at siga í hesum umfari takk fyri
takk fyri ein viðmerking frá hervøru
polstóttir ger sovæltakk fyri frú forkvinna eg eg haldi bjarni kárason petersen hevði eina eina góða røðu ø eg haldi heta er nokk so áhgavert tað kanska ofta verið sum kjaki um hvørt mann kann hava ein grønan vøkstur og eg hugsi at vissi mann hugsar um vøkstur upp á sama máta sum vit gera í dag so fer tað at thava við sær at vit fat brúkað for nógv og at vit fara egentliga ikki at vit kunnu ikki siga tað er burðardygd men vistimann fer yvir til nemliga ein ein ring búskap so kann tað hava við sær at at pteu fer at vaksa um mann fer egentiliga t minka um útlatið visti mann brúkar na ella tilfeingi betri um verður betri til at gnýta tað el ta vísir seg niðri at har gjørdi ein sóran s av at at betú í danmark kundi voksið við upp til eitt komma fimm prosentum visti mann bara var betri til at innføra ein ringbúskap millum annað í byggivinnuni so so tað ber til men so ava vit brúk fyr t hugsa um vøkstur up á ein øðrvísi máta emi eg ger í dag

takk fyri frú forkvinna ja tað sum eg haldi er onkursvegna interessant í hesum her orðaskiftunum tað er tað at at tá mann meina vøkstur tá mansir amann er glaður fyri vøkstur tá er tað ikki hetta her við at mann heldur at eitt húski skal fara frá tveir bilartúnunum í part til fýra atst tað er nakað við at mann vil hava líkasum undanfarna ættarliði hava givið okkum sum vilja viðgeva framtíð av ættarliði eitt hægri livirstøði enn hvat vit hava tað haldi eg at øll ynskja fyri fyri síni børn og ikki minst á á einum altjóða høpi so er tað eisini nakað sum sum lond sum ikki era ein partur av av tí meira dindeuusrialiserað í vesturheiminum eisini eftirspyrja tey vilja jú eisini hava tað sama livirstøðið sum vit hava og tað fer at krevja øgiliga nógv meira tilfar øgiliga nógv meira nýtslu so viss mann skal kunna geva teimum tað sum vit hava havt nú í hundrað ár so má mann faktiskt fara undir hata her við ringbúskapinum fyri at fáa tingin
tey hanga saman takk fyri ja takk fyri tann næsta røða verður hervørur pálsdóttir ger so væl
takk fyri eg hat eg fai at byrja við nú verður bjørt samulsen sum er uppskotsettari saman við mær greitt frá uppskotunum og verið nokk gjørlu ígjøgnum tað og a fr at byrja við at takka fyri eit gott orðaskifti eg haldi atitað veru øiliga positivt og tað vísti seg til at tað er ein góður vilju til at fremja ringbúskap í føroyum ella hvussu e at byrja arbeiðið við ringbúskapi vit hava sum onnur eisinihava var inni á eina brúk ov tveit burtur mentan í føroyum eina ovurnýtslumentan har vit keypa o keypa og keypa og brúka tað og so tveita tað burtur heldur enn at at endurnýta tað ta mentanina hana mugu vit sleppa okkum frá við mugum broyta hana tí hon er ikki burðardygd tað er hon hvørki nú ella ella í framtíðini man hevur eitt eitt enskt hugtak sum sum eitur ørt óvurshútudeyð eg havi umsettað til kallað tað ovurnýtsludagurin hann er á heimsplan níggjuogtjúgunda juli í føroyum er hann ofta nakað fyrr enn tað og tað er tann dagurin tá ið vit hava brúkt alt tað tilfeingið sum sum jørðin klárar ati atat gera upp á eitt ár hava vit brúkt ta helvtina áðrenn eg fari tað vil siga at aftan á níggjuogtjúgunda juli fer heimurin í minus tá tað kemur til tilfeingi í jørðum kann bjóða okkum tað er nokk so ógvusligt haldi eg tað vísir jeg bara vit hava meira enn nakrantíð brúk fyri at vit fara yir í ein ring búskap ein triðingur av øllum mati í heiminum fer burtur tað er eitt øgiligt matoysl og fyri stuttum a halda ta vara í síðstu viku tá kom ein føroysk bók út um matoyst sum fokus á føroyskan mat og hvussu matvanararnar eru í føroyum og hvussu okkara vanar eru tá tað kemur til at tveita mat burtur tað er øgiliga gott at upplýsing er øgiliga góð tað kann eisini hava við sær at mann gerst meira varur við trupulleikan og mann broytir vanar óvanar vil eg siga øvit brenna eisini eina øgiliga rúgvu av klæðum hvørt ár tøl niðri vísa at hvørt ár verða seks hundrað og sjeyoghálvfjerðs tons av klæðum brend hetta eru klæðir bæði klæðir sum verða koyrdir burtur sum fólk hava keypt men hettaeru eisini klæðir sum ongantíð koma inn í ein handil tí tey verða koyrd burtur av produsentunum seks hundrað og sjeyoghálvfjerðs tons vit hava brúk fyri at hugsa ug meira burðardygt og vit hugsa umhvørvið náttúruna við í okkara búskaparpolitikk og tað merkir at vit skulu til hugsa meira um at endurnýta um at nýnýta at umvæla og vit skulu brenna minni og tað er skilagott bæði tá vit hugsað um umhvørvi og um náttúruna og okkara umhvørvispolitikk men tað er eisini skilagott góður vinnupolitikkur at vit verða betri til a gagnnýta tað tilfeingið vit hava og sum eg eisini var inni á einari viðmerking í áðni at tað kann eisini hava hava búskaparvøkstur við sær samstundis sum tað kann hava við sær at mann minkar um útlátið og um okkara ovurnýtslu so tað sum tað krevur er at vit hava eina nýggja tankagongd í samfelagnum millum kommunurnar millu okkum fobrúkarar í vinnulívinum tað hva brúk fyri at vit skipa okkum øðrvísi og at vit eru væl skipaði at vit skipa hesar karmarnar væl at vit gera tað lættari hjá einstaklingum og fyritøkum at endurnýta at nýnýta at tað verður eitt lætt økonomiskt væl eisini at hugsa ringbúskap inni í sína fyritøku inn í okkara samfelagsstruktur so altíð alt haldi eg at hetta er absolutt ein loysn ella eitt átak sum skulu fremja bæði tá ð tað kemur til til til okkara umhvørvispolitikk men so sanniliga eisini tá vit hugsa um tað at vera minni tengd at umheiminum at vit kunnu vera meira sjálvveiand tí vit kunnu gagnnýta bæði tær tað tilfeingi sum vit hava her í føroyum betri men eisini tað tilfarið sum vit innflyta at vit kunnu gagnnýta tað enn betri so eg vil takka fyri eina góða viðgerð higartil og eg ja eg vóni at vit kunnu hvussu seta gongd á arbeiði at fáa ein skipaðan ringringbússkap í føroyumtakkfyri
ja takk fyri tað er ein viðmerking frá stefanum
fanklein poulsen ger sovælja frú forkvina hetta við at fáa profitt burtur úr einari endurnýtslu hongur nógst saman við at tingið faktiskt verður endurnýtt og vit vita at tað eru fleiri materiali sum eru har har faktiskt er undirskotsforrætting at endurnýta millum annað fleiri sløg av plast og og so framvegis og og í tí sambandi eg hug at spyrja røðaran um hvussu hvussu skulu vit grýpa tey tingini ann har har tað faktiskt ikki er ein ein ein forrætning í tí men men tað er dálkandi og óg skaðiligt fyri okkara umhvørvi

takk fyri eg haldi at tað koyrir á tveimum sporum tí at tí at bæði fyri fyri fyritøkur og fyri einsangingar er tað ofta økinomiskt ikki serliga lætt at velja at til dømis at at reparera telefonina heldur en at keypa sær eina nýggja ella mann klæðir burtur keypt sær nýggj tí at tað kostar eg gangliga minni at keypa nýtt enn at fáa tað umvælt men tað er eisini tí at vit blíva við at hugsa í tí mátanum sum vit hava gjørt í øgiliga langa tíð at at at tað koyrir í einari linju beint fram heldur enn i t at koyra í einum ringi tað er ikki gott og skilagott fyri umhvørvið og fyri okkara framtíð á jørðini at vitikki endurnýta ið haldi at vit eiga at taka náttúruna og umhvørvið meira inn í tá vit taka avgerð er at tað ikki er at tað sum er økonomiskt skilagott er ikki nú vendvíst altíð skilagott umhvørslaga og tað eiga vit at fáa at hanga saman
takk fyri tann næsta røða er sirið í steinberg
fyri frú forkvinna eg haldi hetta er eitt sera gott uppskot sum bjørt samunsen og hervur posdóttir hava tilevna og lagt fram vegna tjóðveldi eg haldi eisini at kjakið vísir at tað longu er ein hugburðsbroyting í gongd sjálvt um tað er nógv eftir at gera tí nú tosar mann um burturkast sum vørur og sum tilfeingi og mann tosar um tað sum nakað sum mann skal endurnýta og nýnýta visti mann hevur verið og vitjað á brennistøvunum so plagdi tey fortelja frá ati tá i te jól og teidu páskir og tá ið teir heilidagar so hopar ruskið seg upp og tey hava trupult við at klára at brenna undan men tey síðstu árini hava tey eisini fortalt tað at soleiðis er tað ikki meir tí nú er tað fult alla tíðina so tað er ikki soleiðis at skrelliposarnir bara eru fullir tá eitrara heilidagar men tað er dagliga og tað verður bygt út innan fyri hettahar øki brennisevnar byggja út og tað er nokk eisini neyðugt men okur loysa ikki teir ruskstrupulleikar sum eru við bara at byggja út tí tað kemur náttúran eisini at betala ein stóran prís fyri so tað má eisini gerast nakað annað

so er mánn kanska so er tað sum okur kanska hava tørv á tað er at flyta okkum kanska aftur har sum okur vór fri nøkrum árum síðan ikki tí alt var betri tá men hett her við burðardygt var kanska vigaði kanska meira tað eur verið øgiliga nógv við at keypa og blaka burtur visti mann bara hygga nøkur ár aftur kanska til beint áðrenn okur eru følll um ta tíðina so fór lítið einki burtur og tað bleiv sett sum eitt tilfeingi og mann hevðikki ráð at koyra nakað í skrell og so koma jú allir so pengarnir in í húsarhaldið og keypiorkan veksur og skrelliplássini klára ikki at brenna undan og nú er okur aftur komin har til ati tilvitanin vil siga um burturkastið veksur eg vil ikki siga at mann er komið so víða at mann hevu fingið so nógva góðar loysnir upp á hvat mann ger men eg haldi tað fyllur meira og meira hjá fólki at mann vil hava burðardyggar loysnir mann dugir ikki at síggja fyri sær at mann skal forseta at liva upá hendan her mátan tí mann eisini skal minka um útlátur visti mann tekur bara tann partin sum hevur við matoystu at gera so er tað er tað jú sagt tað at ein triðingur av allari matframleiðslu fær í skrell og tað er hvussuur nakað sum okur øll kunna gera nakað við og tað er eisini fyrá kortini í síðstu viku kom ai bók út til dømis hvat mann kann gera fyri at minka um um matoysl í morgun í útvarpinum var hvann mann kundi minka um um orkunýtsluna í eim í í sínum húsarhaldi so tað verða gjørd nøkur sortera húsarhaldsburturkast eg havi verið partur av eni sovornari royndarskipan har mann hevur sorterað tá ið lívrunna tilfarið frá í eina tíð og fingið endurvunnið tað til mold tíverri steðgað i tað men tað er eingin ivi um mínari verð um at tað er tann vegin okur skla fara at øll húsarhald koma í ein sovoðni skipan og tí átta í veruleikanum at vera ein landsfevnandi skipan okur hava endurnýtsluskipanir tá tað kemur til smyrjiolju til dømis og eisini nakað av tøkni men tað kann væl byggjast út til nógv nógv meira tí vilsti tú ferð í onnur lond at ferðast so sær mann at tey sortera í nógv meira enn tað sum okur gera okur hava bara eitt til papp alt annað hvat mann býr tað er eisini nokk so nógv inn ímillum fólk í dag við at endurnýta mann sær nógvir bólkar á facebook kom ma sær nógvir handlar har blívur meira inn at ikki bara keypaoblakað burtur men at mann mann brúka tað fleiri ferð og tað er ikki soleiðis at atat tað verður sett niður á uppá enna hvann máta a mann brúka tingini umaftur tað er kanska heldur øvugt at mann mann at mann beginnar ikki at vilja siga hart tá mann keypir nakað ýtt á mann at mann heldur vil endurnýta so tað er tað hendir eitannað í løtuni eg havi hvussu verið von við ett her tá ið tað kemur til klæðir og barnaklæðir tí hevur verið nakað mann altíð hevur arvað og latið ímillum sín tað haldi eg eisini fólk gera enn men tað er so komið tað inn ati at mann selur tað kann eisini vera gott fyri nakað men men tað kann mann so líka hugsa um og so or tað fleiri skúlar sum hava arbeitt við at vera grønur og dagstovnar og onnur tað er ein sovorðnur ein ein sovornur leistur sum faktiskt skuldi verið allastaðni at ta ikki var bara upp til tann einstaka skúlan ella har sum tað var onkursum hevð stórstanga semang havi gjørt nøkur ting so tað sovnar landføvnandi skipanin sum eg síggi fyri mær at mann leggur upp til og í síðsta enda eigur eigur kjakið eisini at føraoyonkum yvir á at okur skulu vera nógv meira sjálvveitandi bæði við mati og við orku tí tað er eisini ein máti at minka um burturkast og annað upp á at mann hevur eina eina framleiðslugu landinum sum kann breyðføa tey sum búgva her altso nógv meira av gera nógv meira burtur úr at leiða grøndmeti og landbúnaðarvørur í føroyum og tað sum mann yvirhøvur kann framleiða tað minkar sjálvandi eisini um um burturkast og økir um um kvalitet og annað so at tað er nógv mann kann gera og tí hopi eg tá uppskotið fer eina breiða um
tíð ókey takk fyri tann næsti at røða er stefan klein poulsen
miðflokkurin fekk eina framløgu frá einum stovni og tí var eg forseinur at tekna til men vit hava sjálvandi eisini eina meining um um hetta málið í miðflokkinum og vissu eg heilt stutt hyggi eftir uppskotinum so kann mann siga tað er eitt nokk so víðfevnt uppskot har mann tekur øgiliga nógv ting við við seg ikki alt og nógv áhugaverd ting verða nevnd byggivinnan og hetta við einnýtisvørum upp ímóti endurnýtsluvørum plastendurnýtsla og annað og og at at stuðla góðum inteativum sum sum førar til ein góðan ringbúskap so her er nógv at taka fatt í men eg haldi mann ansa eftir at at at tað ikki blívur forstórur biti at gloypa tí at hað eru tingini hanga sjálvandi saman men eg haldi at tað ernógv ting sum kunnu loysast einkultvís men ein slík virkisætlan sum sum tað veðu lagt upp til her hon kundi givið okkum eitt gott yvirblikk og øog og tað ger okkum eisini møguleika fyri at diskutera etta í rættarnevndini ein rættiliga

j vil so vit yrst hyggja eftir okkara samfelag so er tað øgiliga lítið og tað skapar ikki grundarlag fyri sama nbúskapi men sog hyggja eftir stórum londu rundan um okkum so hava tey ein ein stór drivt fyrimun og sorterað í nógv størri mun enn hvat vit gera tey hava ó nøgdir at at fáast við og og tað er eisini ein orsøk til at ein orsøk til at vit senda nógv av okkara skrelli av landinum til endurnýtslu og annað og eitt ne í danmark sær mann nógv privatinteiativ tey hava skrott pláss har smetalur og annað skrátt verða keypt og selt og vit síggja faktiskt eisini onkur privat intiativ í føroyum og tað er serliga kopari sum sum loysir seg nógv at at endurnýta og og og og pilka burtur úr øllum møguligum deilum eg veit um onkran viðaroyði evu eisini hoyrt um onkran í fuglafjørði sum sum endurnýtir hetta men annars verður sorteringin uttanlands gjørd

øh og og tað er nokk so intresant vistuman heldur fast í koparanum sum sum jú er o ein yvirskotsfrætning at at endurnýta tkunnu vit yvirføra tað inn yvir á onnur ting kunnu vit fáa búskap í aðra endurnýtslu

íyvirlitið hjá irf og hvar prís tey geva fyri ymiskt materialið jamen so kostar tað fyri tað allarmesta og tú betalir rímiliga stórar upphæddur fyri fyri summu ting men so er tað summi sum sum tú ikki etalir nakað túú betalir null krónur til dømis glas í løtu og blanda jarn um etalv og og so er tað alminium rusfrestal sum gevur eitt sindur og kopar er so eitt sum gevur øgiliga væl átta krónur per kilo og sum man hyggur eftir prísinum uttanlands at tað ett sum eitur london mettholv ekskench har sa man at prísurin er er væl hægri væl væl hægri enn hesar átta krónurnar og tí tí er tað væl skilligt at at summir aktørar í føroyum taka stig til at samla kopar saman og so og so senda tað av landinum tí tað er ein yvirskotsfarrætning og tí verður tað væl og virliga endurnýtt og og og og allarhelst onnur metalir eisini og akmulátorar eru eisini eitt sum at færa eina ja eina lítla upphædd fyri fyri at lata inn og og tað er ein ótrúliga stórur motivatiónsfaktorur tí at tú fært nakað fyri at lata hesa rávøruna inn so so í nógvum førum passar tað at at er tað einki yvirskot jami so er eingin endurnýtsla sjálvandi eingi onnur krøv varð sett øhog og tað sær mann eisini globalt tað eriki bara í føroyum at hetta er ein trupulleiki vistu man flyta seg yvir til til plast so siga teir at tað er okkurt plastikk sum hevur eitt rættiliga høgtvirði og okkurt liggur næstan um nulli visti tú skalt endurnýta tað og okkurt loysir seg bara ikki og vesturheimurin brúkti so kina til at endurnýta og og og tað var faktsk ein yvirskotst forrætning at endurnýta eisini ta bíliga plasti ella tað sum lá um nullu men tað sum tað sum so ræðulig intersant tað var tað at kinesarar altso stýrið í kina sigur ja men tað kann gott vera at hetta er yvirskotsætning fyri tí einkultu fyritøkuna men vit fara at banna innflutningið av hesum nú tí at hefta er undirsforætning fyri okkara land tí at tað var kanska ikki alt sum fór rætt fram har og og og og nógv var uppi í skrellinum sum sum gjørdi at at arbeiðia faktisk bliði sjúkir og annað og og tað var eitt stórt minus fyri landsroknskapin kannmann siga í kina h so tá vit flyta okkum yvir til plast og annað so er tað ræðuliga ræðuliga ræðuliga trupult at fáast við visu vit skuldu fáa tað til at ea i yvirskotfrætting tá ið tá ið vesturheimurin og stór lond í vesturhoymni usa og annað ikki klára at fáa yvirskot í tað og hava roynt at sent tað ella faktist sent tað til kina í ár tíggju og og nú mugu upa innsíggja at hetta hetta held ikki ber til tað var tað sanniliga avbjóðandi men tað er áhugavert áhugaverdur vinkul haldi eg hvat kunnu vit fáa tær yvirskot í og kann mann í onkran mun við avgjøldum o annað at fáa hesa motivatiónina inn í fleiri materiali

og spurningir er ver hvusu nógv við gera tað í verkið og tí haldia er øgiliga umráðandi at mann blívur við at tosa um hetta her og lýsa hvat hvussu vit eiga at at skipa ølla hesi tingini við
pruppi frú forkvina takk fyri ja nú fekst eitt sindur av eykarætt sum sum tú misti framsøguna men so mong vóru orðini í hesum umfarinum tann næsti at røða er magnus rasmussen
ja hetta er áhugaverdir spurningar sum sum eru frammi og eisini sum verða tiknir fram í serligu viðmerkingum til hetta her uppskotið eg eri mann sigur ikki so so blaðungur longur eg minnist heilt óalmindiliga væl til tá ið vit úr lamba koyrdu til æðuvíkar og tað bleiv koyrt í ein stóran brunna har tað se kuldi brenna og tað smetti eg ikki kundi brenna tað bleiv koyrt út av bakkanum so sum kann mann rokna restir út og so gingu nakrir dagar so rak kanska okkurt upp aftur í í lamba av tí sum man hevð koyrt á sjógv so og hetta her er aftur í hálvfjerðsunum so so stefan klein poulsen var eisini eitt sindur inni á hesum her at at tað er ótrúliga nógv broytt til tað betra men vit kunnu altíð gera tað uppaftur betri og eg haldi at at brennistøðin í í leirvík bleiv tikin brúka í níggjuogfýrs tað eri ikki so øgiliga langt síðani og visti mann hyggur inn á heimasíðuna hjá brennistøðini og sær hjá erf og tað er sikkurt tað sama hjá k o b so sær mann hvussu mann við árinum eg komi við ymiskum átøkum millum annað við at skilja altso jarni var einaferð og so kemur mann til pappuog so kemur mann til plast og spilloljarnir verða einaferð fyri at endurnýta hana og smyrjiolja og sovíðari so víðari so tað er nógv hent óalmindiliga nógv hent og eisini eitt annað sum haldi eg hevur tikið dikási tey seinnu árini tað er til dømis innsavnan av klæðum og lutum ghar sum eg komi frá har er har eru bláikross rættiliga virkkemi úti úti í runavíkii har ið ið nógv fer ígjøgnum har og har mast tú gjørt ta avtalu við við skrelliplássið sum eg plagi at siga vist tað er okkurt sum er gott so so kannmann koyra tí ein kontenara sum so bláikrossur tekur sær av og og so kann mann endurnýta bæði eitt og annað og so hetta at tað er eisini verður øgilga nógv gjørt millum børn og ung fyri at vísa á hetta hvussu neyðugt tað er at vit fara væl um og brúka tað aftur sum vit kunnu so men tað sum er hent seinnu árini tað er tað at vit eru blivin fleiri fleiri fólk og og forbrúkið er øgiliga økt tað hevur verið ein høvur vælstandur eg minnist frá míni tíð í kommununi tað vóru bæði faktiskt magnassansiga krepputíðir og eisini ordiliga góðar tíðir ati tað var bara at fara út á ruskplássið so sá man og og tey sum hava arbeitt nógv ár á á tí økinum tey siga tað at betri tíðirnar eru meira pengar millum fólk meira síggja tey aftur so tað hevur nakað eisini við við tað at gera men tað gertað ikki rættari fyri tað at fólk koyra so nógv burtur

hetta uppskotið til samtyktar sum snýr seg umringbúskap í føroyum og endurnýtslu tað hevur ja tað hevur nokk so fitt av viðmerkingum við ymiskum hugskotum og kanska átøkum og tað er áhugavert eg fari at viðmerkja okkurt okkurt av tí eitt eitt sum tað er hettaher við at vvit skulu búbrúka minni og endurvinnuna ella endurnýta alt sum til ber tað er tað er gott at hava hava fyri eyga tað má mann siga hjá hjá okkum øllum so stendur har eisini ati føroyar eiga at luttaka í gransking og menning av møguleikan fyri t fyri endurvinning og at taka cotwe úr luftini og til dømis binda tey í undirgrundini ella nýta tað á annan hátt og tað verður granska í akkurát hasum her tað ikki so langt síðani at at ein var í í sjónvarpium ella í útvarpinum greiddi frá at tað er ein granskingarverkætlan á setrinum sum snýr seg um hetta við at fáa siga tvey úr úr luftini og og kunna fáa tað niðri í jørðina sum sum goymslu so vit eru við men saktans kundu verið meira tað verður tosað nakað um um avgjaldsskipanir at hava hægri gjald á á einumsvørðum hægri avgjald og kanska lægri á á har sum tað kann endurnýtast tað er tatað er so eisini nakað fyri at líkasum flyta fólk tann so er tað tað at tað stendur nakað um um um plastendurnýtslu og at nógv plast ikki kann endurvinnast heldur ikki hóast tað eg skilt og innsøvnar fyri seg altso plast haldi eg er ein ein øgiliga stór avbjóðing ikki bara hjá okkum men í heila tikið tað ringasta sum kann vera við plasti tað hivista fer út í náttúruna tað er tað er nú tað allarringasta also man má siga tað er frægari at tað verður brent men at tað fer út í náttúruna og so kanska endaðis við mikroplast og sovíðari tað er jú øgiligt tí tað tað niður brýtist næstan ikki tay ganga so nógv ár hvat gera vit so í landsstýrinum hoyrdi at helgi abramsen nevndi um eina um eina kunngerð eina burturkastkunngerð og harna ver mann hoyrt um í í áravís men eg kann líkasum lufta tað lyfta lokið at hon verður send til hoyringar nú hendan her burturkunngerðin so o og tí ætlaði eg kanska líka t lyfta lokið kanska hvat er í hesi kunngerðini fyri tað fyrsta so er tað umhvørvisog vinnumálaráðið saman við umhvørvisstovuni saman við k ob taer brenni stíin í havn og irs sum hava sitið saman og tilnevnað eina kunngerð sum nú verður send til hoyringar og mann kann siga at grundlógin ella grundarlagið undir burtakanskunngerðin er í hesi røð endurnýta og so í oðrum lagi endurvinna triðja lagi gagnnýta á annan hátt og so burturbeini tað er líkasum grundarlagið grundlógin undir burturkatskunngerðin og tað haldi eg eri væl í tráð við við tað sum hevur verið tosað nógv um her í tað er eisini soleiðisnar at ein virkisætlan fyri føroyar er partur av kunngerðini tí at umhvørvisstógan skal gera eina tíggju ára ætlan sum skal endurskoðast minst fimta hvørt ár og hetta skal gerast við tøttum samstarvi við kommunurnar tí vit vita tað at tað er kommunurnar sum umsita hetta her við burturkasin so tað er sera viktigt já størsta týdningi at hava tær við og tá ið mann nú hevur havt bæði brennistøðina í havn og so irf við í so so haldi eg tað er er er gott har verður eisini nevnt hetta við atskilja burturkasti í ymiskar lutir vit kenna til nakað í dag men tað er eisini viktigt at vit vit minnast til at vit eru í føroyum altso at vit mugu eisini sleppa av við hetta so so at tá ið mann fer á ruskplássi í dag so kann mann skilja í nokk so nógv og tað verður eisini sett men tað er sjálvandi mann kann siga eitt sindur av av einum tinamiskum skjali tí tað tað kann jú henda vit kunnu fara at skilja upp aftur meir so eg taki fult undir við hesum her við ringbúskapinum at vit skulu kasta nei vit skulu ikki kasta út í náttúruna vit skulu endurnýta vit skulu endurvinna vit skulu gagnnýta á annan hátt og til seinast burtur beinan tað taki eg fult undir við og at burturkanskunngerðin er komið son aðra at hon varðr send til hoyringar sum tekur rættiliga nógvar hasum her tættunum sum summ bjørt samelsen og hervur postettur leggja upp til í hesum uppskotinum takk fyri
takk fyri tað er nakrar viðmerkingar tað fyrsta frá steffani klein poul
polsen ger so væl ja frú forkvina vit vita at ein veðurlagspolitikkur er á veg og akkurát veðurlagspolitikkur og co kann virka øgiliga abstrakt fyri fyri nógv av okkum hvat hvønn veg alt tað vendir men men har er ein politikkur á veg tað sum eg eisini havn saknað eitt sindur er meir tær jarðbundnu umhvørvisloysnar sum kunnu betra nógv um um millum annað hetta við við plast og og tað kundi verið pantuskipanir og annað vit hava tosað um bara tað ítøkiliga sum at fáa fløskurnar inn aftur at at tað er so innviklað sum tað er í dag tað er int rætt at hoyrt landsstýrismannin at greitt sind frá tí um um onkr av teimum loysnum eru eru væl á veg og og møguliga burturkandskunngerðin loysir nakað av hesum tað tað bleiv
som klókar upp á rættarnevndinimagnus
ja takk fyri harra formaður ja tað er tað at tað er ofta nógv føgurorð tað men men tað má vera kjøtfestr við onkrum sum sum er í veruleikanum og tá tá ið nú steffan klein poulsen nevnir hetta við við við pantu og tað at ikki alt fyrð atið latið inn aftur so endar tað jú onkur aðrisess altso tað verður kanska prent ella kastað í í náttúruni har kann eg upplýsa at eg havi fingið á borðið nakrar møguleikar eg eg setti ein bólk sum har eg hoytti á tey at vissi eg fari at selja fløskur við mínum svarta skrelliposa so vildi eg gjarna sleppa av við allar fløskurnar á einum og sama stað tað var líkasum málið soleiðsnar at ikki man verður sendur til per og peul og og so kanska loypur eitt sindur av sum mann so koyri vekk tað havi eg so akkurát nú fingið á mítt borð eitt eitt útkast hvussu tað kann grýpast ann og tað fari eg so at viðgera politiskt tað haldi eg sær rímiliga spennandi út men um ant so kemur á mál við tí tað veit eg ikki men men tað er rímiliga ítøkiligt eg kann líka siga tað er ikki sikkurt at mann má á kann sleppa eitt stað men so ikki meiri tveytakkr
so er tað
hennrikold gersvæfrú forkvinna tað er visti mann sær hvat ð verður koyrt vekk aðrastan altso ta e sum hava set hesar filmarnar o tær sum hava verið leitað niðuri í indiennum nógvastaða hvar ið tað koma tæ tær snakka um túsundra tonsin um vikuna altso hvar ið í hesi áirnar ósavnir eru altso ein metur tjúkt av plastikki og man enda konstaterað uppi á svalbar plastikk skl verða blakað úti á indian og nú havi eg verið tað mesta av árini iður í afrika og tað gekk ølia leingi harn eg kom heim aftur aftur áðrenn eg slappa av við eitt bílat um náttina at síggja hesær plastikk atenormi plastikk sum sum rann í havi tað tað er so eg nont í mun til hasar báðar plastikposarnir sum sum fara í havið her í føroyum altso tað er tað tókkan yvirhøvur ikki samanløkna í streyminum kemur alt henda vegin tíverri er streymurin bara so kæðligur
sein
gersuvætakk fyri frú forkvinna ja eg havi e ieg havi ikki siglt men eg havi sæð film av av stórum plastfjøllum kann mann næstan siga og nú havi eg sæð tað at tað er verið lýst í í bløðunum eftir fólki at koma við skipum sum trola eftir plasti so so so so galið er tað og so hesar her tveir plastipossarnir í føroyum eg haldi bara bara tað grundleggjandi at vt vit skulu gera okkara til og vissu hvør ger sítt til so so kemur mann nokk so langt fram men men plasttolkingini í heiminum er øgilig
takk fyri takk og síðani er tað helgjað á
bramsengersovælfrú forkvina øhhtað ergleðiligt at landstýrismaðurin sigur at burturkaskunngerðin er komin so nær nú einafs skuldi pantoskipan vera partur av henni men tað kanska ikki er so longur eg veit ikki men eg eri ikki iva um um at burtkaskunngerðin loysir ein stóran part av tí sum hetta málið snýr seg um og fyri líkasum at venda aftur til tilsjálvt uppskotið hvussu relevant er hetta uppskotið tá burturkaskunngerðin er konugildi altso fer tað at loysa tað sum hetta uppsk

takk fyri frá forskunna eg haldi at burturkastakunngerðin sum sum eg sigi nú verður send til hoyringar og so fáa tatð at síggja hvussu hon verður móttikin har og um nakað verður smann sigu tillagi aftaná tað tað vita vit ikki men eg haldi tað er tað er hvussu er viðkomandi partar sum hava sigur saman og tosa um hesi er viðurskiftini eg haldi at hon tekur fætta í í rættiliga nógvum av hesum her ikki alt men rýmla nógvar tættir sum verða nevndir í hesum uppskafpi takk fyri
ja takk fyri so vóru ikki fleiri tingfólk sum hava biðið um orðið í hesum málinum og hetta málið verður beint í rættarnevndina vit fara síðan víðari til løgtingsmál nummar hundrað og seytjan tjúgu einogtjúgu sum er uppskot til samtyktar um nýggj strandfararskip til oyggjarleiðir og eg skal biðja um framsøgufólk framsøgufólkini verða fyri fólkaflokkin kristian andreasen og fyri javnaðarflokkin henni gold og fyri fólkaflokk nei fyri sambandsflokkin frimod rasmussen fyri tjóðveldi bjørt samuelsen fyri miðflokkin stefan klein poulsen og fyri framsøgn bjarni kára sum peturin og fyrstur á røða verður kristian andreasen ger so væl
afyri frú forkvina tað ereitt uppskot til samtyktar um nýggj strandfaraskip til yggjaeiði og eg má siga tað at tað at endurnýggja flotan hjá strandferðsluni tað takið eg fult undir við g tað hevur faktiskt verið eitt av mínum hjartamálum at fáa tað gjørt og havi eg tí eisini verið fortalari fyri at gera taðup á tann mátan at mann leggur strandferðsluna í almens partafelag so skanvit fáa hesa endurnýgn nýggingina gjørda skjótast gjørligt í einum almennam partafelagi sum sum so ger tað møguligt at láni fíggjatað og gera tað fáa t fáa at fáa att avgreiðt so skjótt sum møguligt tí tað er stórur tørvur á at fáa endurnýggja flotan í uppskotinum verður sagt at fergur til nólsoy og kalsoy kostar hálvfems til hundrað milliónur hvør og fergur til skúvoy og til fugloy í svínoy kosta kanska fimmogfjøruti hálvtrýss milliónr hvør so bari sker skipini her kostar in trý hundrað milliónr krónur av endurnýggja og tað er og so so so hevur mann eisini nakrar aðrar farleiðir sum skuldu sum skulu avklárast í hestur koltur og mykines og stóra líkum o suvíðari men allíkavæl atso at endurnýggja flotan sum er tretivug fjøruti ára gamal tað kostar sum sagt hvussu trý hundra millióni krónur og tað er ikki soleiðis nær at vit á verandi fíggjarlóg finna steir pengarnar og tí er tað alt for lítið ambotstjøst ambitiøst sum tað stendur íð uppskotunum heratmann skal játta tretivu túsund krónur tilat prosjektera tað koma vit ongantíveð við og at vit sskulu játta frá tvey túsund ogtrýogtjúgu fram til vey túsund og sjeyogtjúgu til endamáli tað tað hava vit

og tað kann gerast øgilia einfalt tí loyslan fyri standferðsluna hevur langtsíðani planlagt hetta her og hevur fyri sovut gjørt alt arbeiðið klárt til at endurnýggja flotan hjá sær og hevur fyri nógvum heirmams árum síðani ynskt t eg seðti hann ynski um at fáa gjørt tað í einum almennum partafelagi síðstna íløgan kann lánifíggjast gott utan fyri fíggjarlógina men tað vit vita øll tað at fíggjarlógin skal allíkavæl við kosta hesar pengarnar so tað

og eisini játtanaskipanin sum sum ger tað t mann skal brúka pengarnar í innverandi ári og sumáðum býi til játta næsta ár og sovíðari at tað sig sjálvt at hetta er so virksemi sum liggur best í einum almenn partafelagi og tí er tað øgiliga gott at fíggjarmálaráðharrin hevur alkurá núh fingið eitt eitt tilmæli frá einum arbeiðsbólki um att leggja strandferluni ír alalmennpartafelag hesin her arbeiðsbólkurin av serfrøðingum mælir staðiga til at gera tað sum sum eg sigi her peint eisini útt frá einum fíggjarligum bitrækningi út frá inum leiðslumerki tæng meira rationelt tað verður meira grønt og tað verður meira bíligt at at at fáast við og konservativar metingar siga tað at tú kanst endurnýggja flotan so at siga her og nú uttan landskassin skal betala meira nevnir vertur meira á fíggjarlógini yvir komandi árini tað kann gerast millum millum fimmogtíggju millióni krónur so nógv bíligari eru tey nýggju skipini í drift enn tey gomlum o so

og rentan er lág í løtuni og tað er absolutt rætta tíðin at at atfíggjasóvur við lántøku so tað hvíla sínum egna felagi og sínn ena búskapur og hvar som tað almenna gera ein veitingarsáttmála við hetta felagið sum so tekur sær av hesum her leiðinum sum havi nevnt her beint og eg vil undirstrika hetta hevr einki við tað at gera at sovorna partafelag at taka nøkur rættindi frá nøkum starvsfelagum starvsfólkum starvsfólkini skulu hava akkurát somu rættindir í einum aan partafelag sum tey so tað einki at at óttast har og vit hava fleiri dømir um umalmenn partafelagi sum eru stovnaðir við cocer fór á tel við eitt gott dømi og so víðari atlantikerverki er eisin eit gott dømi um i alman partafelag sum fungera væl og sum eisini rekur ein partur av av av av ferðafaflutninginum hjá tí almenna við við tyrlu flutninginum og hetta her við at mann snakkar um ja men so hava ikki almenn innilitr ta felagið man kann gott skriva eta lógina at mann mann skal kunna veita almenn innlit í tapartafelagið so endamálið er ikki at frátaka nøkur rættindi frá nøkum starvsfólkum t er ikki at privatisera strandferðsluna og tað er heldr ikki fri at fyri at minka um almenn innlitið tað er mpulen tað er neyðugt at gera tað fyri at fáa endurnýgja og síðar eg eg vil siga við tjóðveldi at fyri a endrnýggja flotan og koma við einum realistiskum boði hvsu mann ger tað so skal flokkurin bara taka undir við samgonguni um at stovna eitt annanð partafelag skjótast gjørligt og so fær heta í gongd av sær sjálvum so tað er so er tað surningurin umsuðuroyarleiðina og tað er ein spurningur um tunnil til suðuroynna tað kemur so fyri aftaná ettarmáliðher til viðgerðar tað tað kunnu vit taka upp her men sjálvfingini skal í suðuroyarleiðini avklárast áðrenn mann koyrir ein smyðjiligur partafelager men men tað er so eitt annað mál sum kemur til viðgerðar her ummen løttu
takk fynri formaður ja takjohannes joensen fær eina viðmerking
grsvæformaður ja mann skuldi lansíðani havt lagt pengar til síðus til at byggja strandferaskeftanfyri játta ta fíggjarlógina ta hevr mast ikki gjørt men mann skuldi eisini havt givið neistrandferðslu møguleika til at støðla pengar tað koma gott gjørt fyð at broyta lógina so hava teir møguleika fyri at leggja pengar til síðus og gera íløgur við teimum pengunum mann prjrøvar ikki altíð at privatisera alt fyri at fáa eina loysn tí at privatiseringar í sær sjálvum er ikki ein loysn øhhar er vit ósamdur christan andreasen og eg tað er soleiðis at at vist mann skuldi havt bygt hesi strandferaskipini so skuldi mann bara raðfesta nógv beturi og tað hevr mann so ikki gjørt eg ivi skki í at mann kann gera tað í framtíðini vissu mann loyvir stranferskipum landsin at leggja pengar til síðis tað kan mann gera við at ger ena eina eina lógarbroyting øgiliga einfalt mann pjøðist ikki at privatisera alt virksemi fyri tí
takk fyri kristianin andreasen
harra formaður eg havi ongantíð forstaðið tað at løgtingið skal vera eitt oregan sum detainstýrir einari flutningsfyrik sum strandferðsluni at vit sita her og játta eykajáttanir tí nú er smyri farin í dokk og nú er hatta skipið fari at beting og hatta var býin til næstu ár tað sigur seg sjálvt einum vanligum fomerkin vil løgningi at tað hóskar seg sletki til eitt modernað samfelag at ta liggur og og flýtra á fíggjarlógini hesum raksturin av sum skipinum her beint og heldur iki tað at landskassin og landstýrismaðurin er djúpt úv at vera við raksturin av einu sovorðnum ósóvrna fyritøku tað er eitt eitt eitt uppgáva sum liggur uttan fyri tað almenna a teg sigur men eg sigi ikki tað at tað skal privatiserast eg siga teg skal geras sum eitt almenn partafelag hvar landskassin eigur etti partabløðini so hetta er ikki eitt gramn av privatisering við sær
takk fyri formaður so er tað bjørt
samuelsen takk fyri sum vit skriva í uppskotinum so er tað endurnýggja strandfartuflotanum av hjartabarn hjá tjóðveldi og nú siu kritian andreasen drega hjartabag hjá honum og tað er gott tí so hava vit okkurt felags við fólkaflokkinum eg veit at ikki ordilig um eg keypi at tái partafelaginar vendvísloysir allar trupulleikar tað týdningarmesta er nú at fáa gjørt eina breiða politiska semju um at endurnýggja flotan í langdíðarkørmin hjá samgonguni er eingir pengar settir av fyrenn tjúgu gfimmogtjúgu so eg ætlaði spyr christin andreasen um mann leggur tankarnar um partafelag til vikna ei lítla løtu um hann kann vera samdur í at vit mugu onkursvegna máa fáa politiska semju um at óansaðhvør samgongan tekur við aftan á komandi væl at mann so heldur fram at endurnýggja strandfartaflotan sum mann fyri sovítt byrjaði við nú tá ið mann fekk erli kongsdóttir at mann so skundar sær at fáa endurnýggja hinar ferjurnar eisini
takk fyri
takfyrir formaður ja eg eri samdur við bjørt samuensen í tí at hesir skipini máu endurnýggjast altso áðrenn en vita av so kunnu tey k kigla longur tey eru millum tretivu g fjøruti ára gomul sann og n statsvek til kalsoynna eg veitikkihvussu gamal hann er altso eg var nærmast smádrongur tá ði eg var við honi fyrstu ferðina so sámal ver nakað gamalt altso tað tað líkist longum altso tað tað má gerast altso og eg tað einastað eg siga tað e tað at taðn eins íalistisku mátin fáa tað gjørt upp á trúgvi eg ta eg gjøgnum eitt alnanpartafelag men hin vegin eg eri samdur í at hað má gerast nú tí tað be ikki til t blíav at blíva við at bara a tosa um hett her tak fyri ha formaður
ja takk fyri so er tað næsti røðari henni í kolvger so
ja takk harra formaður tað er soleiðis tan ha vorðið við tí at tá ið mann er her inni og mann ikki hevur so eliga nógv a ávirkahan á tingini so hevur mann oftani

men tá ið mann so kemur í tann partin at mann kann gera nakar og ávirka nakar ting sjálvir so hevur mann ikki so lætt við at finna tað sum skal til fyri at

tá ið eg kom inn her tá vóru tað eg haldi at tað vóru ellivu ruthur sum mann sildi ímillum og tað var javnan tað var javnað tað vóru ellivu pláss líka vist mann hugsaður í mykinesi og og og og um vestmannasund og og su norðanfyri og og n nn nn í eysturoynna enda sigldamann og nólsoyar og og og alt hitt eg haldi at tað vóru ellivu rutur vi ikki í minnist rætt og tað bar væl til at endurnýggj en brúkdita nýggj skip hvussu ber tað til at mann so finnur útav nøkur ár eru farin ei tað ber ikki til ataltso atá ið mann er í meiriluta so ber ikki til at bygja nýgg skip tað ber bara til at vera við upp at byggja nýggj skip tá i mann er komin í minnilutan og inglusiv um ogokum eg eg rokni við tamanverðu hetta hetta er gjøgnumgangandi fyri allar flokkar at mann tá iman er komin í minnilutan so veit mann akkurát hvussu mann skal gera tingini nú eru tað sjey og um nakrar mánaðir so vóru tað seks rutir eftir seks rutir eftir og tað er svínoyar og so ttil kalsoynna til sam og nólsoynna og heyst eg veit ikki vat mann finnur útav har og skúvoyar og so

frá at fara frá ellivu niður á seks rutir hevur mann ikki møguleika atið seta pengar av til at

tað er ikki serliga høgt prioriterarist hjá teimum sum sita í meirilutan nú er so øh nú er so ein ein bólkur sitið og funnið útav at nú skal mann gera eitt illa tað skuldi tað tær snakka um eitn partafelag illa eitt annað ferðalag meski afti hvat ter optað

tað er broytt so nógv tá ið mann hevði ellivu rutur og mann kundi mann kundi endurnýggjateg um nú mann hvur minni ella lei helvtina nú kann mann ikki endurnýggja teg tað er eitt sindur óforstáiligt eg má nokk taka uppá mín kappa at tann lá eitt prosjekt ellso nær við at vera ferdigt at vera skipið til nólsoyar øh tá ið eg kom úti í tinganes og tað hevði ikki leingi um at finna út av at ta skipiði skuldu ikki byggjaasta øh tí tað var for lítið og sigdur for seint og tað kostaði fimmogfýrs milliónir tá ið høvd og garnar vórðu tiknar við fimmogfýrs milliónum eit skipið sum var munandi minni enn tað sum siglir har í dag og skapt soleiðisnar at tað lá merst og og og duffaði móti hvønn aldurdagl sum var at finnar í nólsuer ver

atað finnast fergur sum fáa nøkur fá ára gamlar til sølu eg veit ikki hvussu nógv í innsatsini er tað er avmarkað hvat strandferðslan kann kann kann leita eftir men øgiliga nógvastaðna veruliga endurnýggja við forskeligum brúgvar og tunlar og annað slíkt og tað vera fergur tað sama sum teistin nú verður til yvirs og tá ið mann hevur bestemma seg til at fara tileitt partafelag so hevur mann slept endanir í løgtinginum hevur man eina uppgávu eftir løgtinginum tað er at játta at játta teir pengarnir sum skula til um maktina ella atráða yvir hevur mann latið til nøkur onnur visti tey fólkini finna út av at siga t nei okur taka ein túr burturav til nólsoyar til okur taka ein túr burturav e tí heyst og taka ein túrav og suðuroypni so kann løgtingið sum játta pengarnur einki gera løgtingið kann ikki siga hóa hatta har gangu eg ikki hog kudi ikki taka ein túr av til nólsoyar ella ein túru aður til siðradals tað skal bara simpultenn góðtaka ta avgerðina sum hendan nevndin hevur tikið og so tað fyrdi fyri øgiliga stuttan tíð síðan so broytti ætferðaætlanina soleiðis at at flúgvarar lendi so seint um kvøldið at eingin slapp víðari til suðuroynna og tað sama sunnu morgun báði sjúkrahús og og vanlig fólk sum okur hava eta í tí støðu at tað er øgiliga nógv fólk sum sum hava arbeiðið uttanlands og so noyðast at flúgva og tað kundi g ikki lata seg gera at leggja rutina soleiðisnær at fólk sloppu til hús leygarkvøldið so prøvaði eg í allari spakuligheit her allar spakuligheit at siga at at leggja eitt uppskot fyri løgtingið sum heittið á landsstýrismannin um at biðja nevndina fáa atlansflog at tillaga rutina skrivstovan segði stopp hatta gangur ikki tú kansn ikki sum løgtingsfólk biðja um at tillaga rutina soleiðis at hon kann brúkast á suðuroynni ikki so mikið sum sum sum tað at kunna biðja um at tillaga rutina hevur mann loyvi til sum løgtingsfólk tað var blankt nei uppskotið kom ikki í rúm tað kundi ikki brúkast tí at tú heitti á eitt annað tú kundi leggja eitt uppskot um at koyra landsstýrismannin frá tað var tað einæsta sum var brúkuligt og eg haldi tað er øgiliga ógvusligt at nú var hann í hesum førnum akkurát gentur mennmat at fyr tasi um um klokkan ikki passar utto kann lagar at tað skal kosta høvdu í einum landsstýrisfólki eg haldi tað er øgiliga ógvusløgt a tað var boðini úr húsinum at tú hevur ongan møguleika at ávirka tingini hetta er læigt yvir til partafelagið atlansflog ger so væl tí tey sum bestemma fult og heit um tey at flúgva til kjøpina havn er la tað flúgva til til til newuork ella hvar tey flúgva tað hevur einki við tingið at gera yvirhøvur einki við tingið at gera og tað varður tað sama tá ið partafelagið partafelagið strandferðslan um tey halda uppat at sigla út til heyst tingið ba bara siga frrla hvat tænastar ra gera næsta ár tá gera okra nýggja játtan tá kunnu okur seta eitt lannað inn í av einlem sæði men tað sum eftir av árini ár tað máttiokur bara góðtaka at eingin siglur til hest ella ella til onkur aðrastað soleiðis er systemið tá ið tú leggur nakað í eitt partafelag og hetta er ikki nakað sum eg funni uppá men hetta e nakað sum eg havi upplivað í her øgiliga øgiliga nógv ár

altso at mann ikki kann gera nakað eg haldi at at okur hava prøvað nakrar ferðirnar altso at at støla pengar tial kann man rópa tær keðiligt orð fíggjarmálaráðnum er tað so fundamentalistiskt at tað letur seg ikki gera at gera nakað sum vu sum kemur ger tað laðaligari hjá strandferðsluni arbeiði yvirhøvur ikki aldeiligst ikki tú kansn gera nakað so kemur fíggjarmálar siga hó hó sohatta gangur ikki soleiðis er eg bara tingini nú einaferð skrúvaði so tað at lata frásær ta maktina sum løgtingið nú einaferð hevur at stýiliga fyri at at fólk at flyta fólk ímillum oyggjar í føroyum tað er eitt øgiliga umráðandi ein partur av lívinum hjá teimum sum nú einaferð lestur millum oyggjarnar at løgtingið kann siga hóó altso at har er grensaø nú nú nú eru tykur farin for langt vist egu niður leggja hasa rutina men tað sleppur mann við at leggja tey í partafelag so sleppur mann so evi alukkuliga afturá tí heila og løgtingið kann bara sita og golva íppí luftna og so einki meira so vissi mann vil akkurát nú hava okur fungið ei eitt eitt eitt eitt uppskot um eykajáttan pá tveyogtretivu mili ónim tað tað kom bara dettandi undan loftini her eingin visti av at uppskot kom niður út á loftini her upp á tveyogtretivu mili ónir eykajáttan og eitt annað kemur næsta dag tað kemur dettandiar loftini her pá nakrar tretivu milliónir hví ikki siga at ttað visti mann skal byggja nýtt skip okkur starta við eit eykahjáttani et tretivu milliónir vist tað er so hava okur eitt nýtt skip í í og endaakann byggjadð viti á skipasmiðjuni ella hvar mann nú einaferð at byggja hni tað er mangul upp á vilja at mann ikki kann játta pengar til at byggja eitt tí sum sagt tað kláraði teir fínt meðan tar vóru ellivu rudhur og nú ber tað slett ikki til yngrusiv okur hatta var tað sum eg hevði fá hjartað um hesa her
máta er tað fínt endurnýggja men altso visti mann bara tosar um endurnýggja so so blívur tað ikki tað er onkur viðmerking nns joensen gersv
aahara formaður ja tað er soleiðis við strandferðsluni at mann er noyddur at raðfesta tað man kanikki blíva við at snakka og visti mann hevði loyvt strandfersluni víðari karmar við til dømis stóling a pengum so kundu teir gott havt havt longu bygdaskip sumhan hevði gjørt tað og sjálvandi tá mann fer at byggja og sjóvandi kal man játta pengarnar beinanvegin so byggi mant í føroyum í føroyskum skipasínum sjálvandi vit hava kompitansinar til tað og tað eigur mann at gera beinanvegin so mann skuldi fingið eina breiða semju beinanvegin um at gjørt játta pengarnar og so fáa mann í gongd og bygd í føroyum takk fyri

nióld j tak ja eg haldi at tð tað ger en si at at at okur byggja skipini í føroyum tí at tað er ikki spurningur um ti tveir mánaðir fyrr ella seinni her ti færdi tá skipið til tríggjar mánaðr ella fýra mánaðir okur hava frammanundan vælkunnaga bygd fleiri av teimum skipinum sum sigla eru í bygd í føroyum so tað hvar so ein máti at fingið skipabygging ar gongd aftur í føroyum tað er bara alibátar sum kula byggjast í føroyum nú so ati tað ber væl til at at gera tað og at játta pengarnir tað tað er tað sum eg ikki forstandi í ordiliga í íat bara eitt mál sum hevur við tá ið tað kemur til endurnýggja flotanir at gera tá byr ist til at játta pengar
ja takk so er tað bjørt samelsenfyri viðmerking ger so væl
takk fyri eg aplið spyrja hennik old altso nú segði tingbalkaformaðurin hjá fólkaflokkinum hetta her við at tað var neyðugt við einum partafelagi men nú hennikold umsiti hetta málsøki altso um mann ynskir at gera eina politiska semju um a endurnýggja flotan ber tað so ikki til at gera ein av akkurát sum vit hava gjørt fyri tunlarnar at gera eina semju um atsoso nógvar milliónir skulu játtast árliga som mann kann fáa bygt til dømis tær fýra ferjurnar sum strandfaraskip landsins hava skotið upp um betur hennik old at at tað pp á nakran máta blívur lættari ella bíligari fyri tað um at gera partafelag soleiðis sum samgongan tykist at bryggja uppá takk fyri
ja takk
fyriin bjórs hamelsen eg eg dugi ikki ordliga at síggja hvar ið ið ið ið munurin skal blíva um tú hevur eitt partafelag og altso visi mann ikki tekur eina avgerð um um um at byggja so so dugi g ikki ordið at síggja okur vóru fóru í holt við at byggja ngai altso eg spurdi strandferðsluna tá i eg sloyfaði nólsoyar ferguna tí eg var óbrúkuliga eftir mínum tykki og eg spurdi a hvat er tað viktigasta eg far í holt við og tað er at fáa eitt avloysaraskip sum kann setast inn eftir einari løtu millum havnina og nólsoyr og millum klaksvík og syðradal einki annað ikki enki tað var ongantíð talan um um um skúvoyar og og og túti úti úti ý til svíuni og fugloyar og annaðslítt tað var tað var talan um at at skipið her á miðjuni á landinum tað stendur enn í uppskotinum at tað skal vera skip sum skal brúkast á miðjuni á landinum nøka annar nakað annað tæð at onkur hevur fungið tar til at vera nakað annað men men men tað var so tað sum tað skuldi brúkast til og tað bleiv so ein semja um at mann so ikki fór bíðari tað her so nakka annaðn men men men vis man vil okur hava sett nú okur hava sett nú hvussu skjótt tað ber til at fáa eykajáttan uppá tretivu fjøruti milónir á nakrar fáar dagar

dragsan fríðan kjørt so væltakk fyri teir farmaður tað er ikki soleiðis við tí sum henni gold sigur at mann missir tamarhaldið á sítt øvundi fyri teimum tí at almann partafelag tí eitt almann partafelag sum skal reka standferðsluna skal gera tað eftir einum sáttmála við landsstýrið hjá sær landsstýrið verður sáttmálapartur og setir ásittir treytir í sáttmálaum hvá ið leiðir skulu røkjast hvussu nógvar rútur skulu vera hvussu títtleikirnar á rútum skal vera og alt tað so tað er eingin avmarking har og so er tað eisini so vit landsstýrismaðurin sum velur nevnd og hevur eisini ávirkan á felagið tann vegin endamálið við í hesum her er ikki endiliga at at seta tað blilsku skipanina uttan at nakra ávirkan tað er ikki tað tað snýr seg um tað snýr seg um at gera tað praktiskt møguligt at endurtja flotan so skjóttst tú til ber
ja takk
sandur í tí at tað rðer um at fáa tað skjótt sum møguligt endurnýggja men tað tað tað var eingin endurnýgging av tí at tú setir eina nevnd hon hon hevur hon kann hava áaltso hava ávirkan á raksturin men politiski myndugleikin hevur onga ávirkan á nevndina vanligvísverða nevndarlimuriner valdur eftir til sær kanska serliga te fremstabekkin men eftir eftir tí nú einaferð mann finna fram til sum eru eru góðir tænarar og so er tað teir sum bestemma og restin hevur einki at siga av nøkrum slagi tað evur prøvar túsund ferðirnar og tað er eingin ivi um í mínari sál at her inni skal mann játta pengarnar og onkur annars hvar bestemma hvar ið ja hvussu tað skal siglast og hvar tað skal segu tað tað er javnan at mann fær politiskari myndugleikar so eer noyðist at gera innglep og og játta meira pengar og gera broytingar og alt hetta her og tað er alt yvirstaði tá ið partafelag komið men so vorð han eisini slept endarnar fullkomiliga slept endan
ja takk so er næstir át røða rasmusseni ger so væl
eitt uppskot til samtyktar har ið løgtingið heitir á landsstýrið um at at ger eina greiða ætlan um at endurnýggja strandferaflotan við nýbygdum tíðarhóskandi faroyum til allar oyggjarleiðari er innan fá ár og sum raðfestir endurnýggjanina í langtíðarkørmum hatta er øgiliga gott haldi eg tí at haldi atvit sum kenna eitt sindur til strannføraskipini í føroyum so síggja vit tað at tað eru gomul og treingjat til at fornýggjast eg haldi at tað er týdningarmikið at viti tá ið vit fara a fornýggja tað at vit hugsa tankarn lidna tá vit fara í holt við tað at tað ikki nú hava vit korteðani bygda skip til sum skal brúkast fyrst og fremst til nólsoyar leiðina og til kassoyarleiðina sum bleiv sagt av undanfarnu røðura og nú kansn ikki brúkast til aðra leiðina tað vil siga at tú kannikki brúkast til hálvtrýss prosent av rutinum sum tað er bygd til og tí krevur mann at hugsa tankan lidnan tað mann fer at byggja at mann ger eina eina eina krav eina kravspetikatión hvað skal til og ikki bara fer at byggja í óðum verki tí at nú skal mann hava okkurt flugubein at mann er bygd ein nýggjan bát og tað er kanskað sindur harmiligt at tann báturin sum vit hava bygd at hann hevur ligið og knadda gummi í klaksvík meginpartin av tíðini síðan hann kom so men vit vóna tað at frameftir at mann fer at byggja skip sum kunnu brúkast og vit vita gott at tað er øgiliga ymiskt staðið frá stað í føroyum hvussu skipini eru tú sigla fugloynna eitt nú ella skúvoy ella ella ella hvar tað so er so so eru tað serliga treytir sum skulu til og tað vita tey øgiliga væl sum búgva og tey sum hava siglt nógv upp á tey økini hvat hvat fyri pesikatión skal brúkast til ta te skipini ella teir bátarnir oher er ætlanin at byrja við at gera eina eykajáttan upp á tretivu miliónir fyri at fáa gongdá fyri at kunna fyri at kunna prosjektera skipið og fáa gongd í og tað er eg veit ikki um tað er so skilagott at fara at fara at gera eina eina eykajáttan nú nú er tú komn her út í marsmána tí at hon ætlar at seta í gongd á tað í ár

langtíðarætlanini hava sett pengar av frá tvey túsund og fimmogtjúgu frameftir og so kann mann kanska hugsa tankarnir fram til fimmogtjúgu tað hvat er tað fyri skip sum vit skulu byggja og hvat er tað tey skulu klára

sum hennik old var inni á so so var so hevði mann teknaskip sum skuldi byggjast til nólsoyar tað valdi mann so ikki at gera og tað skilji eg faktiskt ordiliga gott tá eg sá skrokkin í tí skipinum tá sógis sum an tufla altso luksmest gamla silberanum sigldi skúvoyar altso tann s nstasóska blenuin av tí skipinum so tað var kilagóður loysn sum eg haldi at hedegod skað rós fyri at hann tordi a siga nei tað rtalið

haldi tað er gott at tað vuru fokus sett á hetta her og nú er hetta triðju ferð á ræð at mann setir fokus á hetta eg meini at tað í fyrra ári kom tað fram sum uppskoltil samtyktar í fjør var tað so lóg nú er tað altuð samtyktar og tað er gott at andstøðan andar okkum nakkan soleðirnar aykki dettur burtur so vónaðu vit tað at tá ið vit koma fram til fimmogtjúgu og tá ið tað er ætlanin at langtíðarætlanini løguætlanini at eg komi har til at mann fer í gongd og ger tað og ølli ikki verið bara snakk so er tað að vera eitt sindur av tosi inni á hvussu mann fíggjar tað har hvussu skann mann gera tað og eg sjálvur havi ikki so øgiliga trupulleikar av at tað verður gjørt sum eitt partafelag tað verur tosað øiliga nógv um um at vit missa tamarhaldið á strandferðsluni men eg ivist í hvussu nógv tamarhald vit hava á strandferðsluni egentiliga tá tað kemur til stykkis

tí at strannferslan hevur jú eina játtan skal haldast til og vista er nakað so so skal tað so eru vit faktiskt bakbundin kann mann siga tað fyri at taka taka avgerðir soleisnar at tað e ikki steðghar upp og eitt eitt ting sum eg haldi øgiliga viktit at nevn í hesum førunum tá ið mann snakkar um at fara at byggja nýggja nýggjar fergur

eg havi hoyrt tat tað er verið ætlanir um at fara at byggja tað um og gera forskellig við tað soleiðsinar at tað kanska kann koyrir upp á battaríir og annað gott eg vil heita á okkum sum sitar í tinginum at nokta fyri at tað verður gjørt tí at vissi sam ikki verður í føroyum so er tað ein skandala fyri føroyaland vis seg ikki hava sovorð skip sum kann flyta hesi tungu tingini sum verða sum verða førd yvir til hesir ymisku oyggjarnar sum ikki hava so gott samband tí at sam er ein arbeiðshestir og hana mugu vit fyri einkonn prís vera góð við og haldahandi í tí standi hann er og ikki biginna at gera nakrar loysnir sumi ger tað at tað verður itt eksperiment á einum øðrum

ja harra formaður eg eri púra samdur við krimun rasmussen í tí at hann sigur samt tí sama hevur verið ótrúliga aðótrúliga nógvar nyttur til alt alt sum eg verðir gjørt á plássum sum er øgiliga trupult at koma til enda norður um norðurum fjall hear han verð brúktur aat flyta útgerð til smáltstøðir og g og u byggingarsmáltstøin og og hvørtja sínu og fleiri aðrar oyggjar longur í suðuroya landinum er er er eru amveru fínir men sjáv fylgita heldur hannikki allar evur men tað finnast líknandi skip aðrastana at keypa sum eg eru munandi yngri hitthvat mann sigur um eykabát tað sum eg fekk at vita frá strandferðsluni tað var at at tað var viktigt at hava ein bát sum kundi setast inn í eftir einari løtu onkustaðna tí at okur hava teirr trupulleikarnar her og á kalsoynni at fólk skula møta til arbeiðis og og og kemur súkkur í or

simanrasus ger so væl ja takk fyri ja ja sjálvandi finnast tað skip sum sumsum kunnu brúkast og og sum r á nýggjari nýggjari árgangi men tað vístir seg at krøvini til tey nýggja skipini eru nokk so nokk so hørð soleiðinar at allarhelst eru nýggjari skip er kanska ikki líka gott líka kanska í sjónum up á sama máta sum samm er tí hann er bygdur sera fornuftigt eftir eftir mínum tykki og tá tað kemur til at kunna rikkja skjótt út vissu tað er eitt annað sum hendir við einum strabbraskipi ttað tann tankan skilj eg ordiliga gott men tað skuld man havt hugsað um tá át hann bygdir bátin tí at báturin kann faktiskt ikki nakað um erlig kongsdeftir so kann hon faktiskt ikki brúkast í løtuni til kalsoyarsiglingina tí at te fáa ikki brúkt rampuna í tí eg sigi um mu hugsa tankarnar ígjøgnum tá ið vit gera nakað takk fyri
ja dakst at steffan klein poulsen ger so væl
ja harra formaður eg haltia er trú iliga gott at røðarin torer at nevna hetta her tí eg púra samd við honum at vit mugu sloypa í tí við báðum beinum tá tað kemur til elektrifisering av ja av øllum okkara samfelag sum sum sum mann roynir at flyta seg yvir til upp á longri sygd men eg haldi at mú ansa eftirat ta iki blívur forkuntstykt og at alt skal henda her nú tí sum røðarin vísir á og og hennik old eisum viðmerkir alt so sam hevur flutt ótal av av maskinum norðumfjall tað havi eg sjálvur vitna og uttan iva aðrastaðni og vit mugu hava altso altso vit mugu iksu allar seta tingini upp ímóti hvørjum øðrum eg eri bangin fyri at at vit vit stara okkum frá ofta blind upp á summi eg hav hesin heri ragnun sum er uppi í tíðini og og og tað kostar okkum nógv meira enn enn hvat tað burdi gjørt
ja takk ger so væl fimm
rassen ja takk fyri ja nei nei tað er tað er akkurát tað sum er ásjálvandi skulu vit fylgja tíðini sjálvandi skulu vit endurnýggja okkum og fáa ta nýggjasta nýggja sum er í øllum men vit mugu ansa eftir at vit ikki eru eru tey fyrstu sum fara í tí sum vit skulu koyra allar barnasjúkurnar ígjøgnum soleiðinar at vit standa í ein stórum trupulleika tí vit fáa ikki loyst uppgávuna sum skulu loysa við teimum amboðnum sum vit hava so eg haldi at tað er týdningarmikið at vit fornýggja flotan tað er týdningarmikið at vit gera tað sum rætt er og tað er týdningarmikið haldi eisini at vitgera skipini so einsháttaði sum møguligt soleiðis at vit kunnu hava fleiri møguleikar at brúka altso tað vil siga at brúka sama skipið á fleiri leiðum solisin ar vit kunnu hava eina eina eitt bakkaopp takk fyri harravr
formaður ja takk næstu røða verður bjørt samelsen ger so væl
tjóðveldi hevur sætt sær fyri ati nú skulu vit í gongd við endurnýggja strandfaraflotan og tað bleiv so smátt byrja í undanfarnu samgongu tá ið mann fekk endurnýggja eina feriu men tá átlir mann so at hildið áfram og soleiðis at man innan fyri fimm seks ár fekk endurnýggja øll tey gomlu skipini sum jú eru elligomul tey flestu skipini hjá strandfara skipun landsins tey liggja í einum aldursflokki sum yvirhálari tey flestu okkum her í løgtinginum og og tað sigerr ikki so og eg haldi at mann skal sammeta tað við hvussu ótrúliga framkomi okkara samferðslukervi annars er í fyri meginpartin av føroyingum tað er soleiðis at í dag so kunnu fimmogfýrs prosent av okum koyra og flyta okkum ímillum býir og bygdir upp á heilt stutta tíð kanska hálvan annan tíma úr øðrum enda til hinum endanu av landinum sum er land fast samanbundi við byrgingum og tunlum og brúm og tað er so galdandi fyri fimmogfýrs prosent av fólkinum men so hava vit eisini sandoynna har verðið koyrandi nú um stutta tíð í næsta ár og so er enn ein partr av landinum knýtt og býta samanhangandi samferðslukervi og síðani er ætlanin ati fara at gera ein undirsjóvartunnil til suðuroyar og vit vita væl at tað liggur ein stóra avbjóðing fyri framman at finna ein máta at fíggja tann tunnilin men so hava vit eisini allar tær leysuoyggjarnar sum eg haldi í samferðsluhøpi blíva alsamt meira afturúr sildar hetta er aðrur ferðir at tjóðveldið royni við akkurát hesum uppskotinum til samtyktar um at fáa eina samtykt vit royndu eisini fyri einum tveimum árum síðani og tað var sum avleiðing av at langtíðarkarmarnir hjá samgonguni vóru komnir har tað stóð at mann ikki ætlaði at seta ein einasti krónu av til endurnýggja sandfartsflotan fyrr enn í tjúgu og fimmogtjúgu og tað hildu vit var ov leingi at bíða og hava tí huga at íløgukarmurin hjá føroyum ella á á hjá landskassanum íløgukarmurin á fíggjarlógini liggur um eina hálva milliard og og ein partur av tí íløgukarminum verðið sletisk brúktir á hvørjum ári og tað hildu vit vera forgalið at mann so ikki roynir at brúka nakað av av íløgukarmnum til at endurnýggja strandfaraflotan vit hava umframt uppskot til samtyktar eisini lagt fram eina verðkslagslóg um at byggja tær fýra fergurnar sum strandfaraski landsins høvdu í síni ætlan og vit hava eisini lagt fram í fjør eitt ítøkiligt uppskot um at byrja í fjør eitt eitt játtanaruppskot upp á eg haldi tað var tretivu miliónir krónur sum mann kundi koma í gongd og taka av tí yvirskotinum sum var á á á ílegukariminum tað fekk so ikki undirtøku eg haldi hetta seinasta uppskotið í nevndi fekk næstan slettantk og ein undanførsla var at mann kundi ikki byrja upp á nýtt virksemi mitt í árunum men eg haldi at tá ið mann hoyrir viðgerðina í dag so ljóðar tað á framsøgufólkunum sum at tey eru rættiliga samd í at vit eiga at gera hesa politisku semjuna

strandferðtslip landsins hava upplýst okkum fyrr um hesar prísmetingarnar sum tey hava fyri tær fýra fergurnar sum sum vit høvdu á verklagslógsuppskot um og og sambært teirri kostnaðarmetingini hon er so ikki heilt nýggj nú so kostar eitt nýtt skip í kalsoynna ella eitt nýgt skip í nólsoynna á leið hálvfems il hundrað milliónir hvørt og til skúvoyaleiðina og fugli svínoy kostar leið fimmogfjøruti l hálvtrýss milliónir men sum vit strigau undir bæði undanfarnum uppskotum í hesum so er tað eisini neyðugt at mann tryggjar at tað dagliga sambandið til allar oyggjarnar tavil siga umframt tær nevndu oyggjarnar so eisini til mykines og heyst og koltur og stórur dímun mann má eisini tryggja at øllum oyggjum ata at búgva á fólk er tíðarhóskandi ferðasamband og tað merkir so at tað er ikki ein loysn einsamøll at mann fær nýggj skip mann mánn eisini tryggja at bæði sjóvegis og við tyrlu eru ferðasambond altso egr eru ferðir og møguleikar at ferðast til og frá oynnum dagliga soleiðis at mann kann liva eitt lív har mann til dømis hevur arbeiða á fastlandinum og býr úti á útoyggj

harra formaður eins og eins og nevnt í áðni so so hava vit brúkt nógvar pengar upp á at byggja annað infrakervi út og visti mann hyggur eftir leiðini til suðuroyar so koma vit sjálvandi eisini at skulda finna onkra loysn í tí millum tíni sum liggur millum at ein undirsjóvar kemul kemur og eg trúgvi ikki at viljin til at byggja nýtt skip er so øgiliga stórur tí mann vil helst royna at finna eina loysn til ein undirsjóvartunnil men fremstu køini nú haldi eg eru hesar leysu oyggjarnar sum eru so alvorliga aftur útsigldar tær smærru oyggjarnar tí mann ikki hevur gjørt íløgur ínýggj skip og sjálvandi tá iðt mann fer at byggja skip so eigur mann at gera tað sum hann eisini fyrisovit gjørdi við erli kongsdóttir at mann tryggjar at tey kundu sigla við grønari orku men sum eg havi fingið upplýst so siglir er tað kongsdóttir í øiliga lítlan mun við hesum battarínum eisini tá ið hon rokti farleiðina í longri tíðarskeiði út til nólsoyar og tað kundi eg so gott hugsað mær ati

í samferðslumálum kundu svara upp á hví so er meni tað haldi eg er avgerandi at mann bæði hyggur upp á møguleikarnar fyri ataltso at at tær nýggju ferjurnar kunnu smíðast í føroyum men eisini at manntryggja sær at tær sjálvandi eru hugsaðar langt inn í framtíðina soleiðis at tær sigla við grønari orku vit hava akkurát formansskapurin varið í danmark í var tað septembur haldi eg og tá sigldu vit royndu vit at sigla við einari ferju sum er elrigin burturav og tað er at ferya sum hevur eina farleiði sum minnir nógv um kanska at sigla í millum havn og nólsoyar og visu vit hyggja eftir í norra so hevur mann fleiri ymiskarferjur sum sigla við grønari orku bæði við el men eisini við vetni og eg haldi at tað sum er umráðandi tað er onkursvegna at mann hugsar hetta í samanhang tí hesarhr ferjurnar tær skulu eisini kunna verða av einum slagi soleiðis at tað er lætt at skaffa eykalutir tað hevur eisini ein stórur trupulleiki í feroyunum í dag tær eru so gamlar at tey tróndirni blívur trupult at at finna eykalutir tá ið tá ið tær skulu umvælast men at mann tryggjar at tær eru gjørdar soleiðis at tær burturav kunnu sigla upp á grøna orku er eisini ein týðandi partur av hesum og nú er samgongan so komin við einum ja tey hava bæði ein samferðslupakkaer í løgtinginum men tað er eisini komið en ætlan fyristrandfaraskipini ella ein arbeiðsbólku hevurlagt tað fram og har sum vit eisini hoyrdu á framsøgufólkini hjá fólkaflokkinum so ljóðar tað sum at tað partafelag er loysnin upp á hvussu strandfartsflotan skal kunna endurnýggjast og eg skal ikki útiloga altso eg haldi sjálva partafelagsformurin erløgin formur at brúka fyri eina fyritøku sum ikki er ein ein vinnulig fyritøka burturav í skylta tann hátt at strandferðslan livir jú fyrst og fremst av altso tað jú landið sum fyrst og fremst betalir útreiðslurnar hjá strandferðslu og og tað verður eisini landið sum betalir skipini tí inntøkurnar frá strandfartuskipnum landsins eru g ikki nærheindi av at kunna fíggja tað sum við vísa á tað kostar at endurnýggja strandfartsflotan og tí er tað líkamikið fyri sovítt um mann er sum summi á borgarliga veingjunum tillangari av at mann gerast partafelag ella at mann bara cemist um og tað haldi eg er tað rætta vit semjast um at seta hesar pengarnar av sum skulu tilvit vita at tað at fyri millum trý hundrað og trý hundrað og trýss milliónir krónur fordeild yvir fimm til seks ár so kunnu vitgera hesa endirnýggjan av teimum smærru ferjunum og harra formaður tað haldi eg at vit eiga at gera tað er gjørdar so nógvar góðar semjur um infrakervið gjøgnum ári dag í løgtinginum tær størstu hava verið um undirsjóvartunlarnar og nú er tíðin komin til at vit gera eina breiða semju um endurnýggjan av strandfararflotanum soleiðis at hetta kann gerast upp á um ikki eitt samgonguskeið so yvirhálvt annað samgonguskeið takk fyri harra formað
ja takk vitna viðmerking tað er bjarni
merkir so væl takk fyri formaður tað er eitt skilagott uppskot tað virkar sum um at tað er sína stóri viljum fyri at endurnýggja mann hevur eittlendsdag kanska ein mistanka um ein grund til mann ikki hevur gjørt nakað sum helst við akkurát her í øki so seinastu trý árini er kanska tað sum bjørt samvitsaður inni á at so ynskir mann at pressa altíð her at flyta ábyrgdina úr løgtinginum yvir á eitt almenn partafelag fyri at geva eg veit ikki fyri at gott ætlanina rættvís gera tað at mann einki hevur gjørt sjálvur men tað er ikki ein samtrygg við samvitsandi í at tað er sera sera ivasamur eisini við at mann ætlar at flyta ábyrgdina úr løgtinginum út í eitt almenn partafelag og so vónandi skal hetta partafelagið fara at fornýggja flotan tá ið samgongan ikki hevur havt hug ella ynskilag og steðki vilja tað gjørt tað sjálvum takk fyri
ja tað ger so væl
dila bjørt samulsen takk fyri tað er í øllum førum at tamba partafelagshugtakið øgiliga langt at gera eina almenna eitt ein lmenna ein almennan stovn sum hevur sum uppgáva at røkja infrakervi í føroyum á tí sjálvegis infrakervinum at gera tað tilet partafelag tí tað er jú ikki eitt partafelag sum vakrantí við sínum inntøku um ferðast kunna byggja hesar ferðurnar tað má landið standa fyri og tí verður tað soleiðis at partafelagið kann taka lán men tað kann landið altso eisini so tað tí er tað grundleggjandi eg skilji g væl kanska vist mann er øgiliga frostreraður í strandferaskipunlandsins um at mann ikki fær hesar pengarnar til at endurnýggja flotan so skilji eg væl mann kanska hevur at ynskja haðani um eitt partafelag men vit sum politikarar um vit gera hesa her politisku semjuna so er jú eingin orsøk til at gera partafelag tí so semjast vit um at pengarnir skulu vera tøkir og so máu vit sjálvandi tryggja eisini at samferaseg landsins fáa tann fleksibilitet sum tey hava tørv á fyri at kunna reka sítt virksemi skilabest takk fyri
ja takk næstur er øvur stefan klein poulsen gerst væl
vit føroyingar vit gera øgiliga nógv ting rætt millum annað hava vit knýtt størsta partin avokara landi saman í eitt gotvt vegakervi har imskjótt fimmogfýrs prosent av íbúgvunum kunnu koyra síná millum og og tað er ótrúliga flott og hevur tú ein bil jamen so sleppur tú úti so at siga hvønn krók í okkara landi skalt tú við bussi sum blívuta eitt sindur bissverligari

og hetlendingar teir teir hava langt frá allíka gott viðakervi sum vit hava tá ið tað kemur ti at knýta oyggjarnar saman og teirbeundra føroyingar og okkara vegakervi men tá tað kemur til at røkja útoyggjasambandi so er tað ikki líka gott okkara fergur tær ikki í góðum stavndi nógvar av fergunum eru yvir fjøruti ár og og og flotin bara eldist í miðal hann rustar og og tað ger eisini at okkara flotur er øgiliga dýrur drivt vit hoyra á ferð eftir ferð at tað er ringt at finna eyka deilir tí hasi skipini eru so gomul og og nógvar hasum eyka deilinum verða kanska ikki framleiddir longur og og í øll førum svert at fáa fatur av teir og vit hava í fleiri førum eisini keypt gomul skip og og har kunnu vit so bara standa uppiundra norðmenn og aðrar sum byggja fleiri nýggjar

eg haldi vit eru øll samd um at vit mugu endurnýggja flotan og tað má henda nokk so skjótt hevur tað brúk fyri nýggjum skipum sum sum skapa betri umstøður bæði tá mann er á ferð og og eisini til fólkini sum eru fastbúgvandi á útoyggj soleiðis at sambandið verður uppaftur betri og hetta við at mann byggir tvær og tvær fergur altso tvey pør ávíkas til nólsoynna og kalsoynna og og so tvær smærri fergur sum havi skilt ai lann tðil tað er tað sum er upp á tal til til skúvarleiðina og og fugloyar svunjyar er eisini øgiliga skilagott tí tá tú hevur skip sum er líka í flotanum so verður raksturin nógv bíligari tí tú skalt brúka somu eykalutir og og og teir sum viðlíkahalda okkara skip hava líknandi skip fyri t halda seg til og og og vitanin blívur tí tí nógv størri rundanum hesi skipini og og fáa vit nýgj skipi inn í flogtani jamen so skuldu tey helstsk líka ofta eina dokk og og tað er tað er alt øgiliga positivt men spurningurin eru bara hvussu vit koma har til hvør er loysnin hjá okkum og har hevur tað almenna partafelagið verið upp á tal vit fingu eina framløgu herfyri o eitt alment partafelag vil uttan iva gera tað lættari at finna fígging og og at optimera raksturin og og men har er tað fleiri sum vísa á at at vit vvit missa takið á á felagnum tá vit gera okkurt til almenn partafelagi a men so missa vit takið av tí og og og so framvegis og og har haldi eg at at wisma flytir seg yvirtil eitt almenn partafelag so verður hesin her tænastusáttmálan ella hvat hann blívur kallaður øgiliga grundleggjandi fyri fyri um um at finna eina semju um tað ella ikki og gotað er nakað sum eg ætli mær at spyrja inn til rættarnevndini at visma fyri tann vegin hvat altso hvørj ting vildi era natúrliga gjørt ein sovorligan sáttmála rundanum men tað sum eisini gekk fram í framløguni um um strandferðsluna tað er at belegningurin er er ræðuliga lagur á summi rutum aspullegningurin er undir eitt prosent summu bussfarleiðin í øllum øog og tað sum tað eri eisini komið inn á tað sum sum eg haldi eisini er nakað vit eiga at at diskutera tað er hetta her um um ferðafólk og fastbúgvandi skuldu gjalda tað sama fyri at ferðast aftur og fram og og tað hugsi ikki um um nationalitet og annað men men oog tað vr ii tann loysnsin tað bleiv víst á at at fastbúgvandi skuldi sjálvandi fáa ein ein ein ein so lága kostnaðr sum gjørligt men er tað rætt at ferðafólkini betala sama prís er tað rætt at eg sum kanska farið til svínoyar triðja fjórða fimta hvørt ár skal betala akkurát sama prísin sum tann sum er fastbúgvandi og og ferðast fleiri ferðirnar um vikuna kanska tí tí har trúgvi eg at at at strandferðslan kundi farið eftir altso meir pengum og og skaffa sær inntøkur til at endurnýggja flotan tí er tað rætt at ferðafólkið vit sum ikki ferðast dagliga og útlendingar onnur ikki betala tað sum tað kostar og tað bleiv nevnt at tá ið tað hoyra tað kostar fjøruti krónur at fara til svínoyar so halda tey so koma tey fram ví evrunum tí tey halda sjálvandi at kostar fjøruti evrur og ikki fjøruti krónur og tað sigur eitt sindur um at har er nakað at fara eftir um mann nú legði tað um til ein eitt eitt partafelag

so kunnu vit eisini gera tillagingar í íverandi líki altso í tí strukturur sum samdferðslan er í nú ø og og so spyr mær seg sjálvan er tað so simpult sum at vit bara skulu raðfesta skulu bara raðfesta hesar íløgurnar á fíggjarlógini ella kundu vit givið teimum víðari heimildir til til at støðla pengar og og annað øog og tá ð tað kemur til hesiher tingini so haldi eg ikki at vit í miðflokkinum eru so ræðliga fastlæstir tí vit duga t duga at síggja at strandferðslan siglir í tungum sjógvi og vit mugu finna eina semju sum flytur strandferðsluna rættan veg

og fyri at koma inn á onnur viðurskifti so verður eisini nevnt hettaher við at at tey nýggju skipini skulu koyra upp á grøna og ella varandi orku og og har haldi eg at at fimun rasmussen koma inná eitt øgiliga vigtig ting til dømis ta aðhann tað hn nevndu sann sum eitt ítøkiligt dømi tí at eg haldi ikki tað er rætt at vit leypa á í tí við báðum beinum tá tað kemur tiltað grøna orkuskiftið vitað hava so ræðuliga lítlan flota og og og og er tað nú akkurát vit sum skulu eksperimentera við nýggjari tøkni tá ið vit hava so gomul skip o ta hava so fá skip hvat ver nú vissu hesi skipini fara at slekkja at rigga til til tann tørvin sum sum tey allars skuldu dekka

flyta okkum forkunsti at vilja eru vit frammá fyri okkara tíð havi eg hug at spyrja tá ið tá ið tað kemur til hetta her men men misskili meg ikki tí at vit skulu sjálvandi flyta okkum yvir til varandi orkukeldur upp á longri sygd h men tað tað fær meg bara at at ivast eitt sindur tá ið tað vit hava huga at flyta okkum so skjótt tí ati skipini og og an annað við verandi orkukeldur tey klára ikki tað sama sum tey skipini sum hava fosil brennievni í dag

øso ja tað er neyðugt harra formaður at finna eina politiska semju øog og og hvør hvør tann politiska semjan kann vera tað er øgiliga trupult tað kundi ver eivt ímillum ting htað alment partafelagi var faktiskt ikki bara nevnt sum sum ein loysn tá vit fingu hesa framløguna tað kann vera at onkra aðrar tilleigingar vi kunnu gera gerast har og og spurningurin er um um um tað er nokk at at ein smalur meiriluti finnur eina loysn hivist í hvussu hvussu langt tann tann loysnin ber visvit skulu kappast um um tað skal almenn partafelag ella ikki so ømen tað er øgiliga umráðandi at at stramdferðslan fær betri karmar at virka undir harra formaðurtakk fyri
ja takk so viðmerking bjørt samulsen ger so væl
takk fyri stefan klein poulsen hugleiddi eitt sindur um hetta um vit vóru kanska for langt frammi tá vit tosa um at tær nýggju ferjurnar til strandfartskipini eiga at verða siglað við grønari orku g eg eg haldi kanska at tann menniskjan gingin øgiliga skjótt í seinastuni altso sjálvt uppyologfoten roynir mann ferger sum sigla upp á ja eisini upp á el men serliga vetnisferge hevur mann roynt nógvastaðni í rímiligam harðbalunum økjum í í norra sum gott kann samanbera seg við føroyar upp á nógvar mátar og so er tað nokk tað at tað kanska fær ganga nøkur ár áðrenn hesar feroyunar eru klárar so men eg kundi hugsað mær at spurt tingmannin um hann er samdur í at mann skal royna at fáa hesa breið politisku semjuna soleiðis at mann ikki bara fer í gongd í eina ferju men akkursum fer í gongd í ein heilan pakka soleiðis at mann tey sum búgva á hesum her oyggjunum síggja fyri sær nær tey fáa eitt nútímans flutningstól kankanstka ag iga og har vit blíva meira javnsett við okkum onnur sum b
ja takk ger so væli
ja har er formaður sum eg byrja mína røðu við so so hava vit eydnast øgiliga væl tá tað kemur til at útbyggja okkara vegakervi og og tað byggir nógv av nógv upp á breiðar politiskar semjur og tá mann tosar um breiðar politiskar semjur tað virkar ofta sum at mann sparkar tað út til jørna men eg haldi faktiskt tað er brúk fyri tri tí at vit tora at at at sláa høvdin saman og vit ikki bera til tí at at liggja kríggjast henda veg og handa veg um hvussu mann skal gera tað tað ber ikki nóg langt tað ber ikki nóg langt og vit hava brúk fyri at finna eina skilagóða loysn til at endurnýggja allan flotan vil hava brúk fyri eina skilagóða loysn til at endurnýggja allan flotan og eina langtíðar langtíðarætlan sum sum bera máv takk fyri
ja takk næsta røða verður bjarni hammer ger so væl
ja takk fyri hara formaður eitt er sum sagt aðru ferð at tjóðveldið leggur fram uppskot um at endurnýggja flotan og tað er eingin ivi um tað sjálvandi er tað kærkomið ein orsøk til at tað verðu lagt fram er tí at skipini blíva eldri eldri og tað verður ikki gjørt nakað munagott fyri at fáa flýggjan nýggjari ella bara øllum før num betri standið tey eru klassvíngar oman á klasvíngar og

um hetta enda skipaber eftir ferð har sum okur síggja bara at tað blívur dýrari og dýrari og dýrari og ternan er sjálvandi ella teistin er nokk tað síðsta dømi meni tá tað kemur til stykkjus so er sum undanfarni røðari segði at okur noyðast at hyggja frameftir noyðast at fáa eina varandi loysn sum kann endurnýggja allan flotan men tað er akkurásum nú hevur mann sitið í trý ár og roynt ella ikki roynt at fingið endurnýa nýggja flotan og so kemur mann eitlannaðstað til at hvat skal mann gera mnn roynar at seta ein bólk sum kemur við onkrum hugskotum og faktiskt hava skilt hava vit tríggir bólkar sum hava arbeitt saman hvør í sær uttan samband við hvønn annan og loysnin er tann einasta loysnin mann kemur til jamen tað er eitlannað slað bara at flyta tað vekkur løgtinginum og kunn okur ikki bara vóna at strandferðslan sjálv kann finna út av tí vissi okur bara taka og loysa strandferðsluna burtur frá løgtinginum og gera eitt alment partafelag tað haldi eg ikki er í lagi slett ikki so leingi sum okur hava ein partur av føroyum sum er vistskul taka suðuroyggjuna so er hon øllu før rímliga stórur útjaðari sum slett ikki kann hava álit á einum partafelagi sum verður sett av einari tilveldarligari nevnd oftani sum sumsumsum ein samgonga velur út tað ber sl ekski til tað hevur sagt so t eingin ivi um at tð er eitt skilagott uppskot mann eigur at sin at finna loysnir har mann kann seta pengar av hvørt ár hevur lagt upp til eitt tað tað hálvti ina ein enna hálva tingsetu og tað burdi eilt annað líka verður nokk sandoyingar hava ikki brúk fyri eina ferge um heilsutta tíð so ati bara har minkar so ein farleið

tað er tað er øgiligani undirinasamt at mann visti mann skal siga strandferðsluna atað hevur verið at mann ætlar at gera til eitt anmenn partafelag mann sigur ofta í politikki at mann skal samanbera mann skal samanbera samfelagi við tey sum hava tað ringast og skal mann arbeiða út farfrá so gott sum tey hava tað so gott hevur samfelagið tað visi iku taka tað ger til annan partafelag so er tað eitt annað stað sum skal samanbera seg tey sum teir ringast okur hava eitt dømi við posta millum annað tað er tikið ofta upp og tað er ongantíð tað gera einki mán tekur tað upp aftur tað eri ikki heilt har okur ynskja at fara henn og so slett yvirhøvur ikki meðan okur eru so av hangu av strandferðsluni sum okur eru í dag eg plað at siga tat tað vísir seg at oftani eta nú er tað ein leiðsla í hesi førum á strandførsluni sum kanska hevur saman við fyrrverandi landstýrismanninir havt hetta ynski um at lat okkum leggja ta partafelagso okur fáa meira ræði á tí sum o vit gera kanska kunna taka túrar burtur og taka túrar leggja túrar inn kanska at minka um og sovíðari men tá ið mann hevur nn leiðslu sum er sett við nøkrum ávísum treytum at virka í strandferðsluni hetta er eitt hoyrir eftir alment felag at virka undir hesum treytunum vist tú ikki virka undir teimum jamen so kann mann finnast okkurt anað at gera so kann man fara út án privata marknaðin tann privata marknaðurin ha tey skuldu ikki forhalda ikki til hvat løgtingið sigur um um løgtingið vil hava nakrar eyka túrar við smyrli ella ella ikki tað er akur sum har ketandi dettur av tá mann brúkar so nógva orku sum læstan hevur brúkt upp á at fáa tikið ræði úr løgtinginum inn í eitt og flyta tit eim annað partafelag tá ætlanastað so virkar mann undir skeivum fortreytum tí tað eru nakrar fortreytir sum eru settar tá ið tá ið tey setthttastarvið at reka enna a stovnim tað er ikki t eitt annaðstað privatisera og at okur skula vera nakar stemplikokkur her sum flyta bara ja tað muldi vera kanska tvey hundrað milliónir um árið til strandferslina so at tey kunna ja ja haldi tey tey reka tað nokk sum tey reka tað sum tey vilja men tað ber ikki til haldi e at mann skal bara taka øll gissul og siga tað at leiðslan vildi hava tað í annan partafelag so skulu okur hoppa fyri tí tað haldi eg ikki tað skal gerast tað er eingin ivi um ati atokur hava eisini tð gongd við at fáa eitt avloysaraskip fyri suðurleiðina herjólvur eitur hann frá íslandi eg veit ikki simpulen ikki hvar tað er altso tað skuldi verið her í januarmánað eingin veit nakað mann hoyrir røktur frá onkur verið fíggjarnevndini og sagt jat møguliga kemur hann íslandhesla kanska brúka hann teir s hava altso eftir teirra føru muni hvat er tað sum sker við tí málinum kann mann spyrja so er tað summi sum siga sum man snakkar við at hann er slett ikki egnaður yvirhøvur til at sigla á suðurarlagini og tann sum har ersum spurningurin tíverri kann mann siga er tað eingin í landsstýrið sum hevur heldur á í hesum málinum her er ein ein ein samgongulimur eftir og tað er tann ynsti í fólkaflokkinum og tað er vísir at at tað er ein eftir sum hevur sum hevur eit lítiðsindur av ábyrgd men tað er tað hvat eta við skip kemur tað heim kann tað yvirhøvur brúkast og hvat hendi ta á smyrjuls skal e dokk mann hevur hoyrt
skal kanska dokka nú í seks sjey vikur har formaður kann tað veruliga taka koma koma inn føroya so tíðin fær hon tað er viðmerkt har joannes joensen
takk fyri harra formaður ja tað er at undrast á at samgongan ikki hevur gjørt meira við hetta við suðuroy ella suðuroyartunlinum tí at vit síggja tað atfyrst hetta er uppskotið so er púra samdur í øllum tí at vit skuldu endurnýggja og tað skuldi verið gjørt fyri nógvum árum síðani at mann setti so nógvar pengar av til samferðslupakka so at vit høvdu líkasum fingu endurnýggja flotan men til hettaher við at tíðin gongur og og og og smyrjil eldist og hvat heldur bjarni hammer um tað at samgongan hevur verið so tølandi í í at fáa sett suðuryartunilin á skrá tí at tað nærkast jú at at smyrjil skal skiftast út og og at vit ikki hava fingið meira ferð á suðuryartunilinum tað er haldi eg eit eitt ein ein av teimus størsta trupulleika

jatakk ger su væl bjarni hammer ja takkfyra hara formaður vildi ikki brúka tíð upp á suðuroyartunnilin tí tað málið kemur aftaná men men kann nevna heilt stutt allir flokkar profileraði seg upp á suðuroyartunnilin allir serliga teir samsitu samgonguni í dag eingin ivi um tað pengar settir av í tvey túsund og fimmogtjúgu tað vísir bara hvussu óserviøst er heilt óalmindiliga óserjøst og nú sigur man nú kemur so fær mann landsverk at gera eina sera sera ivasama raport sum onkur arbeiddi í meiren eitt ár mann bíðaði eftir hesi raportini sum kemur út sum siga in at suðuroyar tunilin kjma kosta seks milliardir og tað er eg veit eg haldi tey flestu eg hildið tað var kanska at mátin a fíggjaenn upp áp far at hækka hini tunnilsgjøldini hvat ger mann so so fær man fokus og legga gjaldið løgtingið at avtaka øll tunnilsgjøldini tað vísir bara tað at tað er ikki nakar vilju akkurá til tað tað er eingin ivi um tað at tað øiliga keðiligt øgiliga óheppið mann ger einaraport og nú hevur onkur í fíggjarnevndini sum einki hevur landsverk at gera at ger eina fantastiskaraport um eina nýggja farleigi til suðuroynna og tað kemur heilt sikkurt ein nýggj aftur og ein ýggja aftur og ein nýggja aftur men tað kemur einki konkret um at gera nýggja suðuroyartunnil
til at gera ein suðurtunnil yvirhøvur tíverri
so er tað pollarenatigvur sy ein viðmerking gersuvætakk fyri formaðurin akkurátso tann partinhaldi e tað mest avgerandi er at fáa sætt tann tvørpolitiska bólkin sum skal gera av um flokkarnir taka undir við at gera tunnilin ella ikki tað er lætt at standa og siga hvør í sínum lagi hvat er hvus tað sum er avgerandi eg má fara eina bindandi tilsøgn frá flokkunum til um teir taka undir við einum løðrum leisti vivíkjandi farmaflutningin í suðuroynna og úr suðuroyni so haldi eg tað undrar at at mann ikki hevur verið inni í eini samráðingarstøðu við við eitt nú faroskip og við smyrjlein um teir kunnu taka sær av farmaflutningin tí vit vita tað at altso uppgávan hjá strandferðsluni er fyrst og fremst at skipa fyri ferðafólkaflutningi tað átti at kunna borið til at funnið eina loysn fyri farmaflutningin uttan at kollvelta alt og selt og einskilt og eg veit ikki hvat takk fyri
ger suma
ja takk fyri hara formaður at að akkur a tað at tað er stuttligt at hoyra ella ella ella at tað er har tað er at mann ætlar kollvelta strandferðsluna sum er ein so viktigur partin in tí føroyska samfelagnum fyri at fáa farmin úr suðuroynni eg havi verið onkur fundi har sum ðuasum tingfólk saman við landsstýrismanninum og vinnunulívið í suðuroynni vóru á fundi ftiri meira ettn ár síðan og har vóru eisini stutnilgsfeløgini har var øgiliga lítil áhugi fyri at tey skuldu koma in í siglina á suðuroynna tað skilji eg ikki ordiligt men visti mann kann fáa tað servera allan farmin í suðuroynni serveraði ein aninan silvurfati á kaiini í havn so sjálvandi taka tey undir við tí men har átti mann at kunna funnið eina loysn øllum førum at sagt at við eittannaðstað at at at eg veit iku mnn kann pressa tey men at koma inn á suðuroynna tey vera allarallarbesta tey hava super góð stór skip sum eru egnaði og beroknaði til at flyta farm men í løtuni er tað eg veitikkihat me skal siga tað er eitt sindur eg veit merkiligt og serligat nú nú nerkast tað síðsta árið áðrenn tað verður nýval nú er tað bara panikkur í øllum altso tað er nú smasigur rópa samgongulimir hart út og eftir sínum egnu landsstýrisfólkum einki henda við suðuroyarleiðini og suðuryartunlinum tá vvísir tað at tá ið tey tora at gera tílík ting jamen so er einki sum helst undir uppsigling tíverri og tað er æitlanrs sær panikkur í at royna at loypa upp í onkran rættindsvest av onkrum slagi takfyr hara formaður
ja takki so í dag
ger so væl takk fyri hara formaðurin bejann hammer at nokk skreiðir hann ynskja ikki eitt alnan partafelag hjá samfersluni men at hugsa at spyrjabiannhammer um um strandfarilinikki eigur at hava fríari ræsu at skipa seg og at so sær hon kann skipa so sær at at hon kom veit eitt besttil borgarin og atso sær hon ikki so øgiliga faslast í tí politisku skipanini sum hon er í dag og teimum framorundan um tag burdi strandført hvin ikki hvur fingið fríar hæsur takk fyri hara frmður
ja takk
gersvæ bjaniamrtakk yhra formaður eg haldi ikki at strandferðslan skan sleppa og fáa at loysa seg frá løgtinginum og geras sum hon vil so vit hvat tað enda við so blívur tað til pluss og minus fólk verða kanska koyrd heim teys renna at skjótast seppa at verða verandi r l a renna enn í skjótari o tekur kanska túrar burtur ferá at vera tí at túrurin fríggjadag norður har eru oftani ikki nógv fólk tíggju fólk vel siga tað skal man taka han burtur hann er viktigur fyri nógv ting fyri nógv fólk í føroyum allíkavæl hetta er ein hetta er ein tænasta sum føroyska samfelagið gevur til nøkum sum búgva eina útijeðara og tað er visti mann tekur tað so er tað tveir túrar um dagin onkuntí tríggir túrar dagin til fimm túsund fólk tað er faktiskt øgiliga lítið men tað er langt mentað er langt at sigla til suðuroynna at vísa ta seg ikki líka langt at sigla norður vísa tað seg eisini men eg haldi ikki at okur skulu fara og hjálpa leiðsluni og strandferðsluni til at ja gera okkurt sum okur slett yvirhøvur sk vita hvata er øllum førum so leingi sum okur eru sjóva hangi av farlagini í løtunitakkyi
hata frmaður ja takk so tað rutta
tvang sum fær orðið ger so væl takk fyri harra formaður bjartsamelsen og siri stenberg hava lagt eitt uppskot fyri tingi vegna tjóðveldið um at heita á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið eina greiða ætlan um at endurnýggja strandfararflotan við nýbygdum tíðarhóskandi føroyum til allar yggjarleiðirnar innan fá ár og sum raðfestir endurnýggjanina í langtíð arkørminum hetta snýr seg um eini trý hundrað trý hundrað og hálvtrýss milliónir býtt yvir til dømis fimm ár og tað verður lagt upp til at hetta verður hetta verður bygt á eina breiða politiska semju eg haldi at hetta ljóðar í sær sjálvum ótrúliga skilagott sjálvandi skuldu vit havt ein eina langtíðar íløguætlan soleis at tað ikki bleiv eitt sovorður kastibløka ella stríðsmál ímillum ymsar samgongu hvat mann raðfesti okkurt økið í landinum gongur og vænta sær tunnil og knappliga verður alt vent á høvdið tí okkurt annað øki verður tikið um av einari framum av einari aðrari samgongu eg haldi at tað er øgiliga óvirðiligt má eg sigatá ið tað er sagt so haldi eg faktiskt at okkum tørvar eina langtíðar íløgu fyri alt fyri allar íløgur fleiri av okkum hava verið á fund við almannaverki sýstuna nú r síðstuni oog hava fingið upplýst at vit koma at hava í hundraðdaðvís av borgarum sum bíða eftir at fáa pláss á einum bústovni illa á einum sambýli og serliga hevur skilið verið ringt her í suðurstreymi tíbetur er gongd komið nú á tað er bæði í gongd uppi á mýrini og tað er gongd í eitttil børn úti í kvíggjaúntúni og væntandi verður eisini sett hol á eittein bústovn ella sambýlig stovn úti í í reynstúni nú í næstum so tað gongur rætta vegin men vit eru langt langt langt afturúr visti mann hyggur eftir hvørjar íløgur vit gera í føroyum so sær tað út til at vit brúka lutfalsliga nógv til samferðslu serliga tunlar seinastu árini og í so máta má mann siga at feroyurnar eru komnar aftur úr alvorliga í mun til til tunlar at vit hava brúkt nógv nógv meira fíggjarorku upp á at útbyggja tunlar enn vit hava tað siglandi sambandið so í so máta kann mann siga at nú standa ferjurnar fyri tørvini vit vóru til eina áhugaverda framløgu um avbjóðingarnar í strandferðsluni herfyri og í fær leingi seg av tí so hevur aftur hetta her kjakið tikið seg uppaftur um stramdferðslan skal leggjast um til almenn felag ikki tað at privatisera men at leggja tað um til almenn partafelag eg haldi tað er ein áhugaverdur tanki men eg dugi nokk so illa at síggja tað fyri mær at mann fer at megna her í politisku skipanina at halda fingrarnir vekk sum jú er ætlanin við tí tá ið vit leggja tað í eitt alment partafelag so er tað tí at vit ætlað tað skal stýrast í hvussu er í størri mun uttanfyri politisku skipanina og er politiska skipanin búgvin til tað tað loyvi eg meir at ivast í herinni kunnu vit brúka tímar upp á diskuterar einkulta túrar eitt nú við við smyrli og og eg eg dugi sletki at síggja mær at síggja fyri mær at vit fara at duga at halda tann avstandin til strandferðsluna øannars haldi eg at at tað bleiv øgiliga friðarligt rundan um samferðslupakkan millum annað hesa her íslendsku ferguna sum var partur av loysni tað hevur verið øgiliga friðarligt kanska alt liggur meir ella minni á láni nú inntil vit hava fingið avklárað støðuna í í fólkaflokkinum meni tað kundi verið áhugavert at hoyst nú ið for leingi seg av hesum samferðsluuppskotinum at vita hvat bleiv av tí sum var meira nær liggjandi eg má siga eg eri púra samd um at hetta treingir til at vit eiga at taka okkum saman og fáa endurnýggja ferjurnar hjá okkum og vit síggja sum heild jalig upp á hetta her uppskotið takk fyri
ja takk so er tað siri stemberg sum hevur orðið orsaka tað er ein viðmerkingur pátlarenatygvu ger so væl
formannin siga at eg var í seinna lagi ella í síðstu løtu at trýsti á tir viðmerkingina so tað er væl skilligt at formaðurin ikki sá tað rutvang var en á spurninginum um um raðfestingar o eg haldi at tað sum stendra eftir er at raðfestingarnir á samferðsluøkini hava verið øgiliga nógv vmerktar av hvar tað størsta trýstiðhevur verðið kanska eisini tað størsta politiska trýstið heldur enn ein enn ein samfelagspolitisk raðfesting har smann sigur hesi økini hava mest brúk fyri ella tað vísir skjoftu at politiska skipanin hevur bara bakkað undan tí fólksliga trýstið sum hevur verið altso tað vilsiga kvantumhugsan heldur enn nærvendu seg at siga hvør er vestfyri ella hvar hava vit brúk fyri í størstan mun at gera garn og tí haldi eg at vit eru komin í hsa søguna sum vit eru nú eg vil tó siga tað at sandoyartunnilin kanska er eitt undantak í so máta men tað var kanska mest við at hann var eitt eitt eitt slagt loysigjald í samband við eysturoyartunnilium takkr
ja takk
takk fyri ja eg eri slett ikki ósamd við við viðmerkjaranum og til dømis høvdu vit tað kjakið farna valskeið til dømis um fámjinstunnilin ella dalstunnilin har sum fakligu tilmælini millum annað frá landsverki var at tað var dalstunnilin sum var allar ringast fyri og at faktiskt tann farleiðin sum mann hevur har í løtuni er óforsvarlig og so vita vit væl at tað eisini mangan er sera trupult at koyra upp um skar ella fámjins og at tey eisini upp á eitt ella annað týspunkt skulu hava ein tunnil mær dámdi ikki tað tann skylnaðin sum líka sum bleiv lagdur har ímillum og og og akkurát har hugsi eg at tá ið so henda samgongan kom til so var tað líkasum mann hevði eina kenslu av at nú skúgva vit bara dals til síðu og nú raðfesta vit fámiðinstunnilin framum at tað haldi eg ikki er tað tað er ikki góður siður haldi eg at nærmastu hálv beikottað kotta verkætlanir sum eru færari gongd men tíbetur so síggja vit tekin til at tað er vilji til at eisini at skunda undir eitt sindur tað verkætlanina takk fyri
ja takk so er tað sigur streymberg sum fer orðið tað er so væl
eg haldi at tey flestu mugu vera samd um at tær gomlu ferjurnar hava tank fyri seg tað er eingin ivi um tað og tær eru kanska eisini upp á ein máta ein ímynd av samfelagnum sum hóast okur í øgiliga nógvar mátar hava tað ótrúliga gott so er tað eisini ein rættiliga stórur ójavni og millum økir og landinum og tann ójavnin tykist bara at vaksa tey sum kunna koyra í góðum tunlum og og vegun og so tey sum sigla og so er ta sjálvandi eisini nøkur sum enn hava vánaligt vegasamband men tað er ein vera muni sjálvt um okur búgva í einum so allíkavæl lítlum landi so er tað ein vera muni hvar mann býr um hvussu mann hvunn møguleika mann hevur at koma aftur og fram tað hevur altíð eydnast at fáa semjur ella hvørfalli næstan altíðeg haldi eg altíð alla mína tíð tá ið mann hevur gjørt tunlar og vegur men tað virkar akkurát sum at tá tað kemur til ferjurnar so er taðeitt sindur truplari tað eru tað eru so fá eftir hondini sum kunna rópa uppa um tað tí tað er so stórur partur sum eru sama bundin tað er jú fimmogfýrs prosent sum eru saman bundin so tann parturin av fýra fólki sum merkir tað dagliga at vera av hangur av einari ferju tann parturin minkar og tí haldi eg at okur her inni frá hava eina serliga skyldu yvir fyri teimum fólkunum tí at tey eru ferri at rópa upp h nú royna okur so í tjóðveldi at skjóta upp at mann endurnýggjar gomlu feroyurnar og tað fyrr tað er so ikki hent tað ikki verið samtykt men hevði tað so verið tað at mann hevði valt at sett pengarnar av so hevði tað allíkavæl havt tant sínum endamáli men tað er so heldur ikki hent men ein meting í hesum her uppskotinum tað er at mann kundi setti hálvtrýss trýss milliónir av árliga yvir eini fimm seks ár og so hevði mann kunnað endurnýggja ferjurnar sjálvandi kann tað eisini gerast upp á styttri tíð viðcvilji eg til tað men tað sær tað ikki allíkavæl út til at tað er tí at einki er avsett í hesum her vælskeiðnum ikki eitt oyra er avsett til hetta her og mann hev snakkað um at seta pengar av á fimmogtjúgu og tað er so langt aftan á ein oonnur samgonga hevur tikið við

kunnu ikki brúkast til at samanbera hvussu ferðasambandið ennars hevur verið okur vita at tað hevur verið sera avmarkað við ferðing serliga pá krund av korona og tað er næstan ikki komið líkur fólk til landið og fólk hava hildið iksei øliga nógv heima og tú verðið nokv sum at arbeitt heimanífrá og skúlagongd og annað hevur verið avmarkað og hevur verið á netinum so tað er slett eingin ivi í míni sál um at tað málið upp á einlanan máta eg sloppið at liggja eitt sindur stilt men at árið í ár nú alt er opið aftur ferðafólkini fara at koma aftur eg haldi okur hoyrdi í gjár at tað bara tað bara krússskipini vórðu hen hálvtrýss altso tað fer at koma ein heilt heilt annar streymur av fólki aftur til landið í ár og føroyingar fara eisini at ferðast nógv meira sjálvur at okur fara at síggja stórar avbjóðingar har sum okur hava feroyur tað er dýrt at hava gamlar feroyur og tað er dýrt í nógvar mátar tað er báði dýrt í viðlíkahaldi sum sum eisini ofta verður forsúvnt tí at tað er siglað rímiliga nógv tað er eisini dýrt í tí regluliga altso í í rrelaritetinum í tí dagliga altsotað er tað verður øgiliga ofta avlýsingar og annað kanska tí man ikkihevur altíð tíð til viðlíkahald og tað er eisini tað verður tíðint ímillum tær perioturnar har mann skal til eftirlit og dokkingar so tær feriirnar eru eisini oftari burtur sum eru gamlar og so hava tær eisini slett ikki møguleika at liva upp til tey krøv sum eru ellars um atkomuð fyri allar borgarar so hevur tú til dømis at rørslutarn ella eru einum koyristóli ella hevur trupult við atat koma umborð so hevur tú tað upp aftur truplari visti tú skal ferðast í í skipi so tað setir eisini nakrar borgarar aftur í køina sum ikki hava sum pá einan máta ikki fáa somu rættindir sum øll onnur sjálvt um tey eiga at hava tað eg havi ikki hoyrt eitt einasta boð frá landsstýrinum upp á hvussu mann vil loysa henda trupulleikan mann hevur ikið havt eitt boð frammi um at gera strandfersluna tpartafelag men eitt alment partafelag kann ikki printa pengar altso eg havi ikki hoyrt eitt ítøkiligt boð um hvussu mann vil endurnýggja hesar ferjurnar annað enn mann hevur snakkað um at leggja strandferðsluna í almenn partafelag tað er so ikki partur av okkura uppskoti men tit komið fram aftan á okkur lagt eftaher uppskotið fram og so haldi eg at teir spurningar sum má vera reistir um hetta er avloysaraskipið til suðuroynna hvat hendir alt tað sum skuldi vera tl ð sulta koma eyka farmatúrar til taðskuldu koma báði eitt og annað hevur einki hent at hvat hendi við tí men tað er blívi eftir hondini ein rekul at mann kann sletki reisa teir spurningar sum mann hevur í sambandi við ett mál tá ið mann hevur fyrstu viðgerði her inni tí landstýrisfólkini eru ukki setkir staðar í í undir viðgerðini og tað haldi eg eri ikki í ordan altso tí tey skulu eisini svara teimum spurningu sum verða reistur takk fyri
ja takk so viðmerkingar bjarni
hammer ger suvælja takk fyri harra formaður tað er sum tað er ótrúliga merkiligt at at vita siga fyri tað fyrsta tað er so tað hetta e iki einki nýtt í at tá ið andstøðu og uppskotið verða løgd fram ogtað veður brúkt tíð upp á tað so er landsstýrisfólkin ikki til staðar tað en nú ikki fyrstu ferð men tað er so tað men tað er so støðan tað kunnu okurikki gera nakar við men tað virkar sum um av tí mann ikki hevur gjørt nakað við vist vit taka hetta ítøkiliga málið at fáa endurnýggja flotan sum mann altíðhevur hoyrt um faktiskt einki e gjørt yvirhøvur so kemur eina loysn sum sigur at okur altis ikki t gera nakað víðari okur ætla bara at sleppa teymin her í løgtinginum og leggja tað yvr eitt almenn partafelag so vónandi kansn sannferslan finna út av tíð saman við onkrari tilvildarligari nevndar nevnd eg sjálvur haldi ikki í lagi heldur heldur siri stenberk er tað í lagi at mann bara ætlar a sleppa ma falt tí man ikki finna nakað útav at finnur út av nøkum sjálvur gevir tit til landsstýrið nei yvir til yvir til strandfersluna sjálvi pøa finni tykkur út av tí so kanni okur sita oghyggja at og hopa tað besta
takk fyra hara formaður ja takk ger so væl
siristenbergtakk fyri harra formaður og takk til bjarna hammer nei eg haldi ikki tað er í lagi eg haldi upp á ein máta tað er ein falittaklering tað er hvussur eit tekna um at mann ikki hevur klárar at røkt tað økið sum mann hevur hevur fyrisitið mann hevur valt ikki at seta pengarnar av og tað e akkurát sum mat mann hevur latið tað komið so langt út at nú er næstan eingin bjarging nú mann má bara gera okkurt so at tað tað virkar ikki tað haldi eg ikki virkar serliga álitsveggjandi og tað má so ikki ein ganga møtir upp til at kunna fortelja hvørjar ætlanin mann so hevur tá haldi eg tað er trupult hjá ett sum hjá okum vanligum
takk fyri ja takk
pállarenatigvur ger su væl takk fyri formaðurin ja eg haldi eg eeri eitt sindur bangin fyri tí tí tí onkursvegna tíð fatan spældig við at sníkja seg inn í í politisku skipaninum at at tað hava nøktandi ferðasamband bæði útoyggju og eisini á teimum størru útjaðaroygjunum visti man kann kalla tatað at at tað skal vera blivin ein frammyggjarættur altso tað er avgjørd ikki ein frammíkjarættur at at suðuroyingar hava gott ferðasamand tað er ein rættur sum suðuroyingar skulu hava í okara landi soleiðis at at at vit ikki síggja tað sum at at alt gongur úti frá havnini at at tað er tað einasta normalitetshugtakin sum er í samfelagnum altso frammyggjarrættur er tað so avgjørd ikki hjá øðrum at hava nøktandi ferðasamband tað er bara ein rættur sum vit øll skulu hava takk fyri
ja takk
ger su væl siristenberg takkfyri hara formaður og takk til pálla reynatúgvu ja tíverri er tað bløvun soleiðis ati at mann hevur sja tað eigur ikkiat vera en framíkjør eftir at hava nøktandi ferðasamband men tað eri rættiliga nógv sum ikki hava nøktandi ferðasamband gog tá ið mann ikki ger nakað við tað so hevur mann pá einlana máta góðtikið tað ø tá ið tað er statvekk soleiðis at tú snakkar fólk um um fert tú til havnarmorgin til ovmorgin so siga tað eg veit ikki kanska altso tað ereitt sindur um og vista núr ein partur atnæstan sum tað var fyri hálvtrýss árum síðan okur hava ikki fleiri túrar enn tað og tú mást planleggja alt eftir nær nær bátarnir sigla og tú kanst ikki fara á læknaørindir ella hvat tað skal vera tað er heilt ótrúliga trupult so so tá er mann onkuntíð sum sum búsitandi útoyggj heldur tað at nøkur ting sum mann snakkar um at hava ongan relevans so er tað tíman liðugur í eini heilt heilt aðrari verð úti á smáplássir har mann má kempa fyri tí sum onnur hava sum eina sjálvfylgju
takk fyri ja takk so er tað bjørt samelsens fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður eg taki bara orðið fyri at taka samanumog takka øllum tykkum sum hava havt orðið í dag hetta uppskotið sum siri stenberg og sjálv vegna flokkini hava lagt fram er tað er fjórði ferð at legg ar uppskot fram sum onkursvegna roynir at fáa semju um ati fáa endurnýggja strandfartaflotan og eg haldi at tey síðstu orðini hjá siri stenberg nú nettupp hetta við umstøðun hjá teimum sum búgva í partinum av landinum at vit eiga ikki at blíva við at góðtaka tað tí at onkursvegna haldið egoisman er blivin forstór altso vit vit samtykkja stórar verkætlanir fyri hundrað túsund tals krónur fyri hundrað hundrað tals milliónir krónur í veruleikanum meðan vit latatíggju og fimtan prosent av landinum í veruleikanum sigla á sína egna sjógv og tað eiga vit ikkiat góðtaka og tí vil eg gjarna siga harra formaður eg vóni at vit kunnu fáa eina politiska semju um hetta uppskotið er vóni tað inniliga men eg skal í øllum førum lova vegna tjóðveldið at hetta verður ikki eitt mál tjóðveldið sleppur tá tjóðveldið kemur aftur í stjórn vit ætla at halda fram at arbeiða fyri at strandfararflotin skal endurnýggjast skjótast til ber takk fyri

ja takk fyri formaður eg haldi sjálvandi at tað er relevant at mann tosar um nýggjar fergur til strandferarflotan okur hava eina rúgvu av niðursetnum fergum so at fyrisovu til hetta málið er ikki irrelevant men eghald a er viktigt at mann kann fáa eina breiða eina breiða politiska semju um hvussu mann gera eina eina byggja ætlan fyri fyri strandfertaskipini at ta ver ein ting sum mann alti eigur at hava serliga huga nú júst í hesum tíðum tað er tað at tann kostnaðurin sum var fyri fergur generelt og útgerð og annað til fergur fyri bara nøkrum heilt fáum mánaðum síðan er heilt ein annan prís í dag so at tá mann fer at tosa um at byggja fergur í hesum døgum so tosa our víð hvussur um ein ein kostnáðr sum liggur kanska hálvtrýss trýss hálvfjerðs prosent oman fyri tann kostnaðin sum var fyri bara heilt fáum mánaðum síðan tí at alt er blivið nógv dýrari orsakað av støðuni rundan um okkum í løtuni so eg trúgvi tí at tað vildi verið meira skynsamt vis mann hevði kunnað farið og hugt eftir teimum serligu støðunum sum hava serliga tørv á at fáa onnur skip og mann kundi funnið góðar ferjur fyri brúktaferur eg veit í norra hava tað verið fleiri ferðir til sølu sum hevði verið væl egnaðar til at siglt til fleiri avs plássum her fyri ein rímiliga bíligan penga og eg haldi tað at løgtingið heldur enn at hugsa um at byggja nýtt sum støðanar í løtuni tí tað verður rímiliga nógv meira kostnamikin hattað er ella var fyri bara hálvum árum síðan vildi veruliga farið og hugt til dømis í norra ella aðrastaðni eftir at funnið góðar fergur fyri enn hampiligar pengar sum kundi veri brúkt tar bæði til kalsoynna og eisini til nólsoyar og kanska aðrastaðni eisini har tørvura norðanfyri eisini til dømis við við fuglum og svínana so tað vil eg mæla til at manni ger heldur enn at bjinna a snakka um nípinesprogramm akkuran yvir hvussur tað haldi eg hevði verið skilagott man sikurtakuna funni eina rímiliga góða loysn upp á at gjørt tað heldur enn at fari at snakka nýtt tí at snakka nýtt trúgvi eg tá er tað bara nógv nógv nógv longr prosess sum kemur at taka ár áðrenn okur yvirhøvur er korona mál og spurninguri er um ta tað hav kur vilja tí vil eg mæla til at mann heldur fera hygur eftir góðum brúktum feryum
takk fyri harra fríkominum takk fyri at siga í staðin
takk fyri viðmerkingi so væl takk fyri frí fólkina og takk liðon dahl fyri konsultiva viðmerkingar eg haldi tað er gott at hoyra at mann ger sær tankar um hvussu mann fer loyst hendan trupulleikan tí tað er faktiskt tað tað handlar um og áðrenn sæð um mann fer at byggja nýtt sum kanska kann taka longri tíð ella mann keypir so er tað trupulleikin tær við at mann ikki hevur pengar at sæð pengar av til íløguna so tað má mann gera áðrenn sær so at um tað er vist at tað eru góðar ferjur sum kunna koma til keyps og sum kunna blíva settar til skjótari so er tað sjálvandi ein góðloysn viðstir hóskandi til tað sum mann skal so tað er fínt at vera konstruktivur men státueks mugu royna at fáa sær pengarnar av altso íløgupengar mangla
a takk fyri
dgsja nei púra vist altso eg hugsi bara tað at at tað er eingin ivi í mínar verð um tað at tann studdana fergurin sum okur hugsa um til dømis til til nólsoyar ella til dømis norðar til kalsoynna á sigla kalsoyarfjørð bilferingur sum egna seg til hatta økið har hatað er jú ikki nakað á nakrar farligt øki at sigla tær finn kur uttan iva í norra fyri ein nógv nógv nógv bíligari prís pengar enn tað vildi verið ait bygda nýggja felg í dag tí heldi man hevr umhugsað tey fyrsta umfari tí teir pengarnir trúgvi eg eisini at okur í løgtinginum kundu funnið semju um at at fingið fatur í so leiðis at mann fekk loyst hetta kvutta problemið altso sam er jú yvir hálvtrýss ár og og og ternan sum siglir til nólsoyar hon hevðui eitti hándurni eisini eitt skip sum er við at fara í popinasión í fjøruti ár ella kvattan her so og tað ereitt gott skip ini eingin ivi um tað men tað hevði verið trúgvi eg ein skilagóð ting at gjørt at fara og hugt tann vegin heldur enn at fari og snakkað um an ypinsbrav her nú tí tað trúgvi eg verður ein ómøgulig ting at fara í holt við í løtuni
takk fyri frúr forkina takk fyri og tað eru so ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum málinum so tingmál nummar hundrað og seytjan uppskot til samtyktar um nýggj strandfaraskip til oyggjarleiðir verður beind rættarnevndini vit fara síðan víðari til punkt seks á skránni í dag sum er tingmál nummar hundrað og seksogtjúgu sum er uppskot til samtyktar um suðuroyartunnil og eg skal biðja um framsøgufólk og framsøgufólkini vera fyri fólkaflokkin beinir johannesen fyri javnaðarflokkin bjarni hammer fyri sambandsflokkin johan dahl fyri tjóðveldi siri stenberg fyri framsókn bjarni kárasom petersen og fyri miðflokkin steffan klein poulsen tann fyrsti at røða verður beinir johannesen ger so væl
takk fyri frú forkvinna hetta er eitt uppskot tilsamty frá sigurstemberg sum vegna tjóðveldi leggur hetta her fram um suðuroyartunnil har ið mann hoyrir á landstýri um at fyrireika og leggja øll neyðug lógar uppskot fram um undirsjóvartunnil til suðuroyar eg haldi tað er av stórum týdningi at vit fáa einsuðuroyartunnil at at tá vit byggja samferðslunú tá vit gera ílegur í samferðslu og í undirsoyartunlartunlar annars so byggja vit landið størri og sjálvsagt so haldi g eisini tað at suðuroyggin eisiniskal ver ein partur av meginøkinum so sær at tað um nøkur ár verður koyrandi frá viðarreiði til sumbiar á fíggjarlógini í ár so er peningur settur av til at stovna eitt partafelag tilaltso plagi suðuroyartunnilin og sum eg havi skilt á landsstýrismanninum so ertann ætlanin púra klár at mann ætlar at stovna hetta her nokk so skjótt og harumframt so skal so hetta her partafelagið so taka støða tí hvat hendir næstu málinum og tað er ymiskt at taka støðu til millum annað er tað hvar fyri linjuføring mann velur og har meti eg sjálvur tað at har meti eg sjálvur at mann skal hava skúvóynna við visti mann fær at mann skal fara upp harbeint tí at g haldi ikkiat vit ska endur í tí støðuni aftur at vit ínøkur ár aftan á suðoyartunnin er liðugur at vit tosa um hví vit ikki tóku skúvoynna við líkasum tá mann tosar um norðoyatunnilin har mann kanska hesin spurningin hví mann ikki tók kalsoynnina við tá mann gjørdi hann og tað sama nú tá ið sandoyartunnilin verður gjørd nú har er man setur spurningin hví mann ikki tekur hestoynna og sjávrhaldi eg tað at mann skal taka skúvoynna við og so eru tað spurningurin hinveginhvussu ein suðroyartunnil skal fíggjast og so framvegis og sjálvandi eg eri líkasum sigur stenberg vísir á í uppskotinum so eru øgiliga ymsar metingar um hvat prísurin er og millum annað so hesin arbeiðsólkin sum varðu settir at gera eitt uppskot hann hevði ein príssum blá um fimm milliardir frá og tá var tað ymsar linjuføroyingar um ensni vísir á meðan onnur hava verið hava hildið tað at prísurin kanska er kanska tættari í trimum milliardum so hatta er hvørfalt nakað mann má fáa at greiða altso hvat kost hvat kemur einum suðuryartunn a kostað og so er tað sjálvandi hvussu hann verður fíggjaður og brúkaragjald tað verður neyvan nakað sum fer at fíggja allan tann tunnilin ta er so heilt sikkurt og biljustinusen hanserism víst a eitt dømi eftir eitt hugskot har hann metir at mann kann gjalda fult fast av fíggjarlógini bæði við ateitt er íløgustuðul men so eisini taka tað sum mann brúkar rakstur til smyril í dag brúka tað til fígging so tað er hvørfart tveiri fór ein møguleiki harbeint meni sum sagt so er hetta málið tað far í raðfesting í samgonguni landsstýrismaðurin fer rættiliga skjótt at stovna eitt partafelag og ú nú fer hetta málið so í rættarnevndina har siti eg ikki sjálvur men eg vænti at mann verðr kalla har inni møguligar áhugarpartar sum hava nógv at siga í hesum málinum her og eisini landsstýrismannin og so hetta her málið tað fær hvørfalt raðfesting frá samgonguni men eg vænti at hetta fær ein góða virðiliga viðgerð og og eg vænti eisini at nú hevur uppskitstillarin kanska eisini saknað at nakað verður gjørt við málið og um hetta skundar undir tað so er tað bara gott haldi eg sjálvur
takk fyri hro forstavna ja takk tað eru tvær viðmerkingar tann fyrra frá høgna heiti
ger sovælfrú forkvina eg var at ver samdur við tí sumbeini johannesen innleiddir við at nú vita vit at tað eru fleiri kostnaðarmetingar og fleiri linjuføroyingar helst eu allar allar endaligar jarðfrøðilgur kanningarnir gjørdar enn men tað kom upp í skúvoynni og á tann hátt koma víðari til til ilsandvíkar sær út til at verða fyri meg sum leikmann sum tað besta boðið og so er tað tað hví hvíer málið steðg upp og beini johannesen sum sum samgongulimir tosaðu ov nakað samgongan ger nakað við tað men eg beini johannesen samdur við mær í tí at til tess at fáa loyst hetta stóra máliði og at fáa tey rættu tølini og útrotningar um metingarnar ám borðið so herta var nógv best at sett niður tað seg rópa fyri ein tvør politiskan bólk tí at orsaka meg beintil beini johannesen eg trúgvi ikki ordlia ppá atá kemur nakað burturúr samgonguni eg haldi hon situr mest fyri at sita

eii johannesen ger sovælít síðsta so er so ósamdur við høgna hoydal um tað eg haldi at hendan samgongan hon situr fyri at avrika nøkur ting og tað hvørfa víst men tað er so eitt uppskot at mann setur ein tvørpolitisknavn fylgib ella hvat tað skal vera men og tað er nættumt sum høgna hoydal sigur tað eru rættiliga nógvir spurningar sum enn manglar ver og svaraðir og tað er millum annað tað at hvat kostar havn hvat gemur mann kostar og tað er millum annað jarðfrøðiligu kanningarnar soleiðis fara at vísa tað har mann fær ein greiðan meting av tí mann sær til døgis tað er stórur munur á bara prísirin av tunlum norðurfjall og fámjistunnilnum fyri hvønn metur harpeint og tað er millum annað har í fámjin har eru tað jú sjálvandi nøkur onnur viðurskiftisum gera galdandi tá tað kem ur jarðfrøðiliga í móti til norðanfyri so sjálandi mann kundi gottfingið allar flokkar saman og tosa um hesir tingini tað skal eg ikki s avvýsa men samgongan sum sagt vit arbeiða við málinum landstýrsmaðurin hevur hug at hevur hyggja at sovnar partafelagi nokk skjótt og arbeiða so at kjøtið kann setas
takk sovorðið tum takk fyri tær takk síðani er tað viðmerking frá bjarnar hammer ger so væl
takk fyri takk fyri frá kvørkvuna ein spurning til beinu hannesen kann beinu hannesen forklára løgtinginum stutt hví er einki hent í trý ár tá ið allir flokkar profilera ikki uppá tað øll hava rópt um tað mál aftaná mál eru løgd fram av andstøðuni øll eru stemmað niður tí landsstýrið fer samgongan fyri nú landsstýris fer nú at gera tað hví er einki politiskt hent í trý ár

beiijohannesen gersvælmann setti til ein av fyrstu fíggjarlógini hjájan hendan samgongan siti so sett mann pengar av til at til at á arbeiðsplássi skuldu koma við einum við einum uppleggi til suðuroyartunilin og ta uppleggi eg havi sum fingið tað fingu vit øll tingfólk framlagt í heyst og til tað gjørdi mann so at mann kundi arbeiða út frá onkrum og tað at síngja gjørt og tað so fingið og nú er næsta stigi at stovna ítt partafeli og tað hevur landstýrismaðurin og hyggjað at gera nú sum skjótast so at og eg vænti eisini at landsýrsmaðurin fer aftaná at partafjelið á stovna at seta rættiliga skjøtil á hesa verkætlan
takk fyri frú forkina takk fyri tann næsti at røða verður bjarni hammer
ger sovælja takk fyri frú forkvina hetta er aftur eitti uppskot frá andstøðuni um at fáa sett á stovn okkurt munagott í sambandi við suðuroyartunnilin eg haldi at man kann gott kalla hetta her uppskotið sum onnur hetta er eitt neyðaróp frá suðuroyingum tað er tað tað er eg kann heilt stutt nevna fyri tveimum árum síðan var eitt annað uppskot sum sum eg hevði her í sambandi við at stovna partafelaga suðuryartunnillin tá segði millum annað tingbólkaformaðurin í fólkaflokkinum seg undir fyrstu viðgerð lurtað eftir taka undir við tí og ætlaði at fara at taka undir við tí tí at visti mann ikki tók undir við ansavna uppskoti nú so fór tað bara eitt langd ræð og tað okur sett og frú forkvinna vist ikki kann lesa eitt lítilsindur úr álitinum frá samgonguni
hvørjumtað er samband við stovnan av partafelagnum suðuroyatunnilum frá tvey túundogtjúguu gersovætakk fyri hetta var tvey túsund og tjúgu her skrivar samgongan at meirilutin tekur undir við tí arbeiði sum landsstýrismann hevur gjørt men heldur at allir flokkar skjótast gjørligt eiga at gera eina felags semju um hetta stóra mál og meirilutin metir tí ikki at tað er neyðugt at samtykkja verandi uppskot fyrr enn hendan semjan er gjørd altso tað sum hann ger hann sigur ta hhar hendir eitir samgongan á landstýrismanninum um at samla allar flokkar landstýrismaðurin táverandi landstýrismaður íg samíferðslumáln segði eisini at hann vildi heilt skjótt helst beinanvegin samla umboð fyri allar flokkar og royndi at fáa eina semju yvir andstøðu tí at málið var andstøðusamgongu tí málið var so stórt og hevði so nógv at týða fyri so allar føroyingar tí tað er so miki dýrt men síðani er einki hent mann hevði gjørt eina mann gjørdi eina kanning frá landsverk um ein suðuroyartunnil stórkanning sum mann kann halda kann mann vera vil nú koma aðrar kanningar fram skilagóð fólk ið úti í samfelagnum hava gjørt sær tankar hava sum hava góðar lívsrondi innan fyri at byggja eisini tunlar vísa á aðrar loysnir men hatta er tað her kemur eitt uppskot ein loysn ein akanning afturat og so víðari tá ið tað einasta sum hjálpir er tað tann politiska avgerðin má takast at mann er samdur um at fara í gerandi suðuroyartunnilin so er tað líkamikið hvussu nógvar kanningar koma í hvør sínum herðaðshárni í føroyum vissu tann politiski politiski meirilutini her ikki verðið fyrriti á hesum tingi nú er eindi landsstýrismaður ætlar at far at seta partafelag á stovn jamin tað e er øgiliga gottvistumann klárar tað eg eri bangin fyri at tað er tað sum mann fer at klára frá hesum samkomnarsíðu tíverri at mann klárar at seta partafelagið á stovn tað er sjálvandi betri enn einki og so fer onkur í gongd við at arbeiða við hesum málinum og so vildu aftur tá ið eini væli verður aftur verða tað stóra málið sum øll fara at rópa so hart um er eingin ivi um at hetta her uppskotið frá siðurstenberg er veruliga ikki bara frá siristenberg men frá øllum suðurikum hetta er eitt neyðar róp hví hendir einki tá ið alt annað gongur so skjótt fyri nøkrum árum síðani hoyrdi mann so skjótt sum suðursandoyartunnilin í borðar ígjøgnum so skula maskinurnar ikki á landinum tær skulua flytast til suðuroynna og beginna borða í hvør sínum enda men sjálvandi skuldi mann gera kanningar og fingið linjufrøroyingar tað árun men tað er bara ikki komið á tað er bara mann mábara viðurkenna tað tí er einki hent og tað er tí at aftur nú eitt nýtt uppskot kemur her sum aftur roynir at seta fokus á hvussu støðan er at hví skal suðuroyggin verða so nókv aftur útsetd í mun til restina av føroyum suðuroyingar ynskja ikki betur betur viðurskiftir ella betri umstøður enn nakað annar í føroyum suðuroyingar ynskja bara at fáa líka umstøður at fáa líka møguleikar og tað er har taðr og tað bara hava líka so tað ber til at virka og búgva í suðuroynni og kanska arbeiða runt allar føroyar sum restin av øllum føroyum ger men tað er kanska tð tað sum er kanska ett sindur keðiligt frú forkvinna tað er tað at meira tunlar opna aðrastaðnis vist ulu taka nú eysturoyartunlilnum handkomið nú ígjøgnum fantastiskt so snakkar mann akkráso minni um suðuroyartunlilim o nú er so sandoyrlinskotini gjøgnum og tað virkar sum tað minkar og minkar meira hesi her sum búgva teimum økjumum fáa til sín sjálv og tað er ikki rætt tí mann skal samfelagið má meta seg eftir teimum sum hava tað ringast ella teimum sum hava ikki líka góður sømdur at virka og liva í føroyum sum restina av føroyingum

og tað besta dømi tað besta dømi at tað sum mannvæntar at tað ikki hendir nakað munagott í samgonguni sambanti suðuoyartunlinum tað er tað at partar av samgonguni altso partar sum eru sum hin síð hava góðar sessur í samgonguni koma nú út ov harta landsstýrið færi einki at gera altso tá ið partar av samgonguni koma út og siga at vit at síni egnu landsstýrisfólk einki gera við suðuroyartunnilin so begjynni eg og suðuroyingar at blíva eitt sindur bagnir at vildi tað virkuliga siga at mann noyðist at bíða til at tað verðu eitt nýtt landsstýri ein nýtt samgonga fyrr enn okur kunna vænta nakað sum helst í sambandi við einari suðuryartunnilin

tað er har akkurát sum mann blívur øgiliga stúrin tí er tað øiliga gott at hetta her uppskotið verður lagt fram at nú kemur tað at nú noyðast hesi fólkini aftur at koma tey noyðast at koma fram og siga at okur gera einki er uku arbeiða við onkrum sum eg havi sagt í trý ár eg hevði øgiliga gjarna viljað sett spurningin fil landsstýrismannin í samferðslumálum hvat hendir undanfarni samgonguundanfarni landstýrsmamn gjørdi einki ynskir sitandi landstýrsmannr gjarna nakað g var r øll hini sum eitt annaðstað mann hevur sagt tað løgmaðu hevur sagt tað hvær løgmaður løgmaður sigur hetta verður tann størsta verkætlanin nakrantíð í føroya søgu nokt tann stórta verkætlaninin hon hevur so stóran týdning fyri allar føroyar altso búskaparliga og fíggjarliga løgmaður er óintorseraður eisini í hesum málinum tíverri í dag øgiliga keðiligt men hatta er tann veruleika sng vog liva í dag men tað er bara eitt sum ongantíð má má missa tað vónina at tað verður gjørt nakað einaferð soleiðisat mann kemur víðari tá má mann hava til suðuroyingar missa alla vónina at okur fáa ein suðuroyartunnil so jamen stað missa vónina jamen so er tað lættast at slyta bara til kanska meginøki ella teppa á meginøki soleiðis at tú kann kanska fáa tað t arbeiði sum ikki fann finst har suðuri til dømis og kanska gera eitt sindur lættari tí tað er eingin ivi um tað at tey sum hava siglt tey síðstu træti vikuna il suðuroynna tey hava upplivað at ta hevur verið nokk so harðbalt á sjónum tað hevur verið ikki nevnt at ganga uppreistur sum mann sigur umborð á smyrðli tí veðrið er versøga sum tað verður men hte treytirnar suðuroyingur okur u glaðir fyri tað at vera suðuroyingar men okur vilja eisini bara fáa onkra vón tí tað er ein stórur stórur partur av samgonguni sum eru suðuroyingar og sum hava familju í suðuroynni sum hava følisir fyri suðuroynni tí er tað bara so forferdiliga ilt at skilja at mann ikki øll førum t við onkrum konkretum sum sigur nú eru gongdsett á veruligir pengar verða settar av veruliga aftan at fara í gongd okur byrja borð í tvey túsund og seksogtjúgu ellaókey eitt men okur hava fingið at vita tað sjálvt frá formanni í fíggjarnevndini at har sum sálvtformann fíggjarnevndini hevur ei neyðaróp at men einki hendir altso tá ið mann situr í samgongu og hevur eittannastað so nógv at siga og hartar sínar egnu fólk og rópar eitt neyðaróp at einki hendir so so blívr mann stúrin og tað vísir seg tíverri at tað sær seg út til at tað verður skrivað væl út nú so okur noyðast at bíða til tað verður einaferð væl og vónandi verður kanska samansetingin soleiðis at at øllum førðina er hann betur vilju fyri akkurá hesi verkætlanini ati seta hana í gongd tí at mann kann ikki blíva við at halda fólk til rukku kann mann ikki tá ið mann skalki allir flokkar fóru upp á valipod her ikki bara samgongunan allir fóru og so kann mann siga at tað er nokk nemmari verið í andstøðu jú tað er tað gott men akkurát hetta málalið nóa dekk sitið í trý ár uttan at nakað her hent eg vóni eitt tað góða við sovornum málum tá ð tey koma tá i eiy koma fyri so noyðist landsstýrismaðurin at svara noyðist hann at svara tá ið nevndarviðgerðin verður tí tá vónandi møta landsstýrismaðurin og kanska løgmaður eisini upp og vísa tað at tað sum tey hava sagt ferðarna ferð eisini í serliga í løgmansrøðuni í ólavsøkurøðum at tey veruliga meina tað sum tey hav sagt men sjálvandi trývur ann iki órta upp á tað tí nú er trýár farin tað er hægst ein ólavsøkurøðu eftir og tað er hægst ein nýttarsøga eftir so tá blívur tað ikki eitt lyfti tað blívur eitti vallyfti takk fyri frú forkvina
grsuvætakk fyri frú forkvinna og takt til bjarni hammer bjarni hammer eisini prøvað at lagt uppskot fram og eg havi eisini havt onkrar spurningar um hetta málið og tað haldi eisini bjarni hammer hevur tá ið tað er eitt so stórtprosjekt sum mann skal undir so krevur tað at alt løgtingið stendur saman um tað tí hata erikki nakað sum verður gjørt upp á nakrar dagar hetta er ein semja sum er stór tí hon hon kostar í milliardaklassanum og tí má tað vera soleiðis at at t øgiliga væl far ankra íð øllum flokkum og so leingi mann ikki tekur stig til at at gera tær stóru semjurnar sum skula til so verður málið jú bara skotið út og tað nokk tað sum okur hava upplivað tey seinastu trý árini og tað er eisini tí at koma við hesum her uppskotunum nú fyri at vita um mann kann skunda undir so tað er faktiskt akkurát sum tað er sagt tað er eitt slag av neyðarópi tí at í løtuni so hoyrist einki frá hesi her ætlanini og okur vita hvat hon krevur og hon kemur ikki í verðina uttan drúgvar politiskar samráðingar og eisini at fáa allar tær loysnar sum skula bæði
takk bjarni hammer
gersu vælfrú forkvinna tað er akkurát tað tað hevur verið tað sum ann kalla fyri ein larmandi tøgn tað er tað sum hevur verið men allíkavæl er nakað gjørt altso eitt eitt ting hevur verið ígjøgnum og eitt er longu samtykt tað er tað at mann hevur samtykt vistuúg kunn snakka um suðurarleiðina at hækka alla farmaflutningin prísin fimm milliónir tað av tey so taðr hesum samgongan klárar at hækka prísin av øllum farmim fimm milliónir og so ætlar mann at stovna eitt anmann partafelag eisini men í sambandi við hetta stóra mál so er tað tað sumann kallat fyri ein larmandi tøgn enn tíverri og nú kann mann siga líkamikið hvat tey lyftir koma nú nú verðu tað væl lyftir ikki veruligir lyftir sum kunna gera nakað munagott
takk fyri takk fyri tann næsti at røða verður jóhann dahl
øll her á løgtingi tygv uttanundantak vilja gjarna finna eina loysn uppá hesa stóru verkætlanina men eg má siga ein ting og tað er tað at tann sum ørkymlar hesri verkætlanina allarmest tað er ein stovnuri sum eiltur landsverk og fyri mítt komandi má eg siga tað at eg havi fullstendiligani fyri nokk so nógvum árum síðani mist alt álit á tann stovnuri sum eitum landsverk tað haldi eg kann siga í dag hart tú tøðiliga frá hesum her høga palli tí at alt tær øra

tí haldi eg tað at ein ætlan sum hendan hn skalst tet ta ikki sleppa at vera í reski á landsverk fyr tað fyrsta hon skal vera riski av einum til dømis felagið sum sum sum teimum sum hava við í eysuroyartunim at gera har mann veit tað at at sita topp professional fólk og gera verkætlanir gera kostnaðmetingar og syrgja fyri at tit halda okur hava seinasta dømi sum eitur fámjistunnil altso makan til makverk at fáa í hendurnar á hesum nú á tingiunum sum hann fekk frá teimum har fyrst eina verklagstoð sum hann hækkaði við næstan fjøruti miliónum krónum upp til hunrað og hálvfjerðs milijónimkrónur tá iðman hevði figið tilboðini inn ja síð mann kundi hjálpt meg gloymt hetta um antil henta hatta um at skylda kostnaðarmetingar her ot er altso álvara tos altso vissi okur ætla at fáa ein suðuryartunnil so er tað allar fyrsurt at gera tað tak hann úr hondunum á landsverk og lata professionelt fólk sum eru von at byggja undirsjóvartunnlar sleppa at gera tær eg ivist ikki í at samgongan kemur á borðið við eini ætlan nú um hvussu suðuroyartunilin skal sítt í verk og at ein partatel at verður stovnað sum verður lagtn grundarlag undir sum er stovnafas sum ver lagt sum rundarlag undir at fáa henta her hendan her tunnil gjørdhan og so er taðat fáa lagt eina linjuføraing sum eg brúk bar og fáa bjóða tunnilnin út onganíð fór skjótt tá iðmann e komin hartil eg haldi tað at tað er sjálvandi ein tórur spurningur um trygd sjálvandi tá umann tosar um eit tunnilin sum er so langur og yvir so langs drekki og tí trúgvi eg eisini tað at tann hugsanin mann hevur um at fara upp í skúvoy og eisini har við at binda skúvoyla í restina v føroyum hóast tú eru fá fólk har so hevur mann tvey ting í tí tí tað at tú kemur upp á á vegnum og er í gásan g era luftvol og ella ella ein flukt við eisini og tú hevur síðani ein ein aðrastani har frá til suðuroyar sum kanska ikki er so øgiliga ógvusligur annars

eg má siga tað at tað tað ertað er so øgiliga undravert tat mann stendur og lurtar eftir hesum ymisku persónunum sum hava stóra vitan um tunlar altso okur hava havt nevndarformannin í eysturoyartunlinum frammi og hann veit út frá faring hvat teir tunlarnir kostast teir gera og so hevur mann ein stjór í landsverk og hansara fólk sum koma við nøkrum himmalhøgum tølum sum er ein dábling av tí sum til dømis eysturartunnilsfólkini koma við og so hevurmann ein triðja arbeiðspláss sum hevur eisini gjørt eina ætlan við tæi linjufrøroingum sum eisini er heilt á einum øðrum kostnaði enn tað sum lanskissonurin kom við eg minnist eisini sjálvand eg var landstýrsmaður eg kun gjørna eitt dømi tað var vág á floghavn okur bygdu vá á floghavn uttan at hava landsverk inna sum tann sum koyrdi á arbeiði tei høvdu tair høvdu eg bara eftirlitið við við við við hesum tinguni vissu landsverk hvata ábyrgd av tí at í prosjektinum so er tað kostar fýra hundrað milliónir

og okur fingu eina rúgvu fyri teir pengarnar sum okur annars høvdu fingið frá danska statinum til at gera útbyggingina av vágaflogan okur bygdu bæði teminal

loymti gott nókur nøkrur nøkrur nøkrar milliónir afturat fyri at gera teimum avnastýrri men tað fungeraði og eg vil heita og hetta høga ting í dag um at vera samd um ein ting og tað er tað at okur lata ikki landsverk standa otdan fyri hesum tunnlilinum tí su prosjektinum

og royna so sum samgonga og andstøða at seta seg saman og finna ein skilagóðan leisn upp á hvussu hok kula gera hesar verkætlaninar førhndi lívi og fáa en at fungera tað hevr verðið frammi et her við fígging og eg trúgvi tí at tað við fíggingini er lykilin til hesa loysnina eisini hvussu gera okur eitt eitt fíggingarmodell sum ger tað at tað verður yvirkomligt at fíggja og gjalda hendan tunlinin tí okurt vita tað at ferðslan millum suðuroynna og havnina óansamu fragt ypií har eisini kemur ikki at vera tað sum klárar at betala einsamalt end tunnin aftur tað koma at vera neyðugt at soeta pengar av fíggjarlógini eitt eitt boløp kanska í millum háltn ana glað og veyontreti mónir um árið kanska eitt sindur meir tað veit eg ikki fyri at kunna betala st her tað he verður nevnt nakað um hetta her við at nú er okur einum einum rísilaksskap eg veit at tað smakkar kanst illa hjá summum men har eru altso nakrir heilt ávísir fyrimunir sum okur eiga at kuna atregga upp á og tíð er tað at fara og tosa við danska statum sum hevur eina reyting upp á a a í kridyttfiru og spyrja teir um teir skunna upptaka eina fígging vegna okum sum okur so yvirtaka og betala uppá ta upphæddina sum hesin tunnilin kostar íso fáa okur kanska henna rentur sum kanska eitur millum null komma fimm ella kanska undir tað og kanska uptil eitt prosent at gjalda yvir hesi tjúgu tretivu árini og betala lánið aftur uttan at lgat hugsa um tað at tað verður rentan sum kemur á á veltkum um koll tí ok umaa lánana gjøgnum gjøgnum altjóðar bankar tað hevði verið haldi eg ein øgiliga skilagóð loysn at gjørt og tað haldi eg eisini at sjálvt tær allar allar ítróðstu natianalistarnir sum situr her á tingi eiga at kuna at taka undir við tí tað er fornuftin sum má ráða her ikki føli sini tað er hvussu fáa okur frægast møguligt hesin verkætlaninina á skinnarar og at fungera uttan at drukna í einiri rættindirentubilurfrá illenskum bankum tí rentan kemur at fara upp um kemur at fara upp tey komandi árini einki ivast á tí

bjóðað hendan tunnilin út til tær aktørarnar sum eru vanir at byggja slíkar tunlar takk fyri frúu forkin
takk biljustinussen ein viðmerking
takk frú forkvina góð røða hjá jóhandal og tað er púra rætt sum johandal sigur eisini at tey sum hava bygd tunlar vita hvat tað kostar og tí er tað einki meira natúrligt at mann letur onkran av teimum taka sær av hesi verkætlanini eisini landstýrismaðurin hevur fimm milliónir til at seta á stovn í partafelag og tá liggur liggur tunnilin uttan fyri landsverk og yvir á meiri at onkrum felag sum eru eru í hesum frammanundan og so hava vit eisini fingið aðrar eina aðra kanning framlagdar í fíggjarnevndini hvar ið útrokningin sigur at ein tunnill suðury kemár kosta tríggjar komma fýra milliardir við at taka skúvoynna upp í samstundis sum tunnilsfelagið eysturoyartunlar sandoyartunlar sigur at tað kemur at kosta tríggjar komma fimm milliardir so tað eru nógv meiri álítandi haldi eg og nógv meiri átilig tøl enn tað sum landsverk verður frammi við so hetta

takk jóhan dahl gjørt so væl ja takk fyri viðmerkina bilja sinussen ja eg haldi tað at eg haldi tað at okur út á hondini har sum hevur tingið at eiga seg hjá eygunum tað at tað modellin sum hevur frægast hjá okkum at gera slíkar ætlanir upp á er at brúka hetta partafelagsmodellið sum okur hava bygt til tunlanir sum eru gjørdir tað er vísti at fungera tað er vísti at okur hava kunnað fingið tunlanir fyri eina prísum sum mann hevur sett á tær kortið og tað er vísti at tí ætlanir hava verið áðrenn tíð til flestu av teimum og tað fungerar okur hava góðar tunnlar væl og líkahildnar tunnlar tað er tað næsta sum mann kann minnast til eisini tá mann hevur seg feløgini ella hevur betalt nógvar fyri at gera tað her og tunnilin er tipp topp og líkahildur tað haldi eg sjónforsøgnum í dag okur higgja tú hvønn tunnil sum er koyrigin til vágarnar og og inn til til afrika og og nú eysturoynna super super tunnilar tí haldi eg tað at ætlanin í suðuroyar tunnilin eigur at verða gjúrt á partaflagi og tað er partaflagið sum byggir akvavs móti møguljúkt á aðrastaðni og halda tað langt veður
takk fyri forvorðnina takk bjarni
hammer ger sovæja takk fyri frú forkvinna ja eg púra samdur at at at landsverk hevur nokk at gera ið eg trúgvi við sær skuldu gloypa um hesa her verkætlanina eisini a so hevði tey kvalt seg sjálvan áðrenn nakan annan eg bangin fyri og sum jóhandal vísir á so eri eitt partafelag við teimum royndu fólkunum sum hava verð gongd nú í tíggjuog fimtan ár hevði veriðta skilabesta loysninum tvey ár síðan bleiv tað roynt her í løgtinginum at fáa stovnað tí partafelagið við hesum her fólkunum men tað bleiv sjálvandi ikki samtykt og landsstýrismaður en eisini frammi hann vildi hava fyrrverandi landsstýrismaðuin í samferklumálnum vildi hava landsverk við men segði at hetta fer at verða stovnað heilt skjótt saman við landsverk men nú er tvey ár fari nú einki er hent johandal er eitt annastað hann veit innane frá hví ella hví ti ikki er hent nakað sum helst meira við málinum sum tey lova fyri farminum árum síðanitakkfyri
tí eg fór kvinnan takk í honum tá
gersuvæja takk fyri ja eg má vera samdur við bjarna hammer um tað at er kanska gingið kanska seinni iðn okur relevæntað men eg ivist ikki tí at hetta her málið kemur at fáa eina góða viðker um ein ein góðan enda og tí siti eg mýt álitt á tað at okur kunna fáa eina breiða politskasemju um málið sum ger tað at allir partar her á tingi og siga hetta er tann loysnin o kur gera og bakka upp um hana og og royna at fáa fýrtaranø í verkið men eghaldi tatað e vitigt at okur hava hanta har fíggingarleistirn sum eg nevndi í áðni í huga tí eg trúgvi hann kann vera eisini loysnin til tingini visuoklu geras tingini skila
takk bjarni kárasum peturi ger so væl
takfyri frú forkvina og takk til jóan dal fyri eina fyri góða røðu eg kenni meg samdan í nógvum av tí sum hann sigur og tað hevur verið tað hevurið egentiliga verið soleiðis at tá ið eysturoyartunnilin og sandoyartunnlin hava verið til umrøðu tá hevur mann millum annað borið fram at at tað hevði ikki kunna verið veruleiki uttan at lántreytirnar vóru sum teir vóru og vissu føroyar skuldu verið í eina øðrvísa ríkisrættarliga støðu so skal tað til til gnforhandling og tí ber tað onkusvegna ikki til øh eg eri sletiki avvísandi fyri at mann kann fáa ein ein góðan fíggingarloyst niðri frá um tað skal vera tað verður jú ikki nakað lán hvørki tryppulegur reyting ella serreyting sum fer at avgerða ríkisrættarligu støðu føroya og heldur ikki um suðuroyartunnilin verður fíggjaður tann vegin tað tað taðorðnad
apati takk takk fyri eyðáhandan dahl ger so væl
betr sa meina við kla or eina demokratiu r tað sum í vesi lagtð er tað at tú er partur av einum ríki sum hevur tað besta reytingin tú kann fáa griddfirði og tann tær ríkið kann kann skaffa okkum at opplikatiónslán um tað er fýra milardir tl fimm miliardr til seks miliardi ella til tríggjar so g iviste ikki í at tað ber til visti okur seta orum niður í samráðas við teir og okur fáa tað fyri stórtsæg null rentu ella kanska eitt prosent el tar á leið vil eg bordera frá tí sum um sum er í løtuni og tí eiga okur absolutt at gagnnýta tann møguleikan tig val eitt av endamálunum við eisini at kunna vera við einum slíkum felagsskapi at mann roynar at hjálpa okkum øðrum tá i tað er neyðugt og hatta er hvussuen máti at gera tað uppá heldur enn at fara út og biðja golma saks ella frá aðrari um at skaffa okkum fígging sum okur uttan iva vita kemur at kosta um kasta trý prosent r fýra prosent so tað er mítt mítthvussu mítn hugsan um tað
takk fyri frú forkvina takk fyri so mong órðu orðini í hesum umfarinum og vit fara víðari til næsta røðara sum er siri stenberg ger so væl
takk fyri frú forkvina eg haldi okur vorðu nógv sum orði glað tá ið løgmaður í ólavsøkurøðini segði eg haldi tað var ólavsøkuøðn at tað skuldi vera koyrandi av viðareiði til sumbiar í tjúgu tretivu og tað er gott at hava viðsjónir tí politikarar skulu eisini arbeiða fyri loysnum sum eru góðar fyri framtíðina og tað virkar eisini sum ti breið semju um at okur skulu hava eina tuneld til suðuroynna men tað frættist øgiliga lítið frá hvussu tað gongur við arbeiðinum og tá ið so sjálvt samgongufólk alment finnast at og halda at tað hendur for lítið við málunum tá eru okur noógv sum blíva nokk so stúrin og tað er eisini tí at hettaher uppskotið kemur og uppskotið sigur í stuttum at løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið øll neyðug lógaruppskot um ein undirsjóvartunnil til suðuroynna eg havi sjálv prøvað nakrar ferð at havt spurningar um eta her málið og tað hava eisini verið lógaruppskot um málið fyrr eisini frá bjarna hammer og svarið hevur verið nokk so so eitt sindur tað sama at at nú ger mann fyrst nakrar jarðfrøðisligar kanningar og so fær málið í gongd men fakt er eisini tað at pengarnar sum eru settir av til at gera kanningar ongantíð haldíð eg eri komnar upp á intiativ frá landsstýrinumen tað e altíð komnir í fíggjarnevndini hvussu fær nakra ferð so tað er akkurá sum løgtingið sum pá einana máta hevur avgjørt tað og ikki landsstýrið sjálvt um tað tykist sum breið semja eru ímillum flokkarnar á tingi um ein komandi suðuroyartunnil so er óvanliga hvirt um hesa risa stóru ætlan enn í politiska arbeiði ikki byrjað og enn er ein røð av spurningum at fáa greiði á skulu okur koma hesum spurningum næðri krevst eitt miðvíst politiskt arbeiði við málinum tað snýr seg um at fáa til vega semju um fígging og fíggingarleist og um eina røð av jarðfrøðiligum kanningum um linjuføring og stovnana partafelag og øðrum viðkomandi spurningum sum mugu liggja til grund fyri einari so stórari verkætlan tí hetta ikki nakað sum mann ger soleiðis í óðunverkum hatta krevur nógv og hetta hetta er nógvar pengar tað snýr seg um peningur er settur av til at stovna partafelagi og løgtingið hevur fingið eina ætlan frá landsverki har tunnilsverkætlanin eisini er greina og okur vóru øll boðin til ta framløguna og samstundis so hevur nevndarformaurin í eysturogðursandoyartunlinum víst á eina eina heilt aðra kostnaðarmeting enn tann sum landsverk vísti á og tað er sera trupult at fyrit halda seg til eina verkætlan tá ið mann hevur tvey hvalifiseraði boð um kostinað so som er so mikið ymisk at tað eru áleið tvær milliardir av muni í prísinum tá blívur tað heilt ótrúliga trupult og nú havi eg so fingið upplýst at fíggjarnevndin hevur fingið eitt uppskot afturat um hvussu mann kann gera fremja hesaer ætlanina og tað liggur á leið har sum formaðurin í eystursandoyartunlinum var í prísi við góðum trimum milliardum við øllum opií eisini bergholi til altso úr sandvík og og vegun so so at tað er eisini ein vesindligur munur um okur snakka um tríggjar milliardirlaum okur snakka um fimm millirdir og tey tingini má man sjálvandi hava greinað suðuroyartunnilin verður føroya størsta verkætlan tíðin gongur og smyrðul sum røkir farleiðina eldust fyri hvønn dag siglingin er óstøðug og fólk sum búgva í oynni eru um at missa vónina um at tað kann verða koyrandi í tjúgu tretivu tí okur hava eisini fingið at vita at tað at tað tekur umleið átta árafrá tí man byrjar til tað verðar koyrandi og at tað skal verða koyrandi í tjúgu tretivu hevur annars verið tann almenna útmeldingin sum hevur verið og tað hevur eisini verðið meldað út alment alla tíðina tað at so skjálvt mann hevði skotið ígjøgnum til sandoynna so skuldi mann borða beinleiðis víðari so leingi eingi verður gjørt fyri at fyrrireika ætlanina politiskt og at greina teir neyðugu spurningarnar so hendir heldur einki ei heldur er nakar peningur játtaður til íløguna enn og hetta saman við útmeldingum úr samgonguni um at tað tykist verða vantandi áhugi fyri at arbeiða við verkætlanini er tað sum ger nógv av okkum stúrin flest okkara er í einum máli um at tað er ikki skilagott at fara í gongd ví ein nýggjan smyrðul men heldur at savna orkuna um at fáa verkætlanina um suðuroyartunnil í gongd og dragin suðuroyartunnilin út so kunnu okur heilt víst fáa avbjóðingar við farleiðini um suðuroyr á fjørð tí tað tekur nógv ár frá tí at verkætlanin í veruleikanum byrjar til koyrandi verður og har hevur tað so verið nevnt átta ár og út frá hesum som skuldu verkætlanin faktiskt longu verið í gongd fyri at kunna verið koyrandi í tjúgu tretivu men tað er so tíverri ikki hent søgan hevur víst okum at okur hava klárað staðið saman um at byggja landið bæði út og saman og hetta hevur heilt greitt verið ein fyrimunur fyri tey ymisku økini sum hava fingið góða samferðslu men eisini fyri allar føroyar ein trygg og nøktandi samferðsla hevur alt at siga í ein nútúnan samfelag tað hevur stóran týdning fyri búseting fyri trivnað fyri mentanartilboð fyri vinnumøguleikar og so mangt annað týdningurin av at verða knýtt saman í ein arbeiðsmarknað og at hava frælsi at kunnað flyta seg tá ið hann ynskir má avgjørt ikki undirmetast og fyri at skunda undir ætlanina við suðuroyartunnlilin nú stíðurtykist verða í arbeiðinum verður hetta uppskot lagt føyri løgtingið til støðutakan skulu fólk í suðuroynni ikki missa vónina um ein komandi suðuroyartunniil er neyðugt at greiðítøkilig tekn verða givin um at løgtingið tekur verkætlan í álvara og at arbeitt verður miðvíst sum málið kann fara í gongd og tað er púra rætt sum sum onkur annar hevur sagt her at mann ynskir ikki nakað annað enn tað sum onnur longu hava mann ynskir somu umstøður taðtað er fantastiskt at búgva í suðuroynni har nógvir hentleikar har altað mann kann ynskja tann einasta avbjóðingin er fjarstøðan tað er faktiskt vissi visu tað var loyst so trúgvi eg at at mann rættiliga skjótt hevði setti fólkavøkstur og annað tað er eingin ivi um at bæði framtíð og framburður í suðuroynni eru beinleiðis tengd at um okur fáa ein suðuroyartunnil ella ikki og soleiðis sum støðan hevur verið eisini hesa síðstu tíðina við siglingini hjá smyrli so blívur mann eisini nervøsur um um hann umsmyrjið kann halda í so nógv ár og longri hetta arbeiðið drigin út meira fyri arbeiði við ein nýggjan smyrli at at banga uppá so eg haldi at at tað e neyðugt at fáa gongd á hetta arbeiði og tað er eisini viktigt at hetta málið ikki blivur eitt partapolitiskt mál men at taðer eitt mál sum okur øll kunna standa samanum tað okur gjørt eisini um aðrar tunlar og tað evr mann noyddur til við eini so stórari verkætlan tí ellars so er eingin kjansur at at mánn ber hann ígjøgnum tí heta er ikki nakað sum mann ger fleiri ferði takk fyri
takk fyri tann næsti at røða verður steffan klein poulsen
tað eru fimm milliónar settir av á fíggjarlógini til at stovna eitt partafelag og og eg trúgvi tað er tað sum skal til fyri at ein ein ítøkilig prosess verður sett í verk

nakrir spurningar sum skulu avgreiðast áðrenn eisini politiskt

øog hvar alt hetta her liggur beint nú eg haldi er itt sindur ringt at siga tí er nógv ógreitt tað hevur fleiri metingar um prís prísurin er ógreiður og linjuføringin kanska eitt sindur meir meir greið í øllufeðnum út frá tí sum er nevnt í dag so eru tað nógv sum hava peika á linjuføringina gjøgnum skúvoy øhog og so spyr mæn sjálvandi nær nær hetta partafelagið kemur h men hal tað r øiliga viktigt at at partafelagið kemur soleiðis at tað verður sett gongd á og tað blívur meir ítøkiligt men bibjarni hammer skurdi samgonguna undir fyri at ikki havi gjørt nakað at einki er hent tá tað kemur til suðuroyartunnilin og tað haldi eg ikki er heilt rætt tá vit sótu o viðgjørdu hetta í rættarnevndini í tvey túsundog nítjan

amikanningar gjørdar fyri at kanna hvør linhvør linjuføroing varða skilabest at fara eftir og nú hava vit so sett fimm milliónir av til tað stovnaða partafelagin og og vit sleppikki utan um at hetta verður tann størsta verkætlanin vit nakrantíð fara í holt við ella tað er ongantíð verið nøkur onnur verkætlan so stór sum hendan og tí er tað øgiliga viktigt at at vit byrja rætt tí at tá mann er farin í gongd við eina linjuføring so er so at siga eingin veður aftur so tað er øgiliga viktigt at at vit at byrja rætt men at vit eisini koma í gongd skjótt og tá ið so tá ið tað kemur til tær ymisku loysnirnar so vístu landsverk millum annað a fimm møguleikar og og tað var ein leið eitt sum tey kalla fyri beinleiðis frá skarranesi til til sandvíkar so leið tvey sum er bein ella linjuførøðing tvey sum eru beinleiðis frá sandi hog so ein óbeinleiðis ígjøgnum skúvoy og loysn fýra varð so toktunnilin

men her e ræðuliga nógv ting í í einari so stóra verkætlan tað eru so ræðuliga nógvar ymiskar metingar gjørdar og ikki minst ymiskar meiningar um hendan suðuroyartunnilin tí vit venda aftur til prísin so hevur landsverk meldað út í ein prísur á fimm komma fýra milliardirog og tá varta hesi her hálvtrýss prosentini sum teir løgdu omana hsum einsavar an risikobuffara meðan aðrir aktørar serfrøðingar ella hvat sk heg kalla teir vísa ein prís sum liggur um tríggjar til tríggjar komma fimm milliardir og og har eru heilar tvær milliardir av muni sum uppskotstillarin eisini vísir a og og tað er eitt øgiliga stórt beløp og og og undranarvert at tað skal variera so nógv og tá vit høvdu efta í rættarnevndini seinast so so fylti hetta her nógv við við trygd og og eg haldi tann norski norski standardurin er avskrivaður tí at tað rður tað verður tað ber seg ikki fíggjarliga vissi vi man skal halda tann standardin í einum so stórum prosjekti og og har høvdu vit eisini tá onkra serfrørðing inni so vísti eg at tað kundi verið eitt eitt eitt smalt rør ella ein ein ein lítil portalur við sínar v og ikki tveir stórir tunlar sumsíð sum sum tann norski standardin krevur og og og nú verður so tosað um at at vist mann sleppur sleppur upp í skúgvoy so er tað kanska nokk til at gera tunnilin tryggan tað tað dugi eg so ikki at svara upp á her og og tað sum eisini er rættiliga avgerandi og eisini nógvar meiningar um tað er fíggingarmodellið jóhandal vísti á ríkisfelagsskapin og hvussu vit kundu kunnu tryggja okkum eina lagru rentu við at taka lánið ella at at ja danmark bakkar okkum upp ella tekur lánið fyri okkum eg veit ikki akkurát hvussu mann mei tað er sikurt nógvir møguleikar husu mann ger tað roynt praktiskt men tað stutta at langa er at tað kann tryggja okkum eina lægri rentu og og í hesum her prosjektinum so er rentan rættiliga avgerandi vistu tú hyggur eftir einari sensitivitetstest sum búskaparfrøðingar ofta gera tá ið teir hyggja eftir einu soran so ger rentan øgiliga stór útsving og og brandri sjúrason gjørdi eina samfunsokinomiskan lýsið av júst hesum prosjektinum og har sáman vissi rentan lækkaði eitt lít sindur jamen so bleiv prosjektið faktiskt enn tá altso vendað yvirskot á tá mann gjørdi roknstykki upp fyri fyri samfelagsnyttuna ha búskaparliga altso so nógv kann rentan hava týða fyri hetta prosjektið og tí haldi atat tað er ein øgiliga viðkomandi spurningur tá ið rentan er á veg upp tjóðbankar oghhava runt um heimin sprænt pengar úti í samfelagi fer at halda í gongd í hjólinum nú í í nógvum í hesum ja koronatíðum og og annað og og faktiskt í longri tíð hevur mann kundsa hildið rentuna rættiliga langt niðri eftir mínum tykki og tað førur til hesa inflatiónina millum annað sum vit síggja nú fara eisini upp og tað tað trýstir rentuna enn longur upp og og og tí kann mann vænta at ar rentan fer upp men tað er ikki tað tað kann eingin siga við altso hundrað prosent sikkurheit tí at tað eru eisini onnur ting sum toga rentuna niður millum annað demografiin globalt stað so eru tað øgiliga stórar mongdir sum vera spardar upp tí at miðalaldrin hækkar og og tí er tað bara meira og meir uppsparing og pensjónir og annað tað tað togar eisini rentna niður men men í hesum prosjektinum sum verður rentan rættiliga týðandi fyri hvat tunnilin kemur at kosta tí haldi að er áhugavert at at tað verður víst á tann møguleikan og og so er tað ja tað shalda statvókk fast víð fíggingarmodelli so so er tað eisini pengar frá smyrðil og annað sum mann kan brúka og og eri øgiliga nógv ting og ikki minst vissu it flyta okkur at annað punkt geografiin ta eru ceismikkanningar gjørdar altso hvat hvat vísa tær er er skúvoyar linjuføringin tann rætta oogtað er nógvir spurningar og tað sum eg royni at vísa á frú forkvinna tað er at her eru so nógvar metingar heveri so nógvar meiningar og eg sum ein vanligur borgari við við mínari vitan havi ræðlaringt við at siga at hetta ella hatta og tí haldi gtað er øgiliga viktigt at mann fær stovna eitt partafelag so esi serfrøðingarnir sleppa á banan tí vistu mann tosar við teir so upplivur tú bara hvussu ótrúliga stóra kompetansir teir hava og og ein ótrúliga optimikki minst og tá man hyggur efti hetsir prosjektini sjálvi so hugsar mann hvussu tá man ki forstand upp á alt tað sum skal geras som planleggjast so blívur mann eitt sindur seeðis ókey hhvussu hvussu bera vit hetta mál men tá ið teir sum arbeiða við tunlunum sjállvnum eru so optimistiskur og vísa so stóra kompitansir so haldi at vit mugu bara politiskt bánan vegin fyri hesum serfrøðingunum o og trúgva upp á at at teir eisini klára at bera hetta málið á mál og og kanska vit blíva eitt sindur klókari upp á hvar hetta málið liggur og og hvat man hvørjar niðurstøðu mann mann mann byrjar at nærkast tí at vit kunnu ikki blíva við at fáa fleiri framløgur og og og og við at meta um meta um fyrr ella seinni mugu vit skera ígjøgnum og og og tað tað vænti eg at tað verður ikki um alt for langa tíð
takk fyri frú forkvina ja takk tað eru tvær viðmerkingar tann fyrra frá siri
ger so væl takk fyri frá forkvinna ja eg haldi stefan klakin poulsen hevði nógv skilagóð ting í sínum røðu og nú kemur tingmaðurin eisini úr einum øki sum heldur ikki hevur havt líktandi farlað sjálvt um tað ikki ordiga kann samanlíktast tí har kundi mann tó trossað alt allíkavæl koyra teim hnn vildi men men hevta her við at hava eina farla sum ikki tíðarroskandi tað tá ð kennir hann forð fallið til men veit stefa ein klokkan pousen nakað um hvussu tað verður arbeitt við hesum málinum í landsstýrinum í løtuni um um og kunna rokna við at tað kemur nakað nú nú fær grad sjálvandi viðgerðamálið í rættarnevndini men veit luknismaðurin um nakað er á veg niðan
takk stefan
hann poulsen gjørt væl ja fyri fólkum tað tað kenna vit alt til norðanfyri tunnan norðurfjall tað eru nakrar tunlar sum aðrir føroyingar eru slopnað at hoyra fyri við langa tíð tí vit hava ikki gjørt annað enn enn at rópt um tunnan norðurfjall í í nógv ár og og har er so ein loysn koyrdur ígjøgnum tingið og tað mál ella tað tað tað prosjektið koyrir øgiliga væl og tað er gleðiligt og og tí skilur mann væl at hetta fyllir mær nógv millum súreingar og hvar tað málið er at vit settu fimm milliónir av til at stovna partafelagið og eg havi ikki hoyrt nógv meiri tøkiligt síðani tá men eg gangi út frá at landsstýrismaðurin arbeiðir við at stovna partafelagið og eg vant við blíva klókarpað tað í rættarnevndini tað
tað vænti eg ja takk síðani er tað j
ghandal gersovælja takk ja tað frøði meg ati undanfarna ella røðaraneisini heldur tað a tað er øgiliga vesiligt at mann fær eina skilagóða fígging har í rentun í vogi er og einum støði sum ikki líkasum veltur veltu prosjektin tí bara afsor tvey rentustig til dømis av av av fýra miliardum tað tað tað er fýrs milliónir um árið og tað eri ikki smápengar sum sakkar um herhan so at tað ber tíðir nógv at okkun fáa eina góða fígging og og og eg ivist ikki í tí ati miðflokurin eisini var bakka upp um mann mann mann roynir at fara eftir tí tír besta loystinum um tí bestu loysnini fyri at kunna gera hesa her ætlanina til veruleika eisini
takk fyri at havast í poststivanum vilja til at hyggja uppá tað eisini stefan
klinpoulsen ja har fór mær í strepsi uttanum at at rentan er rættiliga vesendilig og í metingunum hjá landsverk í teirra frágreiðing so so haldi eg at at allar loysnir góvu eitt negativt tal tá tað kemur til tað búskaparliga men so vísir mann at samfólkisliga og umhvørvisliga kann mann argumentera fyri at gera tunnilin men ikki búskaparliga men í hesari frágreiðingini hjá um eg vil fevna navnið aftur brandur sjúrasson so vísir hann á í síni sensitivitetstest at flakka rentan ja bara nøkur heilt fá prosent stig so blívur hon faktiskt so blívur faktiskt úrslitið positivt eisini búskaparliga altso tað loysir seg eisini búskaparliga at gera tann tunnilin sum fleiri aðrar metingar annars ikki vísa og tí at tað vísir bara hvussu vigtigt er at vit finna góða fígging og og har haldi eg at heilt sikkurt at mann skal eisini vera opin fyri tí møguleikan
sum jóann dahl vísti á ja síðani er tað bjarni kárasund petersen sum fær orðið
takk fyri harra formaður vit viðgera eitt uppskot til samtyktar frá sirustenberg vegna tjóðveldið eitt uppskot til samtyktar um suðuroyartunnil har mann hoyra landsstýrið at um at fyrireika og leggja fyri tingi neyðug lógaruppskot um ein undirsjóvartunnil til suðuroyna og lat meg byrja við at siga harra formaður at eg haldi tað hevur ein ómetaligan samfelagsligan týdning fyri suðuroynna og alt landið at vit fáa ein suðuroyar tunnil tað hevur ómetaligan stóran týdning fyri flytuføri hjá suðuroyingum fyri vinnumøguleikarnar fyri møguleikar fyri at seta sær búgv í suðuroynni fyri at koma inni til miðstaðarøkið at arbeiða og eg kundi hildið áfram tí er tað jú øgiliga týdningarmikið at vit gera tað neyðuga fyrireikandi arbeiði tá ið tað viðveikur suðuroyartunnilin og nú hevur mann tosað um suðuroyartunnilin í í nógv harrans ár uttan at tað kanska er komið so ræðiliga langt sum mann kundi hugsað sær øh og tað er eisini ein vilja um at mann setir onkursvegna skjótt til undir a arbeiði og og byrjar upp á nakað sum er meira konkret og tað taki eg undir við eg haldi ati tað krevst onkursvegna at tað kemur ein breið politisk semja tveirtur um allar flokkar um hvussu mann fær hesa her verkætlanina at blíva til veruleika men tað eru sjálvandi nógvir snávingarsteinar ella nógvar avbjóðingar sum vit standa við millum annað bara heilt ítøkiliga hvussu skal hendan verkætlanin síggja út skal tunnilin koma upp í skúvoynna skal hon hava vera tvey sporar ella fýra sporð skal hon tað eru so ræðliga nógvur kundi farið inná men tað eru nøkur teknisk ting sum bæði tann tekniski fakligi myndugleikin má taka sær av men tað eru eisini ein spurningur um politiska raðfesting og hvussu langt inni í framtíðina mann hugsar so mann má hava øll tey tingini við tað er nú einaferð soleiðis at suðuroyartunnilin er ein ómetaliga stór verkætlan bæði sæð í einum føroyskum mátustokki men eisini annars hetta við sæg suðuroyartunnilin verður til veruleika so tosa vit um kanska næstlongsta undirsjóvartunnil í verðini har er ein sum er á vegt longri enn hvat mann ætlar her í føroyum og hann er hann er í norra og mann mán minnast til at tann tunnilin sjálvt um mann bara hevur nakrar kilometrar afturat sær longd so er fólkagrundarlagið fyri tann tunnilin áleið tíggju ferðirnar størri tað vil siga tað at vit hava við eina verkætlan at gera sum ikki ber seg sjálva vit sóu tað til dømis við eysturoyartunnilin man var øgiliga sannførdur um at hetta fór at betala seg aftur akkurát sum einki men so skjótt sum tað var holið ígjøgnum og bilar biðja koyra ígjøgnum tunnilin fann mann útav at tað var ikki rásarúm ella inntøkurnar til tunnilin vóru for lítlar tí at fólk brúktu ikki tunnilin nóg stóran mun nú eru eysturoyartunnilin sjálvandi við ta serstøðug har er ein alternativ farloivi sum man kann takaa men tær særtset ikki burtur at suðuroyingar fara ikki at megna at lyfta hesa uppgávuna og tað verður eisini ómetaliga tungt fyri alt føroyar at gera tað men eg haldi allíka at eg nakað sum vit mugu gera tí mugu vit eisini finna ein samhaldsfastan loysn fyri hvussu vit afturrinda suðuroyartunnilin og fíggingin sum nógvir røðararni røðarar undan mær hava verið inná er ræðuliga fyri ki t siga púra vesinlig í mun til kjakið um suðuroyartunlilin eg giti vit kunnu blíva nokk so skjótt samd um hvat fyri verkætlanin vit síggja fyri okkum trupulleikin er at kostnaðarmetingin fyri tunnilin varierar so ómetaliga nógv anna upp á hvønn tú spyr og har standa vit við ein trupulleika har sum tað eru tveir mótseningar fyri tað fyrsta vissu onkur kemur og sigur vit kunnu orðna suðuroyartunnilin fyri tríggjar milliardir so leypa politikarar á vognin og siga hygg hetta var bara so lætt alto tað skuldi ikki meir enn til enn hesar tríggjar milliardirnar sjálvandi tað ger mann tí mann vil selja prosjektið og selja produktið og gera tað gloypuligt fyri politikar at taka undir men vit mugu heldur ikki fyrigikla okkum at tað fer at kosta minni enn tað faktiskt fer at gera vit hava sæð eg veit ikki hvussu nógv dømir um har vit hava gjørt eina kostnaðarmeting ella ein fakligu myndugleiki hevur gjørt eina kostnaðarmeting og tað er farið langt langt langt upp um hvat mann upprunaliga metti eisini langt upp um hvat ið mann vanliga politiskt hevði skulda havt tolleransur tí haldi eg at mann má vera realistiskur tá tað kemur til kostnaðarmetingina og ikki bara leipa á tað lægsta boðið sum kemur á borðið eg veit at tað er neyðugt fyriat selja prosjektið men vit mugu vera realistisk tí haldi at mann má eisini vera ærligur og vera konservativur tá mann ger hasar metingarnar tað hevur altíð tænt okkum at verið konservativ í metingunum øh og tað er so tann eini partuin hvat hetta fer at kosta tað haldi at vit mugu hava eina grundleggjandi diskussión av har vit eru ærlig og so tað sum eg nevndi árið hvør skal betalag tað haldi eg má vera ein samhaldsfastur loystur har sum í mínari verð har mann koyrdi allir undirsjóvartunlar í eitt felag og funnu ein fíggingarloysn har ið allir tunlar ella allir føroyingar fyri sovítt rindaðu samhandsfast fyri allar verkætlanirnar bæði íløguna men eisini raksturin sum kemur eftirfingið eftirfylgjandi av andlegginum sum ein undirsjóvartunnil júer eitt andlegg øh og so er mann inni inn inni á hesini her við við rentukostnaðinum tað er sjálvandi ófatiliga vesiligt hvør rentan er øh og tí má mann eisini syrgja fyri at mann fær til lags møguligu rentuna má má jú minnast til altso hendan verkætlan kan taka millum átta og tíggju ár at gera lidna bara hesi seinastu tvey árini hevði eingin kunna forrutssæ eina alheimsfarsótt og eina innráð síðan europeiskum landi tað er so stór óvissa um átta ár hvar vit eru tá at tað eru ikki alt sum mann kann verjast fyrr men tað merkir at mnn má taka hædd fyri tær óvissurnar sum eru baði mun til verkætlanina sjálva í mun til hvussutann føroyski búskapurin sær út verður tað fólkafráflyting um átta ár tað hava vit ikki ánils fyri so tí mugu vit eisini hugsað nokk so langtsigta í so máta øh jóhandal var eitt sindur inni á eisini her at mann skal gagnýta tey góðu korini mann hevur við at vera í ein partur av tí danska ríkinum til at fáa góðar sømdir í mun til rentu tað kann eg máða vig siga tað eri eg ikki serliga avvísandi yvirfyri tað haldi eg gott kann vera ein møguleiki men tað má vera ein treyt at tað er púra ov heilt aldeiligt óavhangigt av ríkisrættarligu støðu føroyum tað var einaferð tá ið eysturoyartunnilin og sandoyartunnilin skuldu blíva til veruleika so hevur onkur sagt at tað stendur í hesumher sáttmálanum at at visti nú at ríkisrættarrættarliga støða føroyar broytist so skal mann til at gnforhandla ella ella fara aftur til samráðingarborðið at tosa um treytir og um mann hevur eisini tosa um at tunnilin hevði ikki verið møguleiki vistu tað ikki var fyri at vit vóru ein partur av ríkisflagskapinum vis tað eru treytirnar so eri eg úti eg eri við upp á at mann kann gott brúka ta góða kridittfirðir sum er men eg haldi ikki at eitt lán um tað so í tryppuleyg ella nakað annað skal kunna binda okkum niður í einum felagsskapi sum ikki natúrliga allir føroyingar taka undir við at vit er ein partur av mentað er sjálvandi itt lítið trýispor tunnilin skal sletiki handla um um um ríkisfelagsskap men hatta haldi eg er viktigt at sláa fast so hatta verður í øllu førum ein treyt frá mínari síðu men harra formaður eg haldi at tíðin er onkursvegna komin til í øllum førum um vit hava ein málsetning um at røkka málið um at hava ein suðuroyartunnil í tjúgutretivu at vit fara í gongd nú at vit fáa eitt betri vitanargrundarlag fyri eina góða kostnaðarmeting at vit finna ein fíggingarloyst sum er samhandsfastur har sum allir føroyingar rinda tað haldi eg er ómetaliga týdning um stóran týdning um verkætlanin skal blíva til veruleikan øh nú veit eg ikki ítøkiliga hvat ið landsstýrið arbeiðir við og nú kemur so eitt uppskot frá einum einari tingkvinnu øfyri onkursvegna at at seta tað á skrá aftur og fáa okkum at tosa um tað aftur sum eg haldi er gott men eg hali líkasum at at tá ið eysturoyartunnilin og sandoyartunnilin bleiv samtyktur her á tingi tá var tað einmælt samtykta av øllum flokkum eg haldi at tað skal tað skal vera tað sama galdandi fyri suðuroyartunnilin men eg haldi eisini at mann má vera so mikið av særkomin at bjóða allir flokkar inn at fundast og samráðast um hesi her viðurskiftini á forrhond og ikki koma við einum lidnum uppskoti sum andstøðan ikki hevur kunnað vkunnað um ella ella havt ávirkan á á aðra mátan eg haldi at vissum mann veruliga meinar okkurt við hetta her so má mann inndraga alt tað politiska systemið alt løgtingið tí at tað er nakað sum vit altaná líka fara at vera felags um hvørsi vit vilja tað la ikki tí má tað vera nokk so væl fólkaræðisliga forankrað í tinginum líkasum eysturoyartunnilin og sandoyartunnum vóru tað so fyri at taka samanum so eru tað sjálvandi nógv ting sum vit skulu til at nágreina og jú meira vit fara at vita í framtíðini jú betri grundarlag hava vit at taka støðu frá út frá men eg haldi og vóni veruliga ati tað verður sett skjøtlo undir tað tað konkreta arbeiðið sum hevur við suðurartunnlin at gera og tað at allir flokkar verða innsitin gar av hvønn takkfyri
ja so er tað viðmerking
bjarni hammer gersuvæl ja takk fyri harra formaður hvussu tað skal skipast og so víðari tað er nokk kann mann nokk altíð koma til men tað sum er øgiliga viktigt er tað at okur hava fingin vita fleiri ferð at planlegging til eit so kemtistórt prosjekt so stóra verkætlan tað tekur tíð mann hevur hoyrt minimun tvey ár tað tygur sikkurt longur tað vita okur ikki men tað sum er viktigt tað er tað at onkur um at sleppa í gongd at arbeiða við sínum veruliga konkret tað er harikur erutað er tað mann bíðar eftir hvussu kann onkur sleppa í gongd at arbeiða við hesum her

ttakk fyri harra formaður og og eg vil geva bjarna hammer geva bjarna hammer púra rætt altso tað snýr seg onkursvegna um at gera tað fyrireikingarfyrireikandi arbeiði sum skal til og so liggur tað um ikki annað í skuffuni tá ið mann so eina ferð fer í gongd tað er sovorðis sum at gera is miskar kanningar og annað fyrireikandi arbeiði sum mann átti verið at farið gongd við fyri fleiri árum síðani eftir mínari meting óavhang egt av hvørja niðurstøðu tingi gera um ein suðuroyartunnil tí at vit mugu vita hvat er vit skuldu taka støðu til lat okkum siga at um tvey ár tá ið mann hevur gjørt hetta her arbeiðið so so plussliga sita vit við onkra vitan sum kanska kann fáa okkum at broyta meining tað tað er ikki til at vita men í øllum førum so mugu vit hava grundarlag at taka støðu út frá og tað krevur onkursvegna at tað vitanarbyggjandi arbeiði fer í gongd heldur í gjár enn ímeru
takk fyri jóhandal
takk ja eg haldi tað er umráðandi at okur breitt politiskt finna út av at fáa loyst hetta her málið so eist at okur kunna r koma gongd við tunlinum og tá ið bjarni kárasom petersen hjøjlá formannin heldur at tað er ein ein gong leið at fáa eina fígging umvegis donsku stjórnina ella við hjálp frá henni so er tað sjálvandi tí at okur eru ein partur av eini ríkisteind og ein í ríkislegasskapi annars havdi okur neyvan fingið tað ta lánið upp á upp á kort so ati tað er eingin ivi í tí at at at en ein slík loysn er tí at man er ein partur av tí okur eru í partur av tí fakta at okur eu ein ríkislógsskapi og tað haldi eg at bjarni kárasom petersen eisini skal vera greiðir yvir mann fær einki fyri einki og og og og tað er tað sama galdandi í hesum høpi
takk fyri áðrenn
takk fyri harra formaður e eg royndi at gera tað greitt undir røðuna at visu tað er ein fortreyt at mann verður niðurlæstur í sína ríkisrættarligu støðu tað verður ikki upá vilkoyrd fyri mítt viðkomandi í øllum førum aaltso tað verður í øllum førum brúkt ímóti tað mann nokkee kalla fullveldisvengin ella kersparnar mang í navnið at mann ikki hevði fingið eysturoyar sandoyartunlilin visti ikki var fyri ríkisfelagsskapin og tað at vit kunnu ikki loysa frá danmark uttan so at tað fær avleiðingar fyri fíggingina av av av eysturar og sandoyartunlinum vis tað er treytin so úti tað er so einfalt sum tað øh men tá ið tað er sagt so haldi eg ati at mann skal gagnnýta teir møguleikarnar mann hevur alt er til forhandling taka til dømis eina eitt ræðuliga aktuelt mál sum er beint nú har sum danskarar íkraft av nato ynskja okkurt frá okkum so kamm mann ynskja okkurt afturfyri tað er ganska vanlig praksis í í slíkum høpi og tað kann mann sikkurt gagnnýta vis mann yngi
ikk tað ja um so var tað sigur eeg
takk fyri harra formaður ja eg haldi at bjarni káraso petersen reisti nógvur av teimum iva spurningunum sum eru í verkætlanini og tað ger tað eisini enn meira týðiligt hví tað er so neyðugt at kalla allar flokkar saman fyri at fáa gjørt her langtíðarsemjur sum eru neyðugar fyri at kunna bera esær verkætlanin ígjøgnum tí atta her er ikki ikki smáting ið mannsnakkar um so tað er væl tað viktigasta stigið nú tað er at allir flokkar verða tiknir við og mann arbeiði við teimum spurningunum og serliga við fíggingini og hvat ið ið fíggingini so er ogtí her eri jú so stórir munur millum tølini men vitandi hava teir undirsjóvartunlarnir sum eru gjørdir hilduð kostnaðin men eg veit ikkisum eg fær skeiv men eg haldi tær v tað hava tað men sjálvandi má tæð ra vera realistiskt sum mann arbeiðir útfrá tað sigr ik sjálvt takk fyri
hvat með
takkfyri hara formaður tað má nemliga vera realistiskt og eg haldi held iki at mann skal fyrigikla sær altso vit mugu ansa eftir við ikki at blíva forsamd um inni her á tingi at nú fer tunnilin at kosta tríggjar komma fimm milliónir ella hvat eg vissu hona kostanei milliardir orsaka vissu tunnilin kostar seks milliardir so kostar hann seks milliardir tað er nakað vit mugu fyriathalda okkum til eg haldi øll vóru øgiliga jalig og positiv rundan um eysturoyartunnilin og sandoyartunnilin og tað nú tá ið mann finnur út av at áhar ein rokningarinda nú tímdi mann ikki so væl allíkavæl also onkursvegna hett her við at mann má vita at tað fellur ein rokning og onkur skal rinda hana og tað er okkara ábyrgd at fortelja hvør skal fáa ta rokningina og e stóð tað til mín so var tað nakað samhandsfast tað kann næstan ikki vera annað enn at eg samhandsfast øh og tí er tað nokk so viktigt at vit al at allir flokkar taka ta orðaskifti um bæði rentu og hvør skal betala hettar aftur og hvat fyri loysn velja vit út frá kostnaðarstøðinum og tí kostnaðir meting sum verður og hvør skal kostnaðarmetatakk fyri
ja takk so er tað jaco vestergaard sum fær orðið
takk fyri harra formaður uppskot til samtyktar um suðuroyartunnil fyri at siga fyrst at eg havi sórt undarligt forhold til uppskot til samtyktar hetta høga tinghetta høga ting skal heita á onkran um at gera okkurt og ja tað kann so tað kann so vera gott nákk men uppskot til samtyktarføli eg eri eitt sindur t sindur undarlig konsirvatión men tað er ein partur av tí sum løgtingi sum løgtingið ger og í hesum førinum kann tað so brúkast til atvarpa ljós á tað sum eitur ein suðuroyartunnil sum eftir øllum at døma tey allarflestu taka undir við eg havi kihoyrt nakran sum talar ímóti einum suðuroyartunili og tí er øgiliga viktigt at mann kemur í gongd ítøkiliga í gongd við verkætlanina fatan sum eg havi frá landsstýrismanninum tað er tað ati hann fyrireikar at stovna eitt partafelag partafelagi suðuroyartunnil tað er tað sum mann tosa um pengarr settir pengar er settur settur av til tað og onkustaðni haldi eg at tað er byrjanin til eina slíka verkætlan tí okur kunna standa her á tingsins røðarpalli aðrastaðni í skipanini og tosa um hvønn veg tunnilin skal fara hvat hann kostar upp her ella upp har rundkoyring undir undir skúvoynni ella tunnilin skal av skarvanesi og suðureftir so framvegis hetta eru alt spurningar viðurskiftir sum fakfólk so ella so muga greina fyri okur og greina fyri okur kostnaðin av teimum ymisku verkætlanum soleiðis at tað tá er búgvi til støðutakan eisini tað við at fáa fatur í lánfígging og annað so tað nyttar lítið her at sita og ella standa og tosa upp á nú eina tíspunkt hvar ið linjuføroyingu og annað skal vera men taðer at arbeiði sum at gerast og tað sjálvandi so skjótt sum so skjótt sum til ber tíðin gongur og tíðin gongur skjótt e eg haldi ati tað sjálvandi alstóran týdningi fyri framtíðina hjá suðuroynni suðuroynni fyri javnbjóðis møguleika av restini av landinum og og tí er tað tí er tað upplagt upplagt at mann ger ein suðuroyartunnil tað at mann leggur upp til sum í tí frágreiðingini sum bleiv gjørd hjá landsverk at mann møguliga skuldi framhaldandi hugsa um ferjusamband tað taki eg slettiki undir við eg haldi tað sambandið sum fer at gera tað at suðuroyggin kann hava eina framtíð at fyri meg persónliga kann tað s gera tað sama í mínum aldri men at suðuroyggjum um tretivu fjøruti hálvtrýss ár framhaldandi skal vera ein virkin partur av suðuroynni so er tað alalneyðugt oav alstórum týdningi av av suðuroygnjum fær eitt fast samband soleiðis at mann frá suðuroynni kann virka á sama hátt sum øll onnur í føroyum í ja í mínum lívi síggja havi eg bara sætt hvussu hvussu trupult tað er við at hava eina sjávegis farleið hvat tað ger við at økjast um suðuroynna tað verður alla tíðina truplari tað verður trupult at halda fólki

okur eiga fýra børn tað býr eingin í suðuroynni hetta her við flytføri hevur alalalstóran týdning og tí er eingin onnur diskussión enn at fara undir ein suðuroyartunnil skjótast og sjálvandi veit eg at tað kostar og tað skal betalast suðuroyingar klára ikki at betala nakran suðuroyartunnil og sandoyingar og suðuroyingar kláru ikki at betala eina eina farleið sum suðureftir og tí er tað upplagt at mann ger eina skipanin av ølli við til at betalast frá tíðarin á morgni tá ið mann bjinti at gera við at kervi í føroyum mann hevði ein eina bjarta ætlan og um mann fyrgi han út í lívi av hvørji bygd í føroyum skuldi hava vegarsamband og sjálvandi var vóru øll við til at betala alt óðansætt hvat tú búði í føroyum og sjálvandi skal ein sovorðun verkætlan sum suðuroyartunnil vera ein verkætlan saman við øllum øðrum verkætlanum har øll eru við til at betala alt og so tekur mann tað tekur mann tað harfrá tað er ótrúliga umráðandi sjálvandi at fáa ta rætta ta ræftir fíggingina hvat fíggingarleistin skal verða áramál og men tað kunnu okur so standa vorderað og diskutera her tað vita ogu ikki hvat nú er hann m týspunkt slett ikki og tí er øliga viktigt at fáa stovnur partafelag soleiðis at tað partafelagið kann fara til verka og útgreina øll hesi tingini fyri okur sum eru í tinginum og sjálvandi eigur tað vera ein breið viðgerð millum allar flokkar tá ið mann er komin har til hvussu mann so fer víðari takk fyri harra formaður
ja takk bjarni hammer eina viðmerk
ja takk fyri har formaður tað erufaktiskt júst so tað hongur saman tað verður truplari er truplari eitlaninavstað at vera suðuroyingur kanska serliga tí at suðuroyingar standa og hyggja at meðan restina av føroyum verður knýtt meiri meira saman og ger tað lættari lættari fyri aðrar føroyingar eg haldi at tað kanna ikki ganga nóg skjótt tað munna fakfólk koma til fólk munnu koma at planleggja tí jókvapt vesturgaard veit líka so gott sum eg og flesta onnur at tílog tekur tíð og ofta longri tíð enn mann roknar viðtak

ja takk fyri harra formaður ja hetta ymiskir tosirnir og so ymiskir bólkarnir so framvegis tað er alt gott nokk men tað er øgiliga viktigt at tú gert komað har til nú at tú gert fáa nøkur ítøkilig ting á borðið at onkur hevur eina verkætlan onkur har hevur eina aðra verkætlan sum sær øgiliga útt og hin viltað er vitligt at okur koma har til at okur stovna partafelag seta nøkur skilafólk í ta partafelagið sum kunnu taka seg av hesum og so leggja tað soleiðis til rættis at tað er greitt og greitt til støðutakan so kann tann politiska viðgerðin fara í gongd soleiðis at mann veit ið tí ikki klokkan hevur við at gera okur hava gjørt nú eftir hondini fleiri undirsjóvartunlar so tað er ikki ókent at byggja undirsjóvartunlar men lat okur fáa faktaborðið og so taka tað harfrá á eina breiða politiska viðgerð og tað gleðir meg at allarflestu eg hoyri ikki nakran sum ikki tekur undir við at suðuroynni skal hava eitt fast
samband takk fyri ja takk so er tað edva jacobsen
rði gersvætakk fyri harra formaður eg haldi tað er sera áhugavert uppskot sum vit hava til viðgerðar nú og og tá eg nú havi spurt inn til hefta er uppskotið og og tað er tað liggur í kortinum át stovna at fáa stovna partafelagið sum sum skal arbeiða við suðuroyartunnilin eg má siga tað ati tá ið eysturoyartunnilin og sandoyartunnilin vóru saman ella bleiv ein felags verkætlan tað var tað saman sumi sum tann møguleikin sum bleiv í tí fyri at fáa ein ein sandoyartunnil gjørdan at mann hevði tað sum eina eina samlaða verkætlan og ja eg eg má bara siga tá ið tað kemur til tunlar og alt infrakervi so so eru teir undirsjóvartunnilarnir gullverdir sum eru komnir menog tá sigur mann enntá um ein sum sum er í einum øki har sum mann kann koyra til frammanundan men men so nógv so sella týdningarvæl føla vit infrakervi at er lætt atkomuligt at at eg brúkbars tá ið vit skulu tá vit skulu nýta tað og og tað er tað sama við tá ið mann nú er komin skotið ígjøgnum til sandoyar so so havi eg altíð havt tað eg hugsað í tonkunum fyri at fáa tann samlaða pakkan so so fær mann frá sandoynni og víðari til suðuroyar og tað sum eg interessant tá mann hyggur eftir øllsum tølunum tað er tað at mann veit tað at tað skal ein rættiliga dýrur dýrt skip byggja til suðuroyar visti hetta so ikki blíivur veruleiki tí at vit vóru at vitjaðu í suðuroy nakrar dagar í í samband við útnorðuráði og vitjaðu onkur av teimum stóru fyritøkunu sum har liggja og sum eru sum mann staðsett har í suðuri og og vit vita hvusu nógvi hvussu nógvi frakt eisini fer ánsumann sigur frá suðuri til tórshavn fyri at fara víðari til tilútheimin og tað er tað er alla tíðina og tað kemur ikki at minka vissu vit tosað um nú av vit tosað um hava vinnuligan framburð fyri at kunna fíggja okkara samfelag frameftir tí at vit koma ikki at klára óansæð um vit eru nøkrum nøkrum fíggingum eru vit so kanska ivasom um hvat vit halda um tað og tað sum kemur inn á fíggjarlógina tað er anbakafyri flokkin mann situr í men men tað er givið at krøv til fíggingar tað bara økist fyri hvørt ár tí at og tí er tað eisini ein spurtmál um at vt vit hava nevniga gjørt eina vaksar ætlan fyri at at mann kann fáa meira burðardygd og fóra meira meira meira lønsamt vinnulív fyri at eisini at fáa meira inntøkur tann vegin og tá hevur tað ótrúliga stóran týdning við við hvussu infrakervi er men eg má siga akkurát sum taðhevur verið sagt inni her í dag at eg fekk virkuligan ki mann mann hevði lagt sær nøkur geyma við nøkrum tølum og eg má siga at tann tann morgunin mann bjóðaði landsverk at at fáa hesa her verætlana lagd tað fram at eg var rættiliga kløkk yvir ta talið sum sum kom á á borðið tann dagin tá ð tað beginna at liggja fleiri milliardir við síðuna av tí sum tí eg haldi sjálv at hinir tunlarnir vit hava ikki ongari faring vit hava gjørt tunilnur um fjall nei ní tunnilin til undrsjóartunnl il norðuoyftrar og vit hava gjørt sandoyartunnil og eysturoyartunnilin og og tølini hava hildið rættiliga væl og so fer mann at leggja upfyri við hálvtrýss prosentum og og henda við og handa v og hinuveg og kenslan sum hann hevði tá ið tá ið mann líkasum takkaði fyri seg tað tað er at at mann var skelkaður av tølunum men men tað skal ikki líkasum steðga við at at fáa sovnar partin men tá tá mann kanska sjálvandi tempromangin hjá okkum er ymiskt og grundin til mann kanska ja hetta er ein veldig verkætlan tað kann tað kunnu vit ikki koma uttanum hon er øgiliga stór at hon er øgiliga stór í vavu og og sum vit hava sagt nú nógv nógv ting er ósikur rentan broytist tvey prosent so so koppavt øllum prosjektunum men men eg haldi jú jú tað eg mást sama við øðrum tunlilum longri tíðin gongur verri ella størri følast avbjóðingarnar fyri at at føra tað út í verki vit sóu tunlarnar um fjall hvat tal mann byrjaði við og hvat tað so kostaði tá ið ja vit skuldu ikki fara longri enn fámjatunlil við tavu akkurát sitið og og játta einar fjøruti milliónir eyka har man økjast yvir hvat eg hoyrdi at skuldi kosta at byrja við men o og tað tey tølini sum nú verða borðini fyri at fáa en og tað eru so nógv ting sum mann kann undrast yvir í sambandi við hvussu langt spennini blívur í í krónum oyrum men tað er púra givið at at at mann altso suðuroynin veskur ikki vekk frá øðrum oyggjum altso kemur kemur ikki tunnil innan fyri tey næstu árini so er tað ein milliardarklassa skip sum skal og kanska bæði tvey fyri at kunna kunna føra tann farmi í suvuryarføri sum skal til so altíð alt ein ein ordiliga spennandi batt og takk fyri harra formaður
takk fyri so er tað siri stenberg sum fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður eg skal bara takka fyri eitt gott orðaskifti hóast okur kanska ikki vóru so nógv hetta er kanska mann kann siga at tað er kvalitetur heldur enn hanti onkuntíð líka gott men eg haldi at orðaskifti hevur hvussur víst at tað eri ein breið semja og tað haldi eg okur vistu og tað er gott at tað enn er so um at okur vilja arbeiða móti at okur fáa eina tunell til suðuroynna men tað er púra rætt og tað r eisini tí uppskotið er lagt fram nú má okkurt ítøkiligt henda nú hevur tað verið tosað nokk so leingi og mann hevur eisini gjørt hesar forkanningarnar so nú er tað neyðugt at mann fær nakrar greiðar útmeldingar um hvat er næsta stig á leiðini og tað er slett eingin iður við mínari verð ati suðuroyggin má hava eina tuneldu er altavgerandi fyri framburð og framtíð í suðuroynni og eg haldi ikki at okur skula yvirhøvur tosa um at byggja ein nýggjavmiðal sum onkur annar eisini hevur sagt að er púra samd í og so veit eg eisini gott tað at tað er dýrt men men tað er ymiskur mátar at seta tingini upp upp á tað kann eisini vera øgiliga dýrt at lata vera vist tú letur ein so stóran part av landinum up á einlanan máta blíva afturúrsildan og og blíva við at at byggja dýra feriur og annað so tað er ikki sikkurt at tað í síðsta enda verður bíligari at lata vera men alt tað ítøkiliga tað er tað sum manglar nú tað við at fáa stovna partafelagið at mann fer á eina heilt greiða kostnaðarmeting og at mann leggur ætlanin fyri fígging g hvussu mann upptekur lán og linjuføring og burta síðnum og tí er tað sjálvandi upplagt at flokkarnirverða kallaðir saman soleis at mann fær viðgjørt heta her málið rættarnevndin fer at viðgera heta her málið nú og fer sjálvandi at gera tær neyðugu hoyringarnar sum skula til og tingið fær so høvuð til at taka støðu til málið seinni men samferðsla hevur alt at siga og eisini tað at fólk úti í samfelagnum sum bíða vist tey fáa nøkur greið signal har tað er nakað ítøkiligt í so er tað við til at geva teimum eina vón um at hetta her fer at koma á mál við suðuryartunlinum og og tað er tað sum okur ull hava brúk fyri at fáa at vita at at tað ír gongd í málinum seeis at nakað hendir takk fyri
ein viðmerking bjarni hammer
ja takk formaður ja takk fyri gott hetta er ein máti at vísa at aftur at seta varpa ljós á etta her stóra mál g sum okur byrjaði við so er hetta her eittanas tað á neyðaróp ikki bara frá ogum men frá øllum suðuroyingum tí tað snýr seg um altso vil mann hava tað skat vera framtíð ella vil mann ikki at tað skal vera framtíð fyri suðuroynna tí at okur vita tað um mann kanska stúrur fyri tí at tey børnini sum suðuroyingar hava í dag hvat er kjansurin fyri at tey a verða verandi í oynni um tað verður at fast sambd ikki av fast samband hann verður sjálvandi nakað væl minni enn hann verður vist at vera fast samband tí vit noyðast øll at seta alt inn upp á at fáa tað síðsta stóra økið knýtt saman við restina v føroyum tað vóni eg og eg vóni a bar tð fara at ganga eitt sindur skjótari enn enn seint takk fyri hara formaður

siristemberg takkfyrihara formaður ja tað ereingin ivi um at framtíðin er tengd at um mann fer ein tunnil ella ikki og sjálvandi er tað ikki nakað øðrvísi fyri okum í suðuroynni enn tey fyrru økini alla aðrastaðni tað er akkrát somu argumentir sum veru brúkt fyri at gera tunnil til til til sandoynna til dømis so tað okur øll tikið undir við tað er tí mann ynskir at tey fólkini sum búgva har eisini skula hava eina bjarta framtíð at síggja fram til og u mann ynskir fólkavøkstur og vinnuligt virksemi og alt annað kann vera allastaðni í landinum og okur eru eitt oyggjaland og tað er okra mál ið felag at fáa bundið oyggjarnar saman soleiðis at man kann livga og virka í øllum økjum í landinum takk fyri
ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað g hetta málð verður beint úr rættarnevndini vit hava so bara framløgu eftir á skránni og skal boða frá rættarnevndin hevur lagt álit fram í løgtsmáln nummar einogtretivu tað er uppskot til ríkislógartilmæli setir gildi fyri føroyar annorðning vikrafttretinu forferðina av vissu endringari konkurslógin síðani er tað fíggjarnevndin lagt álit fram løgsmál nummar áttaogfjøruti uppskot til løgtslóg um boytin um løgí løgslóg um talgildan samleika aldursmarkið fyri at fáa talgilda samleika verður sett niður til trettan ár og ásetingagjald fyri keypað verður nágreit tað vóru framløgurnar í dag tað er ikki fleiri mál til hendan fundin og tingfundur verður so aftur í morgin klokkan tíggju sekstanda mars og skráin er hendan eitt uppskot til rítislógartelmelin um seta í gildi fyri føroyar lóg um hendingarlóg og forferðina um kapitalkrav og tilsýnsmessiga kravfor kredittinstituttir o inivesteringstelskapir tað er fyrsta viðgerð og tað er eisini fyrsta viðgerð av løgsmál nummar fimmoghálvfems tað er uppskot til løgslóg um broyting løgslóg um náttúrufriðing strikingarfriðingarheimildin og annað og so er fyrsta viðgerð av uppskot til løgtingslóg um náttúruvernd tað er náttúruverndarlógin fyrsta viðgerð a upskot til samtyktar um menning av føroyskari filmsvinnu fyrsta viðgerðar uppskot til samtyktar um at leggja grundleggjandi avgerðina um loftrúnsrætan fyri løgtingið til avgerðar fyrsta viðgerð av uppskot til løgtislóg um broytng í løgtslóg um barsilsskipan tað er nummar hundrað og fýraogtjúgu javninga hámarksupphædd og síðani er fyrsta viðgerðar uppskotið tað er hundrað og nítjan uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um barsilsskipan til barsilslógin fleks farloyvi yvir tvey ár rætt í samband við prematur ella deyðfødd børn rætt undir arbeiðs ella lestrarørindi við bora og tað er eisini fyrsta viðgerð av løgsmáli nummar hundrað og sjeyogtjúgu uppskot til samtyktar um at byggja lestraríbúðu framløga er eisini á skránni so er hesin tingfundur loysin